so er tingfundur setturvit fara til dagsskránna í dag trýogtjúgunda apríl og vit hava nokk so nógv mál á skránni í dag vit hava fyrst tríggjar triðju viðgerðir og vit byrja við triðju viðgerð av løgtingsmáli nummar fýraogfýrs tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um táll er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið enda vit fara at atkvøða í hesum málinum við aðru viðgerð varð í aðru viðger var hetta málið samtykt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankarivit atkvøða nú vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við tretivu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og er sostatt endaliga samtykt og avgreitt haðanifrá næsta mál á skrá er triðja viðgerð av løgtinsmál nummar hundrað og fjúrtan tað er uppskot til løgtingslóg um ktheildarætlan fyri undirvísingarverkið nakað sum biðr um orðið tað ertað ikki orðaskifti er endað vit fara at atkvøða í hesum málunum og hetta málið varð eisini einmælt samtykt við au aðru viðgerð tað vóru níggjuogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin varð blomt so vit fara at atkvøða nú ja sovorðið liðugt at akvara málið er einmæl samtykt tretivu at hví eingin ímóti eingin er blongt og er sostatt endaliga avgreitt her við triðju viðgerð og vit fara síðani til løgtingsmál nummar fimmoghálvfems triðja viðgerð uppskot til løgtslá um broytingarlógs um skatting av kapitalvinningi og løgtingslóg um stuðul til rentu og útreiðsla av lánum tað er eitt her við negativari rentu og kapitalvinningsskattalóg nakar sum biður um orðið her er eingin sum biður um orðið orðaskiftið er endað hetta málið var nú fór eg so vítt at atkvøða nú í triðju viðgerð málið varð samtykt við aðru við seytjan atkvøðum fyri tíggju ímóti og ongari blankari vit atkvøða nú tað er eitt sindur óheppið at fólk ikki sita tá ið meðan atkvøðugroyslan er tí tað bleiv eitt sindur fløkjaligt at halda skil á tað tað er tað ja vit eru níggjuogtjúgu til staðar íløtuni og tað er átjan atkvøður fyri ellivu ímóti og eingin er blonkk sum málið er samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum og so er tað tann seinasta triðja viðgerðina í dag og tað er av løgtingsmáli nummar seksoghálvfems tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtislóg um meirvirðisgjald meirvirðisgjaldslógin tað er hetta her við at frítaka fyri útleiðanin av kampingplássi mvegfrítøkun so ja so skal eg spyrja um nakrar biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og hetta málið var í samtykt við aðru viðgerð við seytjan atkvøðu fyri níggju ímóti og ongari blankari vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið í samtykt við nítjan atkvøðum fyri ellivu ímóti og ongari blankari nei ná orsaka tólv ímóti og ongari blankar nítjan fyri tólv ímóti eingi blonk so er hetta eisini hetta málið samtykt og endaliga avgreitt frá løgtingn síðani koma vit til løgtsmál nummar hundrað og fimm hundrað og seks hundrað og sjey og tey kunnu ella tey verða viðgjørd undir einum løgtsmál numar hundrað og fimm hundrað og seks hundrað og sjey tey bara viðgjørd undir einum men sjálvandi atkvøtt hvør sær og hvør biður um orðið ja tað er bjørt samuelsen sum fær orðið
gersuvætakk fyri harra formaður eg skal lesa álitið upp í løgtingsmáli hundrað og sjey og teksturin er tann sami ella har vísa vit til hundrað og fimm hundraðog seks eisini løgtingsmál hundrað og sjey tað er uppskot til løgtingslóg um serligar treytir fyri lógarálagdari grannskoðanin av fyritøkuna av almennum áhuga so nevndar pifyritøkur landstýrismaðurin í umhvørvismálum helgi abramsen legði málið fram og altso eisini málini hundrað og fimmhundrað og seks tann fimta mars tjúgu einogtjúgu og aftan á fyrstu viðgerð seytjanda mars varð tað beint vinnunevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann fimtanda apríl undir viðgerðini heur nevndin ha fund við felagið føroyski grannskoðari skráseting føroya og landsstýrismanni umhvørvisvinnumálnum undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluti minnilutin sum er bjarni kárasom petersen og eg sjálv hava hesar viðmerkingar uppskot til løgtingslóg um serligar treytir fyri lógarálagdar grannskoðan a fyritøkuna á almennum áhuga pifyriskipanin sokallaða paiefyri skipanin snýr seg um reglur fyri fyritøkur av serstøkum almennum áhuga í føroyum er talan um bankarsparikassartryggingarfeløg og boyrsskrásettar privatar fyritøkur hetta málið verður viðgjørt saman við broytingum í grannskoðarlógini sum er løgtingsmál hundrað og seks og fylgir broytingum í vinnufelag og lóggávuni sum er løgtingsmál hundrað og fimm minnilutin tekur í prinsippinum undir við at dagføra lóggáuna á økinum so hon er á støði við egs lóggávu í hesum føri eisini í mun til krøv til grannskoðan av fyritøkuna á almennum áhuga fleiri av stóru fyritøkunum virka eisini uttanlands og tað skal sjálvandi bera til hjá føroyskum grannskoðani á grannskoðan føroyska altjóða fyritøkur eins og føroysk grannskoðanvirki eiga at kunna virka uttanlands undir viðgerðini er víst á at tørvur er at fáa dagført eisini rokskaparlógina sum grannskoðarvirkini somuleiðis virka eftir men minnilutini heldur tað ikki vera rætt at egeslóggáva í danskari umseting verður sett beinleiðis inn í føroyska lóggávu slíkar reglur eiga at verða nágreiniliga gjøgnumgingna og tillagari til føroysk viðurskifti so at t ein ikki dregur púra óneyðugar reglur og krøv oman yvir føroysku vinnuna vinnulóggávuøki eru føroyskt málsøki og tí eigur øll lóggáva sum verður sett í gildi á økinum eisini at vera á føroyskum paifyriskipanin telur knappar sjeyogsretivu síðir og tað átti ikki at verið ógjørligt at flutt reglurnar yvir á føroyskt mál bæði orsakað av grundleggjandi rættindum hjá føroyingum og vinnuni her at hava lóggávu á egnum máli eins og øll onnur lond í es hava og eisini fyri at at menna og brúka ymisku fakheitini á føroyskum einstøk undantøk kunnu kanska vera men í hesum førinum heldur minnilutin tað vera loypa um har garðin er lægstur at landsstýrismaðurin velur at seta danska reglugerð beinleiðis inn í føroyska lóggávu enn dá uttan umseting ella tillagingar dømi um at mann púra ókritiskt flytur egs lóggávu inn eru til dømis reglurnar um kraftskifti av grannskoðarani innan fyri ávísar tíðarkarmar og støddina á bót fyri bróta lógina reglurnar eru beinleiðis fluttar yvir í hesa lóggávu hóast fyritøkur uttanlands kunnu vera hundrað ferðir so stórar sum tær føroysku og marknaðarnir ikki kunnu sammetast sum heild tykist als ikki at atlit verða tikin at stødd og vævi á føroyska marknaðinum har einans fáar grannskoðarfyritøkur eru og nakrir ogtretivu grannskoðarar tilsamans grein fýra gevur landsstýrismanninm heimild at í endurgevi áseta nærri reglur sum eru neyðugar til tess at nýta ella gjøgnumføra avgerðir om reglugerðir sum verða givnar av europakommissiónini ella øðrum es myndugleika við heimild í fyriskipanini eher uppi í við broytingum um um sum serlig føroysk viðurskiftir hava við sær vísandi til viðmerkingarnar omanfyri har ov lítið orka tykist at verða nýtt til at tillaga reglur til føroyskt viðurskifti og vilja ikki eru umseta reglurnar til føroyskt mál so heldur minnilutin tað ikki vera ráðiligt at geva landsstýrismanninum so víða heimild ella hesa víða heimild til at seta es reglur beinleiðis í gildi í føroyum uttanum løgtingið við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málunum teimum trimum málunum hundrað og fimm hundrað og seks hundrað og sjey og vit mæla løgtinginum frá at sam

ja takk fyri harra formaður hetta her snýr seg sum undanfarni røðari segði um trý mál sum vígjør t hundraðog einum og tað eru mál sum hava við við partafelagog smápartafelag altso vinnufelagslógina gera og við við broytingar likslóg um gróðkela góðkendar grannskoðarar og grannskoðaran virkir og um lógaáladdargrannskoðan fyri fyritøku av almenn áhuga tar sonevndu paifyritøkurnar til bankar og aðrir sum sum hava almennan áhuga tað er sjálvandi øgiliga umráðandi fyri okum sum samfelag at okur lúka tey krøvini sum es og og onnur lond í altjóða høpi regluri í altjóð høpi tá mann hevur við slíkar fyritøkur at gera og tí er tað eisini umráðandi at bæði grannskoðarar og og vinnu feløgini fáa dagførda lóggávu áhaldandi sendandi frá frá frá frá vinnumálaráðnum vinnumálaráðið hevur samstarv við við við danska esvertmisteriog aðrari um dagføringar lóggávu sum er relevant fyri okum og tí haldi ettað er gott at okur hava eina slíka skipan sum ger tað at okur ikki á nakran hátt eru eftirbátar í í hesum høpi og eg má siga tað at tú undrar meg at partar av andstøðuni ikki vilja taka undir við hesum lóggávan mann kundis spurta sjávan hvat hendi vist hnn ikki tekur undirvið henni fyri tey feløgini sum arbeiða uttan fyri tíðlogar tað hevði verið sera óheppi haldi egvist manki seðir lúkaðir tey krøvini sum lóggávan ásetir so viðmerkingarnir hjá meirilutanum til hesi trý málini eru soljóðandi meirilutin johandal bjarni hammer beini johannesen jágup mikkelsen og hendrik old vísa á at tað er týdningarmikið at føroyskt lóggáva á hesum øki fylgir altjóða lóggávu so at føroyskar grannskoðarfyritøkur og eisini vinnufeløg sum eru hinar lógirnar framhaldandi kunnu átaka sær uppgávur fyri fyritøkur er undir føroysk fyritøkur ið virka á altjóða stigi og meirilutin tekur undir við málinum og mæli løgtingu
num til at samtykkja málið takfyrihar formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so eru orðaskifti í samband við hesi trý málini enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum og vit byrja við løgtingsmálið nummar hundrað og fimm fólk verða biðin um at seta síð niður í sína egna sól meðan vit atkvøða vit atkvøða í løgtsmáli hundrað og fimm tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um partasmápartafelagdi villufelagslóginog vit atkvøða nú vit eru liðug at atkvøða tað er málið er samtykt við fýraogtjúgu atkvøðum fyri sjeyímóti og ongari blankar so er hetta málið samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani fara at atkvøða í løgtsmáln nummar hundrað og seks tað er uppskot til løgtslóg um broyting ír løgtslóg um góðkendar grannskoðanar og grannskoðanar virki tað er grannskoðararlógin og vit fara so at atkvøða nú ger so vælog málið er vit eru liðug at atkvøða málið samtykt við fýraogtjúgu atkoðim fyri sjey ímóti ongari blankari og ferð soleiðis samtykt til triðju vikerð og síðani er tað tað síðsta av hesum trimum taer hundrað og sjey løgtsmál um hunrað og sjey uppskot til løgtislóg um serliga treytir fyri lógarálagdari grannskoðarn fyritkat almennur áhuga og vit atkvøða um eitt lítið bil ger so vælja so vórðu vit liðug at atkvøða og hetta málið er somuleiðis samtykt við fýraogtjúgu atkvøðn fyri sjey ímóti ongari blankari og fær soleiðis samtykt til triðju viðgerð ja so koma vit longu til punkt átta í dag og tað er onnur viðgerð av tingmánnummar hundrað og átjan tað er uppskot til samtyktar um at taka burtur oyramerkingin av barsesstøvuni og at lyfta hámarkið fyri útgjald í barnsetsskipanina hvør bir um orðið jaja tað verður jóhandal sum fær orðiðflistin
ger so væl ja takfyrhi formaður tað er álit í løgtingsmálinummar hundrað og átjan tjúgu tjúgu uppskot til samtyktar um at taka burtur oyramerkingina av barsstøðunum og at lyfta hámarkið fyri útgjaldið í barsisskipanini og tað er bjarni k petersen ruttvang g tingfólk sum hava lagt málið fram tann fimta mars í tjúgu einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann seytjanda mars tjúgu einogtjúgu er tað beint í vinnunevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann áttanda og trettanda aprílotjúgu einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri javnstoðunevndina barsisskipanina og landsstýrismannin í umhvørvisog vinnumálinum undir viðgerðini hevur nevndin bussig í ein meiriluta og ein minniluta og eg skal viðmerkja tað at er partur av meirlutanum eisini hevur egnu viðmerkingar sum tekur mat lesar upp og tað er bjørt samulsen hennrikold bjarni hammer sum hava fleiri viðmerkingar enn tær sum eg nú lesi upp meirilutin bjørt samelsen hennik old jágum mikkelsen johandal bjarni hammer og beini johannessen vísa á at tá barsisskipanin kom kom fyri skjótt tjúgu árum síðani var útgjaldsmarkið fimmogtretivu túsund krónur hetta var eitn stuttari tíð lekkað til fimmogjegu túsund krónur allarhelst tí at politisku flokkarnir ynsktu at raðfesta leinging at lønarendurgjaldstíðini fyri barsilsloyvi stivust upp í eitt ár í fleiri umførin er farloyvistíðin við lønarendurgjaldi longd soleiðis at hon nú er eitt ár sum flokkarnin á tingi settus sr fyrri í lógini er longu ein heimild hjá landstýrsmanninum at hækka útgjaldi og meirilutin heldur at tað eigur at verða gjørt so hvørt sum ráð er til tess útgjaldið er hesi árini ongantíð prístaksjavna og tí eigur eins og er víst á í fleiri uppskotum sum hava verðir løgd fyri tingi landsstýrismaðurin at meta um nær ráðiligt er at hækka útgjaldsmarkið útgjaldsmarkið merkir at nógv fleiri pápar enn mammur røkka markinum og tí er fíggjarligt fíggjarlig mismunurin størri fyri familjuna velur pápin at taka størri part av barnsburð av farloyvunum síðan barlsi skipanin bileiv sett á stovn hevur málið verið at tíðarskeiðið á barnsils farloyvinum skal náa tveyoghálvtýs vikur tað málið er nú rokkið og er tíðin búgvin til at endurskoða skipanina tað hevur verið eftirlýst frá fleiri psku fleiri í politisku skipanini og frá pørtunum á arbeiðsmarknaðinum at skipanin eigur at gerast meira smidlig familjur í dag eru trýst tar og ynskja betri umstøður ta fyrstu tíðina saman við børnunum tað hevði verið ynskiligt at arbeiðið varð sett í gongd hesi viðvíkjandi eins og samgonguskjalið eisini ásetir so eru víðari viðmerkingar sum eg vil lata bjørt samulsen
lesa víðari tak yri formaður ja takk so er tað bjørt
samuelsen sum fær orði ger so væl takk fyri sum jóhandal nevndarlimur vístu á so eru seks á sjey nevndarlimum og felags sum tær viðmerkingarnar hann lasa upp men so hava eg kanska nakrar aðrar grundgevingar ei partur av nevndini hevur nakrar aðrar grundgevingar fyri hví vit ikki taka undir við hesum her og tann partin av viðmerkingunum vóru umboðini hjá samgonguni ikki ordiliga við uppá og tað snýr seg um tað er hennik old og bjarni hammer ið sjálv sum leggja hesar viðmerkingar afturat undir ritað g taka ikki undir við at strika kvoturnar markaðir til foreldrini tað er ikki av tilvild at mamman hevur oyramerktar ella markaðar vikur í sín part fyrstu tíðina av barsils tíðini hetta er ikki ásett minst av heilsiligum orsøkum at kunna fara í farloyvi tá viðgongutíðin er allartyngst og fjúrtan vikur eftir barnsburð fyri millum annað at geva góðar umstøður til bróstageving sum hevur verið sera stóran týdning fyri heilsuna hjá barninum foreldrini kunnu býta tær fýraogtretivu vikurnar sínámillum hagtøl vísa tó at tað einamestir mamman sum fær hesar vikurnar pápin eigur fýra vikur sum bert eru hansara og vísa fleiri norðurlendskar greiningar at pápar taka tað farloyvið sum er markað teimum og sjáldan meira fleiri orsøkir eru til hetta tað kann vera lønarlagið sosial viðurskifti hugburður og siðvenja í samfelagnum og so frameftir føroyska barsiskipan er ein skipan sum partarnir av arbeiðsmarknaðinum fíggja í felag og sum tryggjar nýfødda barninum og foreldrum tess góðar umstøður til at vera um barnið og knýta tøtbond til hetta fyrsta árið á barnsins lívið verða tær fýra vikurnar tiknar frá pápanum so benda royndirnar bæði úr føroyum og norðurlondum og annars á at pápin fær enn minni part av barnsburðarfarloyvinum frammanundan eru føroyski pápar munandi styttri í barnsburðarfarloyvi sammett við pápar í grannalondum okkara umleið helvtin av børnum verða fødd uttan fyri hjúnalag í dag royndir vísa at pápar sum útgangsstøði eru verri stillair í mun til rættin at verða saman við børnunum børnum sínum í samband við hjúnaskilnað ella tá foreldrini ikki liva saman tá barnið verður føtt at taka burturmarkaðu vikurnar er at skerja rættin hjá pápanum til eisini at fáa lut í barnsburðarfarloyvinum og harvið at verða mettur javnari við mammuna sum umsorgararnar foreldur hjá barninum við hesum orðum tekur meirilutin tí ikki undir við nei hetta er so ein minniluti nei hetta ein partur av meirilutanum tekur ikki undir við málinum og felags fyri allan meirilutan er at meirilutin tekur ikkiun
fundi við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskot
ja tað er ein viðmerking rósa samuelsen ja líka ískoyti til diskussiónina við pápafarløvi so er eisini ein skipan í norra har sum tað er í teimum førum har sum kvinnan ella mamman er illan fyri aftaná føðin kann hava keisarskor ella aðrar komplikatiónir so fær pápin ein eyka eitt eyka farlovi tí at tá er tað hann skal taka sær av mammuni fyri tað at hon skal taka sær av barninum tá siga tann leiklutur at hann hevur pápakvotuna verið brúkt meira til mammuna enn tann sum skal fara til barnið so í norðuroy hevur mann tað at tú kanst skilja ímillum ella tú kanst søkja um at pápin fær ein eyka kvoti tá ið mamman hevur brúk fyri at fáa meira
umsorgan
tað er ein góð skipan og tað sum vit hava lagt upp til í tjóðveldi tær ferðina at vita lagt uppskot um hett her við fleksbarsil fram tað er jú nettupp at mann í nógv størri mun ger ta fleksibul sum foreldrini kunnu brúka hesar vikurnar sum teimum lystir men tað er tó skal sigast tað er soleiðis í føroysku barsilsskipanina at visti mamman er er serliga illa fyri á onkrari orsøk so hevur pápin møguleika fyri at fara í barnsborðar farloyvi ta tíðina sum annars er markað henni so so tað er ikki útlokað eftir skipanini í dag men sum rósa samoelsen vísir á so hevði tað kanska verið fínt at hugt eftir norsku skipanini og fingið tað við tá ið mann fer at brúka orkuna uppá í framtíðini at gera skipanina kannmann siga enn betri og enn
har enn hon er í dag takk fyri so er tað bjarni kárasund petersen sum fær orðið
takk fyri hara formaður ja ein ein øgiliga lítil og einsamallur minniluti hevur hesar her viðmerkingarnar til uppskotið barsulsskipanin hon hevur sum evsa endamál at tryggja foreldrum og børnum teirra samveru fyrstu tíðina av lívi barnsins skipanin er ein arbeiðsmarknaðarskipan sum gevur foreldrum møguleika til at fara av arbeiðsmarknaðinum undir barnsburði hámarkið fyri útgjald var upprunaliga fimmogtretivu túsund krónur men varð lækkað niður á fimmogtjúgu túsund krónur og hevur verið á sama støði síðani tvey túsund og fýra og vansanir av verandi hámarki eru fleiri ti komman eitt nú hædd fyri lønarlagi og prísvøkstri í føroyska samfelagnum seinastu mongu árini so røkkur hendan upphæddin væl minni enn hon hevur gjørt og er lønirnar eisini hækkaðir so mikið nógv at inntøkumissurin fyri at fara í barnsburðarfarloyvi í miðal er vaksin munandi markið rakar eisini í størri mun páparnar og kann tað eisini verða við til at halda teir frá at taka størri part av barnsboðar farloyvinum tá ið á teir verða raktir harðari fíggjarliga og húsarhaldið somuleiðis landsstýrismaðurin hevur heimild í lógini til att hækka broytta hámarksútgjaldið og undir viðgerðini hava fleiri av hoyringspørtunum tikið undir við at hámarkið verður støðugt hækkað so hvørt er ráðiligt uttan at tað gongur út yvir haldføri hjá barsils grunnunum soleiðis at tað kemur á eit nøktandi støði í dag er barsilsskipanin soleiðis at mamman undir vanligum umstøðum eigur barsilspening í fýra vikur áðrenn mettan barnsburð og fjúrtan vikur eftir barnsbur meðan mann sum pápi í útgangsstøgnum fær barsilspening í fýra vikur eftir barnsburð harumframt fáa foreldrini sum rætt til barsilspening í fýraogretivu vikur sum ktey kunnu býta sína millum minnilutin tekur undir við at strika kvoturnar sum í dag eru markaðar til mammuna og pápan foreldur eru fullvæl før fyri at leggja egin familjuviðurskifti til rættis og hava ikki tørv á eini skipan sum læst seg vita hvat er best fyri tey familjur eru sera ymiskar og hava ymiskan tørv og raðfestingar harafturaft er tað rættiliga greitt at hóast ein stórur partur av politisku skipanini ikki tekur undir við tí so er tað ein geiður meiriluti av fólkinum sum tekur undir við at foreldur sjálvur skulu kunna býta farloyvisfrítt síná millum hetta halda vit eiga at síggjast aftur í barsiskipanini og átti tí tær markaðu kvoturnar at verða í strikaðar minnilutin tekur undir við málinum og mæli løgtinginum til at samtykkja uppskotið eg havi kanska heilt stutt hug til a at leggja afturat at ja nú stendur mann øgiliga einsamallur í álitinum um hetta her við oyramerking á barsils ella markaðu barsils dagarnar tað er kanska eitt sovorðttað er kanska tað kemur kanska frá at mann hevur sovor forstáilsi av at at tað at fjerðna oyramerking upp á onkran máta er kvinnufjenskt ella p á onkran annan máta undirminerar leiklutin hjá foreldrunum ella kanska intensiverar tær siðbundnu kynstrólarnar eg eri absolutt ikki av tí sannføring tí standi eg í dag nokk so einsamallur við hesum her minnilutaálitinum haldi at tað sum útgangsstøði má vera soleiðis at vaksin fólk eiga at kunna taka eina sjálvstøðu avgerð og eiga at fáa álitið at tey kunnu hugsa sjálv eg hald at tað eri øgiliga formyndariskt at mann kemur uppi frá og setir sær ein aðalsetning um atifleiri menn skulu í farloyvi ella færri kvinnur skulu íl farloyvi meira kvinnur út í út til arbeiðis ella hvat tað nú skal vera vit hava nógvar motivatiónir fyri hví vit halda tað skal vera so har sum mann frá einum frælsistentum sjónarmiði sigur lat fólk um hetta her sjálv tað haldi eg eri ein nokk so viktigur aðaeitt viktigt aðalmál í sjálvum sær tí haldi eg at tað er rættiliga grundleggjandi tá tað so kemur til hvat i vitøkiliga y skulu hent ein ein argumentatión frá frá meirilutanum er ati at tað er ein ávís symbiosa við mammuna og barninum tá ið ta fyrstu tíðina og tað er sjálvandi rætt tað hevði nokk ítøkiliga merkt tað at kvinnan hevði verið saman hevði verið um barnið ta fyrstu tíðina tað er ikki nakað við at mann hála mammuna út á arbeiðsmarknaðinum ikki kann sita við børnum tað hevur endrigold millum annað ført fram tað er ikki soleiðis tað skal hanga saman og so er tað eisini tað var eisini grundgivin við at at við at pápin tekur minni barsilsfarloyvi so stendur hann er ann verri stillaru um mann nú eventuelt skal til at berjast um børnini tá ið mann fer frá hvørjum øðrum tað ffortelur mær meira at tað er tað er ein sjúk skipan tá ið tað kemur til at mann fer frá hvørjum øðrum og at mann so tekur hædd fyri hvør hevur verið mestum barnið tað fyrstu tíðina útgangsstøðie val saktans at tey eru saman og at tað e eitt felags prosjekt at hava eitt barn og tí eigar tey eisini at kunna leggja tingini til rættins soleiðs sum teimum lystir eg eri sjálvandi nokk so harmur um ati tað eri so nógv mótstøða fyri akkurát tí partinum serliga tí at eg haldi eg havi prøvað spurt meg fyri millum fólk eg havi spurt á faceboo e at sburt ánleiin á instagramm og hvørta sínum og tað virkar til atvera ein øgiliga øgiliga stórur moriluta faktist ikki bara ein lítil meiriluti men ein stórur absoluttur morilutin fyri at mann hevði skulda havt møguleikan til at býtta frítt millum sínt tað politiska systemið vit so nakað annað og tað má so vera

bjørt samelsen fyrs takk fyri eg haldi at vit hava havt øgiliga góða gott kjak í samband við viðgerðina hasum málunum eg haldi vinnunevndin hevr viðgjørt tað væl og sum tingmaðurin sær so er meirilutin o býttur upp í tvey og kanska av teirri orsøka at ein stórur partur av teimum borgarligu ganga heldur ikki inn fyri pápakodum altso vit vit sum eru í tí eina partunum av av tíálitinum vísarði á hví vit halda í øllumfrð um tíðina ikki enna sinni er búgvin til at taka pápakvoduna burtur tí vit eru bangin fyri at tað fer veruliga at ganga út yvir páparnar visti mann ger tað tí havi tað argumenterað fyri tí og hetta av mammuni tað snýr seg eisini eitt sindur um heilsuávum men har hevur óldi fleiri ferð skopi upp at foreldrini kunnu velja at at pápin kann eisini vera heima tað fyrstu tíðina sama mammuni at mann mann brúka sínar vikur soleiðis sum hann sum hann sjálvur hevur hug til men tað er nú at mann skal ikki heilt undirmeta at brestagevingin hevur stóran týdning av øll antistoftuni og alt tað sum skal koma við tí fyrstu mjólkini av at mamman fær góðar umstøður til tað og at hon ikki skal noyðast út á arbeiðsmarknaðin for tíðliga tað er ein lang søga aftan fyri
tað
so er ta bjarni kárason gersuvæl takkfyri hara formaður nú nú gloymdi kanska tilskilað at tær viðmerkingarnar sum viðvíkja oyramerking á barsbarsistøguni er frá einum parti av meirilutanum tað skal eg taka taka upp á meg h men ja tað er púra rætt ati mamman hevur onkursvegna eitt natúrligt biologiskt forhold til barnið ta fyrstu tíðina og tí um tað so var tað mann eg tók burtur oyramerkingina tað hevði statvekk merkt tað at mamman í øllum førum tan fyrstu tíðina hevði hevði verið um barnið men bjørt samuelsen nevnir eisini tjóðveldi í fleiri umførum hevur lagt uppskot fram á ting sum ger skipanina smidligari tað taki eg fult undir við tí at eg virðismeti rættiliga nógv ta fría vali til at kunna leggja egin viðurskitir til rættis eg haldi ikki ordiliga at tað er okkara pláss her á tingi at skula lóggeva út frá hvat vit halda er tann rætti lívsstílin ella tað rætta familjumynstri og so framvegis øhtað haldi eg er e rtað utað hevur eitt íborið virði og tí hevði eg vónað at mann framhaldandi

brandur sandoy sum fær eina viðmerking ja takk fyri harra formaður hóast tað sær út í hesum álitinum sum um framsóknarmaðurin stendur øgiliga einsamallur í síni niðurstøðu so vil eg gera vart við at eg trúgvi ikki at tað er soleiðis úti í samfelagnum ati at framsóknarmaðurin stendur einsamallur við sínum við sínum hugsanum eg haldi at eg eri í øllu førum ein av teimum sum tekur undir við ati at vit geva familjuni ta fríheit at hon bestemmar sjálv hvussu hon innrættar sína sínari sínum daglig dag og eg haldi at hetta vísir bara munin í millum høgru og vinstra millum borgarligt og sosialistiskt og kanska etta kann geva framsókn høvi til meiri at leggja seg borgarliga vegin heldur enn bara altíð t hanga uppi í teimum
hon vinsturósinnaðu takk fyri
takk fyri harra formaður tað er ordiliga gott at hoyra at at bander sandoy deilir tann hugburðin at ati mann skal hava rættin til at velja sjálvur og vit í framsókn vit sjálvt um vit leggja okkum traditioneltu høgrumegin a sentsrum høgra ella okkurt sum líkist kemur ambakundi spyr sjálvandi so fara vit altíð at royna at leggja politikkin eftir ta tað sum eg passera upp á fornuftina viðhvørt merkir tað faktiskt at nat mann gongur eitt sindur ímóti sítt ideologiska stavstað ella hvatn mann kalla tað tað má so vera meni í teimum førum har sum tað ber til at samstarva við fólkaflokkinum um um um borgarligan politikk barsiloyramerking á barsil og sovorðið tað kundi verið eitt dømi um tað tá skulu vit ikki ikki verða vera orð
foyringin takk fyri ja takk so er tað henrikold
æsta røðari sæja okkurt sum eg ikki ordiliga forstóð í hasun her síðsta meg lat har fara meni eg haldi at okur hava eina fantastiska skipan

minnst eg var ein sumlíkasum legði upp til tá ið fyri tjúgu árum síðani at mann kanska gjørdi tað møguligt at fara niður altso ikki brúka full men men heldur hava longri tíð og so og og so fáa minni útgjald men tað var tað so ikki meiriluti fyrri tá men lat taðsu fara tað sig virt tær men hetta her við at býta vikunar altso tað er altso fýraogtretivu vikur sum mann kann býta maður og kvinnan sínámillum maðurin kann taka allar fýraogtretivu tis hann vil haldi e tað kann e ikk vera nakar til hindur ø og tað er fantastisk at hava eina sovna skipan tað eru so øgiliga á lond í heila taki í heiminum sum hava eina sovona p nú skiglt eg at branda sandoy at hann tók undir við við tað at kvinnan skuldi hálast út aftur sjálvt sum honn átti til arbeiðissattur og tað er ein áskoðan eg eri ósamdur í tað grundleggjandi ósamdur í tí tann dagin í kári ella bjarni kárason fer út á arbeiðsmarknaðin so fer han at síggja annarleiðis upp á hesi tað er ein øgiligur munur á tá ið tú er á arbeiðsmarknaðinum og so fer at síggja hvussu ið ið kvinnan er fyrri tá ið hon fer at arbeiðsmarknaðin tað er nei nei tað er í ordan eg skal ikki læra tykun framsókn eur tykur gera akkurát sum tykur vilja men tað at eingin tekur undir við einum uppskoti tað burdi sagt framsókn at hetta kann ikki vera tað rætta tað mann klárar at stekka eitt uppskot soleiðis ta saman at eingin tekur undir sjálvt tað mest tvøruri ómøguligi hopleysi vil ikki taka undir við tí so er okkurt galið við so er okkurt galið við uppskoti men lat hasi fara men eg havi livað so miki leingi nú at eg haldi at tað at ein kvinna hevur fjúrtan vikur tað ereitt fantastiskt land at liva í at maðurin ikki kann koma at siga ger so væl út til arbeiðis tú nú hevdi verið fýra vikur til hús nú kann tað verða nokk við hesun her og tað er tað hetta upskotið leggur upp til at maðurin kann taka nakkan á kvinnuni út tá eg sá tingarnesir so hevði eg fund við so hevði eg fund við tá e broytti hesi hesi viðurskiftini legði pensjónina afturat nøkrum so so sigur ein av hesum damunum so sigur ein avhesum damanum at ja ja tað er nevnt hjá teimum at siga nú havi g ger søðu eg standi og lyfti tólv kilo kassar millum fimm og sjey hundrað um dagin tólv kilo kassar og hon helt at tær fjúrtan vikurnar hon hevði tað skuldi ton hava frið at hava tí tað er ikki bara bara beint aftan á matátt at fara íð at flakavirki at standa og lyfta kassar av eini vektu yvir og eit band tað var ikki stórt arbeiði seð men tað skuldu bara at skøvast avstað men tað vóru trasalt tólv kilo kassari eg haldi mo segði eg minst ikkisum tað var tólv men knakað tað eg haldi tað er fantastiskta og í mínur uppvekstri so vórðu tað kvinnur sum stóð við vaskikassanum og vaskaði fisk um veturin øh tað var enntað tætt við at vera minus vatn í eg minnist at onkurt ef tat mamma merrin fór til arbeiðis í garðarkrambus so segði við eina morgun er kalt at fara til arbeiðis nei tað er ikki kalt hugsað um tær sum standa beint niðan frá krambuna í vaskikassanum við minus gradir og vaska fisk við rokinum upp um oyruni og tað hevði verið nakrar fáar dagar heima aftaná eg hevði átta tað er fantastiska livin í landi hvar tú hevur eina skipan hvar ein kvinna sum hevur átt hevur fjúrtan vikur her kann eingin koma inn og siga at nú skalt tú út aftur arbeiðis nú skalt tú útaftur tí nú er tað eg sum bestemmi og og okur fingu at vita tað av teimum seks hundrað og nøkrar fjøruti sum hevði átt vóru tað fýra hundrað ug nakrar sum lógu niðanfyri fimmogtjúgu túsund markið so okur tosa um veruliga um eitt lítið problem fýra hundrað og nakrari í halda fýrra enn nakrar tjúgu ela hvar tað var sum lógu niðanfyri so vórðu hundrað á markinum og hundrað vóru omanfyri á marki so okur tosa um eitt lítið problem og tað at ein maður ikki kann verða heima í fýra vikur og fáa fimmogtjúgu óókey hann hevur ikki verið ágrýddin árin tað kann ikki sigast aso tað hann ikki r ræst so sofetil góðar at taðn kann vera fýra vikur heima fyri fimmogtjúgu túsund krónur tað eru øgiliga nógv nógv fólk sum arbeiða fyri minni fimmogtjúgu túsund um mánaði alt árið alt minni fimmogtjúgu túsund um mánaðin so at mann má hugsa um hvar tað er fyri kvinnur mann snakkar um tað eru ikki bara kvinnur sum hava eitt arbeiði sum teir sita ella ella ella ella fóru solætt arbeiði men tað eru kvinnur sum hava tung arbeiði sum ikki eri væl egnaðir at fara út aftur vesmaðurin heldur at tað er neyðugt at fóra út aftur aftan á tríggjar fýra fimm vikur so lat okum vera glað um hesær fantastisku skipanir hava og ikki bjivna skrúva upp á hana soleiðis at hon ger tað verri fyri kvinnuna og tað er tað hetta uppskotið gangur út uppá tað er at gera tað verri fyri kvinnuna tað kann bara fara ein veg visti man beginur at skrúva upp á gera ta verri at taka hasar fyrstu fjúrtan vikunar og maðurin kann siga ger so væl nú fært tú til arbeiðas at tað er tað sum eg eri mest skeptiskur við í í øllum hesin restina hvhvar hvar st tær trær tríggjar fa síðstu vikunar tað tað haldi eg r ein bakatellur í hesin her tá ið tá ið tú hevur fingið loyvi at vera heima í tveyoghálvtjýss viku og einum systemi sum er so gott at eingin norðralond yvirhálikkum tað haldi okur lýsa vis vist mann lýsti við tí í føroyum at kvinnur ungar kvinnur komu til føroyar her er besta barsis skipan sum finst nakrastaðna so trúgvi okur ver uppaftur fleiri fólk í føroyum
sunokur eru nú takk fyri ja taðheru nakrar viðmerkingar
fyrst er ta bjarni kárason petersentakk fyri harra formaður ja tað er tað er nokk so greitt at hennikold hann dámar ikki ræla væl hetta her uppskotið øhog ja tað er ikki tað er ikki serliga stórar undirtøka fyri uppskotinum men út frá tí sum eg havi kannað so tykist tað vera hampiliggað undirtøka millum fólk vanligt fólk og ikki tey sum sita her á tingi øh eg veit ikki hvar hvat hvat tað botnar í tá ið hennik old sigur at eitt annað við at menn skulu kasta kvinnur út á arbeiðsmarknaðin ella etlana tað tað er tað ljóðar sum okkurt persónligt oblivilsi sum mann dragur burtur frá eg veit kki ordliga hvat hvat tað liggur í hvat liggur í tí øh annars so so eg hopi g ikki um mhann stendir og togaði hárinum á konufólki har sum henikold kemur frá tað ger mann ikki framman hjá okkum í øllum førum har næst so ætlaði eg eisini líka at at at siga at hennikold kanska skal ansa eftir við at skýra onnur fólk fyri ikki at vera áarbeið
beiðsmarknaðinum takk fyri harra formaður
hennigóld ja takk harra formaður eg haldi tað viktigasta er at verja tey veikastu í hesun her tær verja tey veikasta tað eru okur vita tað at eg eru nøkur komufólk sum eru í tí veikara endanum og tað er tað tað er nummar eitt í hesun her at verja tey hitt at fjøldin av fólkinum eg havi sæt avstemlingar av hesum her men tú tá ið tú tosar við fólki og treffur ikki ein ikki ein einasta ein av teimum sum havu sagt eg at siga at tú skalt taka frá mammuni av teimum fyrstu fjúrtan vikuni øll eru samd um aftaná tað so er tey fírasta ordan eg eri hundrað prosent sikkur í vist tað fór ein kanning út sum segði skal ein kvinna eiga hasar fjúrtan vikurnar so hevði níggjuoghálvfems prosent sagt ja sjálvandi skal kvinnan eiga etir ytær fjúrtan vikunar hitt hvat mann bítur aftaná tað er tað stóra
fær lut fyri at at tey finna útav sjálv tað viktigasta er at kvinnan eigur sær fyrstu fjúrtan vikurnar og so má maðurin bara finna útav restum
jatak so er tað heðin zachariasen takkfyrihara formaður ja barsisskipanin er ein øgiliga góð skipan og fólkaflokkuin var jú forpartan fyri at seta barsisskipanin í gildi tað ljóðar eitt sindur løgið at at at mann in er í tí støðu at maðurin líkasum pressar konu úta til arbeiðis men sum arbeiðsgevari so betalir mann ymisk gjøld til sítt fólk sum mann hevur í arbeiði og eg haldi hetta er eitt tað besta gjaldið sum arbeiðsgevarin kann betala nemliga tað at tú betalir eitt gjald fyri tíni starvsfólk og sum harvið ger møguleika hjá teimum sum fáa børn at kunna fara heim í barsil tí g eri púra samdur í tí at hetta er ein fantastiska góð skipan og tað er møguligt at tað skal vera soleiðisnar at kvinnan skal eiga soso nógvar vikur altaná tað ljóðar nokk so natúrligt at mann finnur út av tí sjálvur men hetta er í hvussu er tann besta skipanin sum
vit hava so vit hava føroyum
takk fyritakk harra harra formaður eg eri púra samdur við jensagariasen um at tað at tað var eg minnist svar altso tá ið hetta kom í gildi við tjúgu ár síðuni eg minnist hvussu fantastiska gleðir var frá tí tá ið eg fór at hugsa aftureftir í tíðina og man eg uppliva hvussu støðan var hjá nógvum kvinnum sum noytist út aftur sum noytist út at arbeiði ikki tí at maðurin háleddur út aftur men teg noytist út at tt arbeiða noytist út atr arbeiða tað er ein vesiligur munur á o eg helt tað var heilt fantastisk at mann var komin har til og at tá so er øll hesi tjúgu árini er betra og betra o betra tað er bara til heiður og eru fyri tey sum sita inni her og og at mann beginnur at snakka um at maðurin burdi fungið eitt sindur burdur havta kskift eg haldi at tað er ein so bakal aktieg dugi ikki at síggja hví hví hetta skal vera problemásæ eg haldi t har er fantastiskt at ok vi hava heftir skipanini við fjúrtan vikur til kvinnuni og einki

og tað var ein viðmerki afturat erhard joensen takk fyri har formaður bara líka viðmerkisæði eg eri púra samdur við henry gold í at hesar fjúrtan vikurnar eftirfíra og fýra vikur áðrenn barnsførð tað er tað eri ein øgiliga betryggjandi áseting í barnslovini og og hvissu stóð upp so vildi eg sagt at barnsns skipan má taka sum grundregla støði í kvinnuni og hesar átjan vikurnar kundu saktans verið nakrar fleiri ið vórðu markaðar til kvinnuna og so sloppu tey at býta tað sum so resteraði sínámillum men sum grundstøði má tað taka

hendrik gold ja takk harra formaður ja tað er tað er gleðiligt at era joensen hann ser tað upp á kanska ein annan máta sum er munin til uppskotstillarin tí hann hevur upplivað tað at at kvinnur eru so ómetaliga ymiskt stillaðar aftan á ein barnsburð tað er so ómetaliga stórur munur á aftan á ein barnsburð hvussu ein kvinna er fyri og onkur kvinna kann fara út at arbeiða eina stutta tíð aftaná men hava hesa trygdina upp á hesa fjúrtan vikur tað er fantastisk og tað er tað sum er har joensen sigur at tað er betryggjandi at mann hevur teg sær her fjúrtan vikurnar og har kann eingin koma inn og hála ein út aftur aftur til arbeiðis hetta er tað sum eg eigi og tað er ein fantastisk skipan okur hava gjørt og lat okum for alt í verðini halda fast við

ruttvang rtakk fyri ja eg vissi hatta er myndin sum hennik old hevur av føroysku familjuni og viðurskiftini millum mann og kvinnu í føroysku familjuni so skilji eg væl hví at hann vil regulera so inn í familjuna eg veit bara ikki um veruleikin er soleiðis og tá ið hennrikold vil blæra framsóknar mannin um at vera á arbeiðsmarknaðinum so kundi eg gott hugsað mær at fingið eftirkanna hvør av teimum seinast var á arbeiðsmarknaðinum annars haldi eg ikki at tað er ein máti at atøs at leggja eftir hvørjum øðrum uppá her egeg veit ikki ordliga hvat eg eg skal siga um eitta orðaskifti eg haldi at tað at mann vil regulera í dag hvør ið tekur barsil hvussu man deilir tað ímillum sín altso vist mann lurtar eftir orðaskiftinum so er tað nokk so týðiligt at tað byggir upp á nakrar forrulsetningar sum ikki eru serliga liberalur fyri tað fyrsta so hevur mann her í húsinum eina øgiliga klára mynd av hvat fyri familju leistir er tann besti mann hevur ikki álit á at pápin sjálvur klárar at skaffa sær tann part av barsitsfarloyvinum sum hann ynskir sær og mann hevur ikki álit á at kvinnan tekur ta besta valið fyri seg sjálva í mun til arbeiðsmarknað og og familjuna og barnið annars í veruleikanum trír mann slett ikki at borgarin er kompetentur at taka avgerðir fyri sítt egna lív tað er tað sum klárt kemur fram í orðaskiftinum herbeint tað verður snakkað um at vera borgarligur og vera sosialistiskur eg eg haldi at fyrst og fremst avdúkar orðaskifti hvussu óleperalur ið mann er her í húsinum eg havi sjálv eina rættiliga sterka fatan av meining um hvat er best fyri familjuna hvat er best fyri mammuna hvat er best fyri barni og eg havi í í tann mun tað hevur borið til skipað mítt egna lív hareftir men tað merkir ikki at eg ikki kann góðtaka at onnur aðrar familjur og aðrar kvinnur kunnu taka aðrar avgerðir enn eg sjálv geri fyri tað fyrsta tí eg trúgvi at allarflestu fólk eru før fyri at taka tær bestu avgerðirnar fyri sær sjálvan og eisini haldi eg at fólk skulu hava loyvi til at taka púra tápuligar avgerðir eg haldi at mann skal sleppa halt forbanka langt í sínum persónliga frælsi sjálvt um tað eru tápuligar avgerðir tí tað eru nú einaferð ein nokk so grundleggjandi rættir at stýra sínum egna lívi og at sleppa at tillaga sítt lív eftir sum mann nú sjálvur heldur eg haldi eisini at nógv í barsilsskipanini altso mann mannmann mann tosar um javnrættindi rættindi fyri pápan og rættindi fyri fyri fyri mammuna og og í veruleikanum haldi eg eg havi eg havi eisini hvørja ferð tá vit í undanfarnu samgongu tá ið vit longdu barsilsfarloyvi tikið upp er tíðin ikki búgvin til at hækka útgjaldið tí takt við at mann leingir farloyvi sum vit vita at atí flestu førum kvinnur velja at taka so minkar tú hennara lívsinntøku og tað hevur stóra ávirkan á pensjónsviðurskiftir sum ger at kvinnur eru munandi meira ella fátækari eg kanska ikki tað rætta orði men í hvussu er eri tar fíggjarliga munandi verri fyri enn menn í pensjónsaldrinum og tíbetur fingu vit pensjónsgjald oman á barsilsskipanina í farna valskeiði tað eri eg sera fegin um men eg haldi virkuliga at tað er ein trupulleiki ikki bara fyri mammuna men eisini fyri pápan at útgjaldið er so lágt og tað harmar meg virkuliga nógv at hennrik old alla tíðina skal gera tað til bara eina lítla detalju tað er tað ikki tað er avgerandi fyri um tað er mamman ella pápin sum velur at fara í farloyvi tað er útgjaldið og tað er eisini hevur avgerandi ávirkan á pensjónstilveruna hjá kvinnumja
eg havi ikki meira leggja afturattakk
iharra formaður tá tað kemur til pensjónsskipanina so var eg tann sum sat í tinganesi sum fekk pensjónsskipan omaná og hon fer at at laka seg spakuliga tað vóru tey flest øgiliga glað fyri øgiliga glað fyri og at skipa sítt egna lív altso hvhvør hevur problemir av at skipa sær egna lív tað tað gera tað flestu men tað sum er tað viktigasta er tað er tað harsum ta ikki ganga so væl har hevur kvinnan hendan forrættin sum er átt barnið forrættin at bestemma yvir so fjúrta vikuna hetta er mítt og her kann eingin annar koma og taka nakað frá mær g hygj við arbeiðsmarkaðnum tað meinti eg við at visti mann hevði verið á arbeiðsmarknaðirnum táið ið ongar skipanir vóru og tey kvinnur stóðu um lykti og tað gera altso nakar í dag tú skalt taka útgangsstøðin í skipan í tey sum eru ringast fyri at at upphellahna tú pjøvurt ikki t taka eeina útgangsstøði í einari einari kvinnu sum hevur eina stóra inntøku men so fer niður á fimmogtjúgu túsund tí tað er altso nógv tað minsti

so er tað ruttvangtakk fyri jamen eg skilji so ræðuliga væl at mann vil lóggeva at kvinnan skal vera heima oggeva brøst visi mann virkuliga trýr at tað er ein stórur vandi í at kvinnur ikki kunnu verða heima og geva brøst tað er bara yvirhøvur ikki tann fatan eg havi av nýtíðarborgarunum eg eri sannførd um at allar allar flestu borgarar í okkara samfelag eru kompetentir til at taka fornuftiðgar avgerðir og vissi hon ikki altíð er í tráð við tað sum eg haldi so er tað kanska ein grund til at hon er øðrvísi og í triðja lagi vil eg siga at fólk skulu eisini hava frælsið til at taka tápuligar avgerðir vit kunnu ikki regulera okkum fram til at øll fáa tað ideella lívið eftir okkara
takk fyri
annika olsen ja takk fyri harra formaður ja eg dámi væl tankagongina um at liberalisma er eisini liberalismagaldandi fyri familjuna og at familjan dugir at finna útav sínum viðurskiftum sjálv tíðirnar eru øgiliga nógv broyttar síðan barnskipanin bleiv sett á stovn og mann kann siga tíbetur eru tað fleiri kvinnur sum tjena meira pengar enn tað gjørdu tá ið hon bleiv sett á stovn og mann kann hugsa sær at henda skipanin vist mann ikki fer inn og broytir hana við hámarksnum at tað verða enn fleiri kvinnur sum ja kanska velja børn frá tí tað ikki loysir seg so tað er viktigt at tú torar at taka hetta kjakið sjálvt um sjálvt um kanska mann ikki samdir um tað men altso bart í skipanum má kunna tola eina diskussión tí tíðir broytast og viðurhugin er at
viðskiftini hjá kvinnum broytast eisini
takk fyri ja hetta er so ómetaliga viktigt hetta sum annika olsen vísir á og og eg vil siga at vit í føroyum eru í einari støðu har sum kvinnur hava verið á beiðarbeiðsmarknaðinum í fleiri generatiónir tað er absolutt undantakið í dag at ein kvinna ikki er á arbeiðsmarknaðinum altso eg erii sera fegin um at at feministar hava hava stríðst fyri støðuni hjá hjá kvinnuni at vit hava tað tey javnrættindi vit hava í dag men kvinnan í dag er før fyri sjálv at taka avgerðir um seg sjálva og um sína familju at halda at at nútíðarkvinnan skal verjast í móti mannligum avgerðum inni í familjuni g eg haldi at tað er eitt sindur oldnordist altso tað má eg siga
men altso eg má gjarna sannføra meg um nakað annað takk fyri so er tað bjart samuels
takk fyri harra formaður eg haldi t tað var rættiliga áhugavert at hoyra forkvinnuni í framsókn halda hesa røðuna har hon royndi ati líkasum vinda ta liperala faggja húgnarhátt og og harvið siga at tey sum ikki halda teg rætta at taka burtur pápa og mammukodur í barsusskipanini eru óliberal tað artann argumentatiónin fellir á fleiri økjum fyri tað fyrsta um mann veruligur liperalur so skuldi mann væl hildið at einstakir persónar allir persónar øll foreldur eru einstaklingar og altso liberal virðir máu galda fyri frælsið hjá tí einstaka tað vil siga at hevur mann markaðar vikur til mammuna so má man eisini hava tað til pápan og so má mann hava líka nógva markaða vik til pápan nú er tað soleiðis gog tað fylgt ikki nógvar røðunum hjá rutt vang at nógv tann størsti partin av barnsburðarkvotuna í dag er frælsið at býta sínámillum fýraogtretivu vikur tar fjúrta fyrstu fjúrta vikurnar og tað hevur eina søguliga langa søguliga frágreiðing sum mann kann lesa sær til nógvastaðni eisini í heimsheilsustovnum hví mann hevur markað hesa vikurnar til mammuna og tað kann gott vera tíðina eina ferð komin har til at mann fer at tjakast um tað skal takast burtur men í øllum førum í tvey túsund og átta bar eg í løgtingið eitt uppskot um at leingja barsinsskipan við átta vikum tað var fyrstu ferð av fýra vikur í uppskotinum vórðu settmjørkaði til pápan men tað eitt vit annað vit gjørdu tá var ati tær fjúrtan vikurnar sum pápin varð tvungin til eftir upprunalógini til at halda teir fyrstu fjúrtan dagarnar av barnsins lívi altso hann hevði tvær vikur hannkundi taka tær fyrstu vikurnar saman mammuni tær loystu vit upp soleiðs at foreldrini sjálvur kundu avgera nær tey vóru heima saman um barnið og vit hava fleiri ferð skotið upp at foreldrini skulu bæði foreldrini skuldu hava hvør sín at markaða hvotu so skuldu hava hesa stóru felagskvotuna sum er í dag og so skulu tey sjálvir kunna velja eisini um tey taka tað í senn í dag fórua lógin fyri at mamman og pápin kunnu siga til dømis ein sjómaður sum er leingi heima eitt tíðarskeið og hann vil gjarna brúka sína kvotu samstundis um mamman tað skulu tey eisini kunna eins og eg haldi at tað rætta hevði verið at mann kundi verið lutvíst aftur til arbeiðis í í tíðarskeiðinum eisini aftur við argumentatiónini pápini kanska heima í nakrar mánaðar mamman velur at arbeiða hálva tíð ella hvartatíð og so kann hon skal hon kunna goyma ta kvotuna til seinni fleks eina fleksskipan sum vit hava kallað tað fleksk barsil ella klippikortsskipan valdi ontur at kalla tað men eg eri glað fyri itt uppskot eri altíð glað fyri uppskot um barnsborðarskipan tí at eg haldi ati vit fáa vent nøkrum tingum sum eru umráðandi at kjakast um eg kann gott fylgja rutt vang eitt petti í í argumentatióni tá i hon sigur at familjur og foreldur eiga sjálvur at kunna at velja eg haldi bara avbjóðingin við hesum uppskotinum bæði sum tað fyri liggur og í argumentatiónini hjá forkvinni í framsókn tað er at tað verður tikið úr tí samfelagsliga veruliga kontekstinum sum er tann veruleikin vir liva í tann veruleikin er at kvinnur í miðal kenna nógv minni a menn í føroyum tveir triðingar av lønum sum var á útgomnar í føroyum fara til menn eintring til kvinnur ein annar veruleiki er at tað sosialt og samfelagsliga enn ikki er líka góðgóðkent at pápar fara til sína arbeiðsgevara og siga nú fari eg verða heima í hálvt ár tað er ikki enn líka akseptera og tann dagn tað verður tað tá haldi eingin orsøk til t hava hesa markingina ein triðja argumentatión er at pápar eru næstan altíðverri fyri tá ið tað kemur til at skula í rættin at tosa um hvørji rættin til barnið við ein hjúnaskilnað og tá er ein pápi betri fyri visu hann kann vísa jamen longu tá ið barnið var nýfrøðingur tá var eg heima og hevði pápakvodu og nú kemur veruleggja afturat er at royndirnar í øllum norðurlondum vísa orsakað av at tað eru ymiskar ymiskir strukturar samfelagnm sum enn ikki eru broyttir í nóg stóran mun so taka páparnir bara ta bartnsbýrarfarloivið sum eg markað teimum og tað er ikki tí at ikki nógvir ungir pápar ynskja at taka nógv meir men tað eru øgiliga trupult at sleppa tað av fleiri orsøkum so onkursvegna føli eg t at at at at kjakið má vera lítið sindur djybri enn bara at siga at nú her mann sent ein gamluppkanning út sum fyllir nókk so nógv í argumentatiónini hjá framsókn og fólk vilja hettar ja tað vilja tey men tað er væl eisini eitt sindur eitn spurningur um hvussu tey verða spurd tí til dømis sum hennik old nevndi at um tey høvdu verið spurd um mann skal taka hata fjúrtan vikuna burtur frá mammuni eg eri ikki vís í at líka nógv høvdu sagt ja til tað

eg haldi at vit her eri inni í eg haldi mann skal vea lítiðsindur varin við ati blíva alt fofordømandi yvirfyri og royna at siga við tey tey tey røttu liberalistan eru sovorðið tí at eg haldi frælsið hjá foreldrum er øgiliga umráðndi men eg haldi eisini tað er umráðandi at vera realistiskur í mun til tað sum liggur tað sum er veruleikin í dag og eg plag at fortelja hesa søguna um tá ið hesum landsstýriskvinna koma í vinnunevndina við hesum her barsils uppskotinum og tað sat ein fólkafloksmaður har og hann segði við meg meinar landsstýriskvinnan av fullum álvara at pápar skulu fara í barshil og at skipini skulu liggja svínabundin við kai meðan pápa kella barnavátn og hetta er altso ikki so nógv ár síðani at samfelagið er broytt tað heilt stóra tað er framvegis hálningurin í dag at nógvir arbeiðsgevarar teir halda sletti ikki líka gott at pápin kemur og biðin um farloyvi sum tá mamman ger tað vit eru tíverri ikki ordiliga komin har til enn men eg haldi at eitt uppskot sum hetta gera við spakuligat flyta okkum rætta vegin og tí eri eg fegin um uppskotið hóast eg haldi tað er kanska spell at ella tað hevði verið gott vist tað var orða soleiðis at fleiri kundu tikið undir við tí tí eg ivist onga løtu í at og tað havi vit hoyrt nógv frá teimum borgarligu flokkunum hinum borgarligu flokkunum atiat tey ynskja hesa pápakvoturnar niður um norðið tey ynskja at sleppa av teir tí at tey men tað er kanska ein heilt onnur argumentatión enn tann hjá framsókn hinir borgarligu flokkarnimr ynskja kanska ein partur av teimum í størri mun ati ja í veruleikanum at tað er mamman sum tekur størri part av tí tey onkursvegna halda tann familjustrukturin vera tað rætta eg ætlimær ikki at blæra nakran eg haldi at fólk eiga og familjur eiga at liva so lív í tann mun tey yvirhøvur kunnu so sum tey sjálvu velja men eg haldi at skulu tey gera tað so mugu vit broyta aðrar strukturar ikki minst lønarlagið í samfelagnum áðrenn tað verða et veruligt frælst val í dag er tað ikki fræls val enntá skale bara siga harra formaður at í lógini í dag er longu hevur landsstýrismaðurin heimild at hækka útgjaldið og tá ið lógin kom og tá ið mann í tvey túsund og fýra longu valdi at lækka hámarkið tá skrivaði táverandi teir politikararnir ella tey tingumboðini sum vóru tá at mann mælti til at hækkaðu útgjaldið so hvørt sum ráð bleiv til tað so tann heimildin er longu har so tað er fyr sovit ikki neyðugt at løgtingið samtykki ta heimildina øh og eg vóni at tað verður ráð um ikki so
langa tíð til at gera tað nú barnsbarðarfarloyvi er longt til eitt ár takk ja takk so er tað viðmerkara
tann fyrst tí ið bjarni er kørað sum petersen ger so vælja takk fyri mær bjørt samuelsen hon hevur nakrar interessantu hugleiðingar og haldi eisini hon argumentera væl tað er kanska ein spurningur um grundleggjandi heimsmynd ella sjónarmið sum gerast galdandi í hesum førinum men tað verður til dømis argumentera í álitinum ella í viðmerkingunum hjá bjørt samuelsen og henni goldbjarnar at at at at menn taka ikki meir enn teir skulu ella hava rætt til og tað tað sum subteksturin er í tað sum subteksturin er í mínari verð er at tað er onkur málsetningur um um at teir at teir skulu taka meir ella mann skal broyta strukturar í forleinki av tí hvat sá bjørt samaninsin fyri sær sá hon fyri sær at tað varð verandi býtið varð verandi ella menn skuldu fáa meira marka til teir ella tað skuldu vera hálvtrýss prosent hendan við handan við hvat hvat sá bjørt samaninsin sum eitt ideelt býti fyri at fremja
javnstøðuna ja takk
ger so væl bjørt samulsen ja tað vttað vit síggja í norðurlondum tað er at tað javnasta býtið er í í svøríki og í íslandi og ein orsøk til tað er mátin mann hevur markaðbarnsbarfarloyvi tað el soleiðis at pápar pjøðast ikki at diskutera hesum arbeiðsgevara tí tær hava hjá rættindini arbeiðsgevarinir hava verið við til at samtykta soleiðis skal tað verða tikið undir við tí tað er góðkent mann kann siga samfelagsliga aksepterað eg havi upplivað einafyri nógvum árum síðani at tað var so í norra at ein djóralækni hann fór skuldi farið í farloyvi og so segði arbeiðsgevaðrin við hann ja fær tú bara í barnsarfarloyvi men tú pjøgst koma aftur altso tann gamal datankagongdin er enn og tí tosi eg um at mnn má broyta strukturar mann má broyta lønarlagið mann má broyta og tey ungu ættarligini far at gera tað altso um nøkur ár fær tað verða púra upplagt at tosað um at taka kvoturnar burtur men eg haldi sum støðan er í dag so átti mann at at marka tað javnari men framvegis havt sum vit hava í dag eina stóra pulju sum tey kunnu skipa sínámillum sum tey vilja men eg eri bangin fyriat mann tekur rættindi frá pápinum visi mann tekur burturmarkaðukvoturnar í dag tí tað ferð at merkit hassm tíðina er
tað at færri pápar fara í farlar ja takk so er tað
jensariasen sum fær eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður bjørt samuse ko kemur inn á heta her í sambandi við hvussu nógvir pápar fara í barsil og tað og at tað eru teir taka lutfassliga stutta tíð av tíðini eg trúgvi um tað er sjálvandi eisini nakað sum hevur við tað at gera við útgjaldi at gera otað hevur eisini verið komin fram eisini at tað eru nógvar kvinnur sum sum fara niður løn tá ið tær farar á barsil annars haldi eg tá mann tosar um at ta er líkasum etta rtað undirlikjandi um r líkasum tað borgarliga so má líkasum ímóti r eina sovorðnari skipan sum barsilsskipan tað er mann als ikki og fólkaflokkurin var jú við til at at at seta hesa skipanina í verk og eeg minnist meg rætt síða han eisini landsstýrismannin í í á økinum so at at eg havi sagt tað fyrr hetta er ein av teimum góðu skipanum og hetta er ein eitt av av teimum góðu gjøldunum sum ein arbeiðsgevar betalir til so at mann tekur fult undir við hesum her og eg haldi eisini t tað er tað er er rætt at mann fer inn og hyggur upp á skipaninag
fara nú á ja
takk so er tað bjørt samulsen sum fær orðið aftur ger sovæl takk fyri nei eg fari á ongan hátt at leggja tar borgarligu flokkarnar undir ikki velja barsisskipanina barsisskipanin er barn hjá távarhandi fullveldssamgonguni tað var í teimum góðu tíðunum tá ið tað varm mek gloyma seg eitt sindur heitari ímillum fólkaflokkinm og tjóðveldið fólkaflokkurin átti landsstýrisfólkið og tjóðveldið var eisini heitufortalarar fyri at fáa hesa skipanina so tað var eitt eitt øgiliga gott barn sum kom í heimin tá og líka frá teirri tíðini eg var journalistur tá ið mann lækkaði útgjaldið frá úr tað var heilt uppi um fimmogtretivu í tvey túsundogtveyta skipanin kom tað bleiv lækkað nokk skjótt niður í fimmogtjúgu og tá minnist eg at um sojonalisturn gjørdi samrøðu við umboð fyri samgonguna um hetta ikki fór at merkja at færri pápar fóru í farloyvi so eg eri púra samd við hens achareasen tí hava vit eisini fleiri ferð víst á at hetta hetta markið má hækkast sum framsókn eisini gera í hesum uppskotinum men tað krevurt soman í ráð til ta í barnsgrunnum og higartil hevur mann valt at brúka fíggjarorkuna til at leingja skipanin og tú nú haldi í næsta stigi er at hækka
hámarkið og eg hopi at vit eru samd um tað ja takk so er tað edvar jon
edva jacobsensum fær eina viðmerking ger suvæl takk fyra harar formaður ja hetta hetta málið sum er eitt sindur tvídeipp tí at eg haldi persónliga at mann skal vera atað er vandamikið at taka allar vikur vekk at at at kvinnan hevur tildeilt tær fyrstu fjúrtan vikurnar og men so hevi eg eisini ofta úttalað meg hevði eisini viðmerki til at hevði hesi orði til fyrstu viðgerð at eg havi ikki fortreð av at mann kundi deilt ressuna har síggja vit kanska eitt sindur ymiskt p á tað tí at eg haldi sjálv at familjan líkasum eftir teirara familju minstri kann fáa brúkt vikurnar sum sum soleiðis sum tað passar hjá teimum akkurát tað við útgjaldinum tað hevur verið leingi nú t eg verið fimmogtjúgu og tað er ikki bara tað at mennisj taka men tað er eisini tað merkist eisini í dag veruligani at fimmogtjúgu túsund eisini viskvinnan tekur ha tí at lønarlagið er soleiðis men heldur fimmogtjúgu og av fingið ta heila árið tað haldi er fantastiskt so tað er ettsindur samansett men e ímyndi mær at tað ver eitt men kemur at hyggja uppá framyvir tað er at sum eitt tað fyrsta tað er upphæddina

ja takk ger so væl bjørt samulsen takk fyri ja edvar jacobsen segði tað so væl tað var tað eg royndi at orðsetta at í øllum førum eein stónokk so stórur partur av teimum borgarligi hava einki ímóti at taka pápakvoturnar burtur eg haldi ikki at mammukvoturnaregi sama undirtøka fyri at taka burtur frá teimum borgarligu og men tað erikki øll borgarligu eg vil generalisera her slett ikki tað eru fleiri vit ru vit eru eisini onkur borgarligr ikki borgarligur sum eru samd í hesum áli men eg haldi ikki at mann skal undirmeta týdningin fyri pápar altso vit vit mugu helt iki lata sum um at tað ikki eksisterar at helvtina av børnunum í dag verða fødd uttan fyri hjúnabarnum og ein partur av teimum verða ein dáfødd av foreldrum sum ikki liva saman altso eittaavstað haldi eisini vit hava eit sindur skyldi so leingi støðan er sum hon er í samfelagnum í dag at stuðla upp undir rættindini hjá pápaum eg havi hug at nevna tað tí eg haldi øgiliga fá taka tað inn í hetta kjakið tað hevur ikki einki at siga tá ið mann skal fáa rættindini í mun til tá ið mann ikki livir saman til síni børn ella børnini fá rættind til bæði foreldri at mann kann dokumentera og argumentera fyri at mann faktisk hevvur í partur av umsorganini heilt frá
barnið var á pinkubarn takk fyri harra formaður ja takk so er tað næsta røða tað verður ingilín didrisen strøm ger
gsu vætakk fyri harra formaður ja øh eg skilji væl at mann ynskir at veruleiki hann skal vera at visu vit lata tað vera upp til fólk sjálvi upp til foreldur sjálvi upp til ja fólk sjálvi so ynskja øll javnstøðu og at fólk kunnu kasta allar samfelagsnormar og mentanarliga bygnaðir av sær og knappliga fara at deila barsilin tí vit fáa eitt uppskot har sum kvoturnar verða avtiknar um mann hækkar markið fyri útgjaldið tað vildi ynskt men eg haldi at tað eru fleiri ting sum vísa á at tað ikki er soleiðisnar grundleggjandi so komu barsilsskipanin jú tí ativit sum samfelag viðurkendu at kvinnurnir tær missa tilknýti til arbeiðsmarknaðin tá ið tir fáa børn barsisskipanin ger tað sostatt møguligt hjá kvinnum at fáa børn og samstundis varðveita tilknýti til arbeiðsmarknaðin men í mun til javnstøðu so er barsilsskipanin soleiðis sum hon er í dag bæði ein hetja og ein skálkur tað er ongastaðni í verðini har sum menn og kvinnur taka sama lut í barbarsilsfarloyvinum og í teimum londum har men taka bara eitt sindur størri lut har er tað í londum har mann hevur lóggivið pápahvodur til dømis í íslandi í føroyum har er tað bara umleið tíggju prosent av pápum sum taka farloyvi og kanningarnar úr grannalondnum hjá okkum tær vísa at størsta orsøkin til fíggjarligan ójavna ímillum kvinnur og menn í dag tær stava av at kvinnur fáa børn í danmark so forvinna kvinnur sum ikki fáa børn tað sama sum menn meðan kvinnur sum fáa børn missa tjúgu prosent í teirra lívsinntøku tá teir fáa bara eitt barn tí teir fara í barsil taka sjúkradagar við børnunum og so framvegisfyri menn so hevur tað onga ávirkan á lívsinntøkuna at fáa børn hyggja vit eftir tølunum so skal mann ikki vera nakar hagfrøðingur fyri at skilja at okkara mentan í føroyum hon er soleiðis tillaga at mamman passar børn í størri mun og pápar arbeiða í størri mun so tað er øgiliga ringt at kasta tey spjølgini av sær og og taka eina eina eina avgerð sum vit øll yngstu at fólk kundu taka sjálvi og eisini skulu taka sjálvi og at tað líkasum loysti javnstøðutrupulleikan í barsilsskipaninr av sær sjálvum men eg haldi bara at tað er for nógv sum peikar upp á at tað ikki fer at henda um mann kann eisini venda hesim mótu kanska tí búskaparliga jú fleiri fólk hava tilknýti til arbeiðsmarknaðin jú sterkari er okkara búskapur og tá ið bæði foreldur taka sín part av barslinum tá er tá er tilknýti til arbeiðsmarknaðin hjá báðum foreldur foreldrum sterkari enn tá mamman kanska fær ja ivast og er minni í arbeiðsmarknaðinum tá ið hon skal taka stóran part av bartinum kanska enntá við fleiri børnum yvir fleiri ár kanningar vísa eisini at tað hevur eina jaliga ávirkan á heilsustøðuna hjá mannfólki at vera í barsil tað vil siga at tað er gott sosialt og eisini fíggjarliga fyri okkum sum samfelag so eg skilji ótrúliga væl at mann ynskir at vit skulu vera samfelag har sum javnstøða kemur av sær sjálvum og tað vildi so sanniliga sanniliga eisini ynskt at vit kundu verið men eg haldi ikki at tað er at síggja veruleikan í eyguni tíverri eg haldi ikki at barsulin av sær sjálvum verður býttur ímillum foreldrini tað haldi e at vit síggja íøllum londunum rundan um okkum har sum vit hava barsulsskipanir og har sum vit síggja tað einasta sum ger at barsulin verður deildur tað er tá mann hevur hasar kvotura hrn
meni takk fyri harra formaður ja takk sor ag
strongdar takk fyri har formaður eg haldi tað stendur nokk so greitt at at undirritaði og ingilín didriksen strømaðu kanska nokk so ymisk perspektivir upp á hetta her ella kanska ymiskar heimsmyndir tá tað kemur til fatanini av kyni og samfelag og so framvegis men altso hetta byggir jú egingliga upp á at mann vil broyta normar og kulturar og strukturar vísir skilja ingil dideriksens rætt tað vil siga at mann heldur seg vita hvat er tað tað betra samfelagið enn tað verandi og so leggur mann tað til rættis eftir tí hvar ið øllum hesum liggur tað tað tað persónliga frælsi og onkursvegna tað at vit kunnu taka avgerð út út frá einum upplýstum grundarlagi og eru varug av teimum kreftum sum trýsta og toga okkum hendan vegin og handan vegin tað stendur í hesa norðurlendsku kanningina millum annað at menn sum taka longri farloyvi eru minni sannlíkir til at hava traditiónellir

eg vildi trú tí at vit øll íløgtinginum meira ella minni kundu vera samd í at javnstøða er nakað sum vit upp á ein ella annan máta øll ynskja og kunnu taka undir við tað eru fleiri ferðir prógva at tað bæði fíggjarliga og sosialt er ein seitt sterkari samfelag har sum vit hava meira javnstøðu eg haldi tað at vit grundleggjandi øll skulu hava sama rætt og at eingin skal trælkast av sínum uppruna og tað haldi eg kanska er tað sum er akkurát ta grundleggjandi í mununum ímillum ja okkara
tó tónarmiðið á hesum her økinum takk fyri ja takk so er brotskygd í enda um farið verður undir akfarið
ja so fara vit at atkvøða í løgtingsmálni nummar hundrað og átjan og her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða í málini soleiðis sum tað varð lagt framger so vælja so eru vit liðug at atkvøða málið er fallið tað er tríggjar atkvøður fyri sjeyogtjúgu ímóti og eingin er blonk so er hetta málið avgreitt falliðja so koma vit til løgtingsmál nummar hundrað og einogtjúgu tað er onnur viðgerð tað er uppskot til samtyktar um at áseta hvør myndugleiki hevur ábyrgd av heimleysum í føroyum og hvør biður um orðið ja tað verður annika olsen sum fær
orðið fyrst ger so væl ja takk fyri harra formaður ja hetta her er álit í uppskotinum til samtyktar um at áseta hvør myndugleiki hevur ábyrgd av heimleysum í føroyum tað er hervur posstóttur løgtingsmaður vegna tjóðveldið sum hevur lagt málið fram fimta mars tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann ellivu tan mars tvey túsund og einogtjúgu er tað beint í trivnaðarnevndina un nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann seksogtjúgunda mars og tann sætta apríl tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri herbergi kommunufelagið kali joholm johannessen landsstýrismann saman við landssjúkrahúsinum og spet mersetis gunlestóttur landsstýrismanni uppskotið hevur sum endamál at heita á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um at áseta hvør myndugleiki hevur ábyrgd av heimleysum og at gera eina ætlan fyri at basa heimloysi undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin uni rasmussen annika olsen rósa samuelsen og erhard joensen hevur hesar viðmerkingar fyri porker samtyktu løgtingið ein bústaðarpakka hvørt endamál er at loysa bústaðartrotið í føroyum og tað er løgtingsmál fýraogtrýss við fýra hundrað og hálvtrýss milliónum krónum fingu bústaðir heimild at fara í samstarv við byggifyritøkur peningastovnar persjónsfeløg við meira um at byggja bústaðir kring alt landið í álitinum mælti meirilutin í trivnaðarnevndini til at endurskoða bústaðarpolitikt landsins frá tvey túsund og tólv og dentur varðu lagdur á júst hesar sosialar íbúðir ella við øðrum orðum íbúðir til heimleyis í álitnum skrivaði meirilutin soleiðis sum nakað nýtt verður eisini heitt at bústaðir um at fáa til vega eitt tal av sosialum bústøðum sum umframt tær íbúðirnar sum felagið tillutar gjøgnum almannaverki skulu eyðmerkjast til fólk sum hava ein bráðfeingis tørv tær sosialu íbúðirnar skulu raðfestast umsitast og tillagast í samstarvi við kommunalar myndugleikar meirilutin metir tað somuleiðis verða neyðugt at avlýsa heimloysið nærri tí stundum verður tosað um bólkafólki sum ikki megnar at búgva í einum vanligum bústaði og stundum verður tosað um heimloysi í sambandi við at fólk av ymsum øðrum orsøkum ikki hava sín egna bústað hesin seinni bólkurin eigur at kunna koma á ein serligan lista hjá bústøðum av tí at løgtingið júst hevursamtykt bústaðarpakkan og arbeitt verður við at endurskoða bústaðarpolitikk landsins við atliti av heimleysum metir meirilutin at landsstýrismaðurin í almannamálum og bústaðir skula fáa høvi at arbeiða víðari við hesum við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá
at samtykkja uppskotið takk fyri har farnar ja takk fyri og
næstu røðari er hervur polstóttir ger suvæl takk fyri harra formaður minnilutin sum er siri stenberg eykun samuelsen og eg sjálv hava hesar viðmerkingar tað er ein av okkara fremstu uppgávum at tryggja at øll hava góðkor at liva undir okkara vælferðarsamfelag byggir á at vit lyfta í felag og vit lofta teimum ið ikki megna tað sjálvi tað er ein góð skipan sum eisini skapar javnað í samfelagnum men te r ein veikleiki í okkara vælferðarsamfelag tá fólk detta niðan í millum og gerast heimleys vit hava enn eingi almenn tøl fyri hvussu útvatt heimleisi er í føroyum tað er ikki nøktandi bústaðarneyðin í føroyum er stór og skapar hetta ótólandi støður fyri nógvar borgarar vit vita um fólk ið liggja á sjúkrahúsinum leingi eftir lidna viðgerð tí eingin bústaðir eru at skriva útskiva tey til vita at fólk reika frá sofu til sofu tí tey ikki fáa fastan bústað til sín og familju sína vit hava í miðlunum seinastu árini hoyrt nógvar ymiskar søgur um ótolandi og keðiligar søður viðvíkjandi bústaðarneðini at basa heimloysið hendir ikki eftir einum degi eitt týdningarmikið stig er sjálvandi at nóg mikið av bústøðunm eru men vit mugu eisini viðurkenna at tað krevur ein krevur meira at bæsa heimloysið tað krevur ein strukturellan innsats at loysa hendan trupulleikan esensurin í hesum uppskotinum er nógv størri enn bara at byggja fleiri bústaðir tí avleiðingarnar fyri tey ið eru á hesari støðuni nú eru stórar tað er neyðugt at vit endurskoa bústaðarpolitikk landsins men tað er sanniliga eisini neyðugt at vit seta okkum sum mál at í føroyum skulu eingir borgarir verða heimleysir tí mugu vit hava eina ætlan fyri at basa heimloysi bæði stutttíðarmál og langtíðarmál umframt at vit áseta hvør myndugleikir hevur ábyrgdn av teimum i á ymiskum orsøkum gerast heimleys hesir mugu loftast so tey ikki enda í langtíðarheimleysi sum vit vita kann hava enn størri og álvarsligar trupulleikar við sær í einir ætlan um at basa heimloysi kann dentur millum annað leggjast á at allýsa orðið heimleys at gera eitt greitt ábyrgdarbýti at styrkja og økja um samstarvið millum tað almenna og sjálvbodnu sosialu felagsskaparnar at tryggja longur varandi bústaðir men eisini fyribils loysnir við fyribils bústøðum náttarabýlum tilhaldsstaðið við meira og at menna hjálpandi tilboð og so framvegis í einum so ríkum landi sum føroyum eigur tað ikki at koma fyri at fólk gerast heimleys tí eiga vit at gera in aktivan og stóran innsats fyri at basa heimloysið í føroyum við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undirv málinum og mælir løgtinginum til at sam
há uppskoti eg hetta her aðru ferð ati eg havi lagt hetta uppskotið fram nú havi eg gjørt tað eitt sindur víðari við eisini koma við einari ella heita á landsrúm im at fáa eina ætlan um at basa heimloysi ið harmist øgiliga nógv um at tað verðir felt enn einaferð men tað er komi nokk so greitt fram at samgongutingfólk ynskja ikki at mann áseti hvør myndugleiki hevur ábyrgd av heimleysum men eg harmist øgiliga nógv um at mann ikki onkursvegna kundi havt fingið eina semju um at í minsta lagi heita á landsstýrið um at koma við einari ætlan um at basa heimloysi tí tað krevur at mann fer drúpt inn í málið um an setir sær nøkur mál um at kanna hvør trupulleikin er fyri atbasa hesum forferdiliga trupulleikasum vit hava í føroyum hvørt mann er samdur um at at heimloysið skal vera eitti smalt ella breitt hugtak so er veruleikin tann at tað eru fólk sum hava vanligu arbeiðir tveimum inntøkum eisini hava vanlig størv sum ikki megna at betala tá tað kostar at búgva á føroyska leiðumarknaðinum og tá eiga vit at trakka inn p á onkran máta fyri at hjálpa teimum soleiðis at kemur fyri seg at børn reika frá sofu til sofu ella tey búgva í bilum ella í kampingvognum ella p á ongan máta hava ein fastan bústað og flyta kanska fleiri ferðir um árið ella hvørt ár tað kunnu vit ikki bjóða børnum mann veit at tú hevur stórar avleiðingar bara fyri teirra bæði fyri teirra skúlalív og teirra teirra frítíðarlív men eisini fyri teir uppvøkstur at tey ikki hava eitt trygt stað sum tey kunnu kalla sítt heim so eg harimimest øgiliga nógv um at uppskotið verður felt einaferð enn einaferð ja takk fyri harra formaður j so er ta viðmerking
bjørt samuelsen takk fyri tær formaður stórt herðaklapp til herður pállstøttur sum aftur og aftur tekur hetta evnið upp um heimleys eg haldi at tað undrar meg eitt lítið syndir at mann í mentanini ikki velur at taka undir við hesum her uppskotinum hetta er eitt mál sum vit áttu at staðið samanum óansaka hvørør kom við tí og eg fær spyrjaðar har hevur pálsøtur um hon heldur at at tað sum ætlanina altso argumentatión fyri at mann ætlar at gera nakað við tú so er tað heldur herður pálsøtur at nakað ítøkiligt nakað konkret fer at henda sum gera henda samtyktina ikki neyðug í dag ella heldur hevur pálsøturtur á støðanum í tann at løgtingið veruliga átti at sendið greiðboð send greiðboð til landsstýrið um at samla løgting
yrkir at mann ger nakað við støðuna hjá heimlesu
takk fyri eg dugi ikki tat síggja at að at mann ætlar at gera nakað fyri at basa heimloysið at mann aktivt ætlar frá landsstýrissíðu at fara inn og basa heimloysið mann grundgevarður frá meirilutan nevndini við at mann eisini hevur samtykt bústaðarpakkan fyri at byggja fleiri bústaðir men tað tekur altso tíð at fáa bygt bústaðir og her eru fólk sum standa í hesa støðuni her og nú vit mugu upp á onkran máta hjálpa teimum og tí haldi eg at tað hevði verið rætt eg haldi kanska ta eit sindur smáligt at ikki samtykkja uppskotiðmen eg haldi tað hevur rætt at løgtingið sendi greiðboð til landsstýrið um at løgtingið ynskir ikki at vit hava heimleys heimleys fólk í føroyum o tú skal má seta
fult inn fyri at basa heimloysi takk fyri
jóhannes joensen takk fyri harra formaður ja eg eri púra samdur við hervur polstóttir í at at hetta her líkist ongum at vit í einum so ríkum samfelag sum føroyar hava trupulleikar við at geva øllum tak yvir høvdið eg havi víst á ta fleiri ferði eisini við at fólk liggja á sjúkrahúsinum sum eisini ver vístur her í í í uppskotunum at at tað eru fólk sum ikki sleppa heim tí taongrastíðna at vera og mann hevur onnur dømi eisini elai bara at spyrja hervur polsdóttir um um tað er rætt um vit gera rætt tá vit raðfesta skattakrónurnar tá vit ikki brúka skattakrónurnar til tað sum er allarmest neyðugt í samfelagnum

ja tá ið fólk koma tað má vera ein dani sá hasa støðuna a koma í at standa uttan bústað at vera heimleysur kanska eiksi serliga vestum mann hevur børn so tá tá ið vit hava fólk sum koma í ta støðuna og vit ikki megna at hjálpa teimum frá landsi síðu so merkir tað vit raðfesta ikki pengarnir nóg væl tá i vit ikki raðfestadey til
e røttu fólkini takk fyri
so er tað pállareynartøkan ja takk fyri formóðarin eg fari at takka høvur hon postað upp fyri at fyri at arbeiða fyri hesari søkini tí hettar eru tíverri ein av samfelag sínum skugga síðum tað eru ofta syndarliga mánalagnir sum liggja aftan fyri at fólk enda í støðuni tað kunnu vera tú og eg tað kunnu vera onkur heilt annar triðja ella fjórði sum enda í hesari støðuni og ein lærasavrasavn so er tað eisini ein greið afturspegling av tí samfelag sum vit liva í at tá ið vit framvegis hava hava fólk sum sum eru heimleys eg setti sum landsstýrismaður fyri tjúgu árum síðan tær fyrstu tvær milliónir krónur av til til eitt býli til til heimleys tíverri hevur samlaða politiska skipanin gjørt alt for lítið fyri at fáa hjálpt hesa
-borgarin vil siga takk fyri
hervør polstóttirja tað eru ymiskar orsøkir til at fólk enda í heimloysi tað kunnu vera sosialar avbjóðingar sum mann hevur men tað kann eisini verða tilvild at tú brádliga stendir uttan bústað tú kanska verður koyrdir úr tí bústaðnum tú hevur leigað at tað kundi vera øgiliga nógvar ymiskar orsøkir og tað vit vit hava einki tøl vit hav ikki almenn tøl fyri tað og tað eg havi fingið vitað frá landsstýrinum at tað tað skulu gerast tølfyri tað og at tað fór ikki at takast langa tíð men tey ertu ikki komin ennmen men tá vit eggjaso bregga okkum av at vit hava eitt so øgiliga gott samfelag ogat í føroyum hava øll tað gott so kannmann bara staðfesta tá vit statvek hava alsins fólk sum búgva í heimloysi og børn sum búgva ella sum eru í heimloysi so eru tað nakrar síður sum vit ikki fara at halda okkum
vil og tað eigur løgtingið at gera takk fyri ja so er tað eyðgunn samuelsen sum fær orðið gjørt væl
ja nú tekur meirilutin so ikki undir við hesum her uppskotinum um at hvør myndugleiki hevur ábyrgd av heimleysum í føroyum og at gera eina ætlan fyri at basa heimloysi tað sum verður sagt frá minnilutanum er at hetta her við at mann nú í samband við bústaðarpakkan hevur ásett at mann skal bústaðir skulu fáa til vega eitt tal av sosialum íbúðum ella bústøðum afturat og at mann so skal fáa fáa kommunurnar og og ella í samstarvi við kommunum kommunala myndugleika skal mann umsita hso íbúðirnar mann kann siga alt gott um tað tað var eisini ta viðmerkingina høvdu vit eisini í meirilutanum í okkara áliti og tað er gott at tað kemur við men tað loysir ongan trupulleika her og nú h tað er eitt øgiliga kann mann siga langstygta prosjekt okann mann siga tí at fyri tað fyrsta so so skulu bústaðir nú aftan á ati hesin pakkin er samtyktur fáast upp at koyra og mann skal samráðast við privat og mann skal gera eina rúgvu av tingum har mann hevur hoyrt í fjølmiljum at stjórini bústøðan sagt at kanska um eini tvey ár beginnur okkurt at henda so at tað loysir einki her og nú og hin parturin at mann sigur at endurskoða bústaðarpolitikk landsins í við atlit at heimleysum alt gott um tað tað halda vit eisini at mann skal gera men tað er ikki allur trupulleikin við heimloysi sum verður loystur við bústøðum tað er sjálvandi ein stórur partur av trupulleikanum hjá teimum sum í dag uppliva hetta men vit eiga ikki at hava eitt samfelag har fólk verða heimleys vit eiga ikki at hava eitt samfelag fólk detta niður ímillum og tí gevur tað kanska siga bara hálva meining at at nevna hesi tingini tí at tað má fylgjast upp við einari ætlan um hvussu mann skal basa og fyribyrgja ikki minst heimloysi og tað er tað sum hetta uppskotið eisini leggur upp til hjá minnilutanum at mann ger eina ætlan at mann tekur støðu til meira enn at skula útvega nakrar bústaðir at mann finnur út av hvørja er tað vit tosa um tá vit tosa um heimleðis hvørjir bólkar hvati hvussu skulu trupulleikarnir hjá teimum loysast hvør skal hava ábyrgdina tí tað kann jú vera ymiskar orsøkir og ymiskar loysnir hvussu kann mann styrkja og økja um samstarvið millum tað almenna og tær sjálvbodnu sosialu felagsskapirnar sum gera stórt arbeiði innan fyri hetta øki og so skal mann eisini kunna hava nakrar fyribilsloysnir við fyribilsbústøðum til dømis verður nevnt her til á støð náttarbílir og so víðari hvussu fyribyrgir mann hesum trupulleikan at hann hendir aftur tað er minst líka so stórur partur av tí av tí sum at vit sjálvandi eisini her og nú vissu vitp á nakran máta kunnu skulu hjálpa teimum sum í dag standa í hesarstøðuni tað haldi er rættiliga viktigt og alt gott um sum eg siga at mann hevur nevnt hesi tingini í álitinum til bústaðarpakkan men hevur meirilutin nakra trygd fyri at hetta málið so verðið tikið upp soleiðisnar sum mann hevur hevur sett tað inn í viðmerkingarnar nær fer mann at endurskoða bústaðarpolitikki nær verður tað liðugt hvat er arbeiðssetningurin fær mann at taka eg vildi hildið at tað var so upplagt at taka hesi heri tingini sum vit nevna í í hesari ætlanin um at basa heimloysind at mann kuhevði tikið teir proplematikkirnir upp samstundis og at mann líkasum samtykti tann partin eisini so at mann vísir at ja vit vilja loysa loysa hendan trupulleikan ikki bara an tann partin sum snýr seg um at fáa tak yvir høvdið sum vit øll allir borgarar í hesum her samfelagnum jú hava rætt til tí at tí at spurningurin er so er so nógv størri enn enn enn mann kann siga í gásareygum bara hettiher við bústøðum sjálvt um tað hjá teimum sum standa og manglaei bústað fyllir tað sjálvandi alt og tað er ikki í ordan at fólk mangla bústað men visu vit ikki kompinera tað við at vit eisini gera eina ætlan og fyribyrgja at tað ikki hendir so blívur tað við at vera ein trupulleiki í okkara samfelag vit hava tosað so nógv um nullhugsjónina í samband við kynslagandi ágang í sambandi við neyðtøku samband við fleiri onnur ting síðstu dagarnir men vist mann onga ætlan ger um hvussu mann kann basa heimloysi so kemur mann heldur ongantíð á mál ella í í tí tí spurninginum heldur so tað haldi eg hevði verið tænt løgtinginum at mann tók undir við tí breiðara breiðara uppskotinum og uppskotinum hjá ella álitinum hjá minnilutanum har mann tekur hond um alla
tann trupulleikan takk fyri harra formaður
edva jacobsen her ena viðmerkingtakk fyri harra formaður ja heimloysið eru fyri s nógv eru øliga samansett í tí man sig tá mann tosar tað hvat er tað rundan um til dømis hevur hevur spurt eitt sindur inn til hetta her rundan um eitt nú sum bara nevnir eitst herbergi her illa kanska glorea í klaksvík til dømis so so hevur tað verið sagt og tað eru eisini fólk sum hava rættiliga tætt tilknýti til sum siga at fyri fyri fyri ein part av harr herbergi verður verður týdningarmikið styrkt og man sigar tær sangur teir teir kunnu lata tí tað er akkurát sum har hjálpin liggur hjá hjá nøkrum og nøkum undir tí tí haldi er spennandi at fáa bústaðarpakkarnar virka at vita hvat ið ið ta kann við samarbeiða við kommunurnar hvat kann mann gera har tí tað er ein øgiliga øgiliga samansettur

eygun samelsen ja takk fyri harra formaður ja tað er nettupp tað sum henda ætlanin her leggur upp til at netupp tekur støði í at hetta er ein øgiliga samansettur trupulleiki og tí er tað at tað er kanska nokk so viktigt at avlýsa hvat hetta snýr seg um tað eru ymiskir bólkar sum eru heimleysir av ymiskum orsøkum og tí kanska hjálpin sum tær skulu hava eisini er ymisk tí tí er tað nettupp tað setta upp í hetta her hjá hjá áliti hjá minnilutanum og at mann eisini tekur upp at tað er tað er gott at vit hava bæði herbergi og lorea og tað er tí man hevur viljað roynt at gjørt nakað við hendan trupulleikan fyri tey sum eru heimleys men tað tað tað er absoluttrelevant at ati hyggja eftir hvussu mann kann styrkja tað samstarvið og hvussu mann kann styrkja teir stovnarnir eisini og tað trúgvi eg ikki at mann ger bara í gásaregin við at útvega fleiri sosialar bústaðir tað er nettupp tí
hava eina ætlan takk fyri harra formaður ja takk fyri so fær torbjørn jacobsen orðið

nú var tíðin har
jóhannes joensen er eina viðmerkingtakk fyrihara formaður ja torvar jakobsen kemur inn á at at hvør ábyrgdina eg hugsi at land og kommunur hava ábyrgdn eisini tí at vit hava ymiskar bólkar og og fleiri av teimum eru bólkar sum eru sjúk ella sum hava liðið í sjúkra tidømishjá sjúrahúsinum aðrastaðni og skulu havsta hava bústovna tilboð ella ein ein bústað og tá eingin er av at fáa so eiga vit sum myndugleiki at skapa tilboð og skapa tænasturnar ella bara vitum torma jacobse er ikki samdur í tí tí at vit kunn ikki lata alt yvir hendurnar á á øðrum

tú dugir ikki at ganga fyri
siristenberg takk fyri harra formaður ja hetta er ein alheims trupulleiki og mann sær tað heimsins ríkastu londum at seta í øllum høvuðsstigum haldi eg visti mann fær ferðast eitt sindur eg eri nokk so samd t eri faktiskt rættiliga samd í tí at tey sum duga at møta hesum borgarunum at tað er teimum mann eigur at stuðla á tí ei eini síðu men hinvegin so haldi eg eisini mann eigur at gera sær ætlanina fyri hvussu mann kann basa heimloysið soleiðis at mann hevur kanska eina sosialpolitikk sum røkkur betri út av kontórinum altso sum er úti ímillum fólk og ikki meira ikki bara málsviðgerð at tað kundi verið ein partur og so er tað tann parturin tá tað kemur til at tað er trupult at fáa útskriva sjúklingar sum tað eisinihevr verið nógv frammi har er tað hvussur mær vitandi almannaverki sum er ein stóran part av tí ábyrgdini so so har kann mann eisini gera nakað við tað eg haldi er nógv broytt síðani tað er hvussur broyttligtat betra síðan eldraøkin út á kommunurnar at at tað liggja ikki nógv bía eftir kommununum men tey bíða

so er tað djóni nols joensentakk fyri harra formaður ja eg púra samdur í torvin jacobssen tá ið hann fór fram hesi sjónarmiðini og og hetta er kompleksitetin í hesum her tí at tað eru ikki nøkur einfalt loysn upp á hetta her og og land og kommunur ja eg haldi at fyrst ogfremst er tað ein lands uppgáva men vit dugu upp á felagsskapur sum ger eitt kemtiarbeiði gott arbeiði men so koma vit í tær delemmag hesir felagsskapir teir eru rúsfríir tú skal ikki koma v vita á hitasøðu til dømis í havn har kunnu viðkomandi persónar ikki koma inn við við fløsku eltil dømis og so sita teir her niðri í býnum staðin fyri taðvilsi at tað reisir eisini nakrar altso men men altso eg hugsi tá eimum taka heimli so taka vit allan pakkan vit taka okkum væl av teimum í altso í í hita sum menniskjur taka vit okkum av teimum men tað eru nakrar ávísar nøkur mørk sum vit eisini skulu
altso skal tað bara halda áfram ella skulu vit hjálpa tykkum bara til ein vist ella ella ikki ikki fullan pakka eg veit tað eru nógvir spurningar og tað er eingin einføllur

nú var tíðin farin takk fyri ára góðanir ja so er tað
fyri harra formaður til viðgerðar er eitti uppskort til samtyktar frá hervur polsdóttir um at áseta hvør hevur ábyrgdina av teimum heiliglesi í føroyum

gott at eitt sovort uppskot kemur fram

heimleysi sum okur tdagligt síggja her í í nærumhvørvinum millum annað rundan um løgtingið er bara ein lítil brotpartur og kanska tað mest karrága andlitið av heimloysinum í føroyum yvirhøvur fleiri av veru inni á at tað er ein samansettur trupulleiki og tað eri eg fyri sovit púra samdur í heimloysi hevur nógv andlit tað sum okur síggja her beint framman fyri okum tað er so eyðsýnt og tað kunnu okur kanska fyri halda okum til mmeðan tann parturin sum okur ikki síggja og sum er líka so tætt við er kanska tann sum er akkurát líka syndarligur og líka trupul at hava við at gera og kanska enn ov meira trupult at hava við at gera tí hann er ikki so eyðsýnligur beint framman fyri okum men tað er eingin ivi um at eitt samfelag sum hevur eitt eitt so stórt og ríkt inntøkugrundarlag sum tað føroyska ati okur skulu sita og diskutera um hvør hevur ábyrgdina av teimum sum detta niður ímillum tað er egentiligani eitt sindurtað er eitt paradoks í tí tí at grundreglan er í vælferðarsamfelagnum er úti lukkandi og altso er eina ov áloynað at samfelagið skal lofta teimum sum ikki megna tað sjálvi og sum av ein og hvørjari orsøk detta niður ímillum so ella so tá ið mann tosar um heimloysi í breiðari merking so er tað so kann tað vera nógvar ymiskar

sum kann standast av einum nøkrum so banalum sum einum hjúnaaskilnaði tað kann vera

ung sumsimpultenn tá tey skuldu til a fótast úr lívinum ikki hava nakað stað at fara í tað kann vera fólk sum av øðrum sosialum orsøkum koma út í óføri tað kann vera av rúsevnum rúsdrekka so so altso tað tað hevur túsund ymisk andlit

uppskotið líkasum botnaðír hvør skal taka hvør skal taka ábyrgdina av tí og og í mínum hugaheimi er tað eingin sum helst ivi um at tað er altso tað almenna tað er ikki kommunurnar ta er landið ið skal hava ábyrgdina av hesum her og hvussu kann mann so tað hvørji hvørji amboð hava okur til tað jú øokur hava millum annað eitt amboð sum eitur bústaðir bústaðir er væl tann stovnurin sum sum okur so ella so bústaðarpolitiskt hava at fyri at halda okkum til og eg haldi at tað er í tí álitinum sum kom frá meirilutanum í bústaðarpakkanum so so er tað í hvussur rættiliga greitt ásett hvat ið ynski frá meirilutanum var tað var at bústaðir skulu til at útvega eitttal av sokallaðum sosialum íbúðum

grund til at trúgva at teir ikki fara at gera tað tá ið mann nú greitt politiskt hevur sagt at tað er nakað sum mann vil hin vegin so haldi eg at tann sosial politikkurin sum mann til ein og hvørja tíð rekur í landinum hann skal líkasum vera bulurin í hvussu fyribyrgir mann at fólk koma út í eina støðu hvar ið tey ikki eru før fyri at alda ein altso egnan bústað okur mugu ikki gera tað soleiðis at mann tekur alt innsitament frá fólki men tað skal vera soleiðis at sosialpolitikkurin skal kunna lofta fólkið soleiðis at tey klára at seta seg fyrri ein bústað og at behalda hann og halda

tann partin sum snýr seg um tey sum kanska ikki koyra heima hjá forelsgjurnarherðunum og norðuri í hjá hjá ið skuldi eg glor í klaksvík so er tað tann nógv størri parturin og eg haldi at tað er líkasum tann partin ið mann her inni skal fokusera meira upp á enn hvat mann hevur gjørt sjálvandi skulu okur taka tann partin sum presurnar hern og ávog og og teir sjálvbodnu felagsskapirnir har skulu okur stuðla teimum í at upprathalda ta virksemið sum tey hava tí tað loysir ein stóran trupulleika men tað er tann í vavi er tað tann minni trupulleikin

so gott hevur postdóttur at tú reisir hettar her á løgtingið og eg haldi at eta hetta her er nakað sum absolutt er relevant og sum til ein sum til ein og hvørja tíð skal takast alvorligt og serliga av almannamálaráðnum tí tað verða tey sum so ella so skulu til at lofta teimum tá ið tey snáa men hin vegin tað skal gerast líka sum í í tveimum tað eina tað er íbúðarpolitikkurin hitt er sosialpolitikkurin sum so ella so skal ganga upp í eina hægru eind og tað er altso mislukkast higartil tí hava okur henda trupulleikan men eg havi eina vón um at saman við lógini um almannatrygd og tænastur og tí nýggja bústaðarpakkanum so hava okur í hvussu so er møguleikan til at adressera henda trupulleikan og gera nakað við hann og so er tað bara ein spurningur um eina ferð afturat um okur fáa skipanina til at virka soleiðis sum hon skal og um tað er ein vilju inni her til at játta teir pengar sum so hoyra til at fáa hesa skipanina til at virka tí uttan pengar so hava okur onga skipan men í nøkrum førum so hava okur hvussusveri sæð at sjálvt við pengum so fungera skipanirnar ikki men tað mugu okur so sanniliga akkurát akkurát á hesum økinum syrgja fyri at
koma til takk fyri forkvinnan ja takk her vóru nakrar viðmerkingar
leiri edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja sum erard joensen er so er hetta eitt veruliga samansett men tað tað er bara tað tað samasett betíðir ikki at teg ikki eksisteraði og tað er í allir munirin tá ið vit høvdu bústaðarpakkar fyri so so ynsktu vit og skuldu og vildu hava ta ta viðmerkingina inn øgiliga greitt at bústaðarparkin eisini skal umfata í tann mun tað ber til tey sum sum veruligani hava hava avbjóðingar við at fáa eina íbúð og tá kann mann ikki tosa um tær heilt stóru og dýru íbúðirnar men at tað er kanska eitt annað slag íbúð soleiðis at at tað lesur seg gera og so er tað eisini onnur sum kanska allas títt lív hava møguleikar fyri at fáa íbúð men tey megna ikki tað at at fasthalda eina íbúð og tá er tað eg sum nevndi í áðni tá er tað kanska glorið og herbergme terrara loysn og líkamikið hvat fyr virtúv a bjóðaðr teimum so enda tey ein fjúrtan dagar aftaná úr henni aftur tí tí tey megna ikki lívi uppá handan mátan tí skal

ja takk ja takk fyri frú forkvina júst so edva jacobsen hasin trupulleikin viðvíkjandi teimum heimleysini sum eru her mann kan siga sum hava tað allarringastu støðuna tey skulu okur tey hava okur skyldi til at geva teimum tak yvirhøvdið sjálvandi av tað og okur skulu játta teir pengar sum eru neyðugir fyri at at fresarnar herin og glora at kunna hava sítt virksemi og um so er at tað er neyðugt at víðka tað jamen so skal tað víðkast hinvegin so er hin trupulleikin sum sum ku sum okur ikki síggja so so væl sjálvandi tá ið okur hava sett í álitið tiltil bústaðarpakkan at tað er hatta sum okur vilja so havi eg onga grund til at trúgva tað at bústaðir ikki fer at taka hsær uppgávuma í álvara og eg trúgvi tað at bústaðir kemur at hava ein dialog við kommunurnar um hvat fyri tørvuri er og hvar ið tørvur er og so koma tey at arbeiða upp á upp á tann mátan hvar bústaðir kanska kann koma til at byggja meðan
til dømis kommunur kunnu koma til at at umsita og og reka
ja fær tíðin hervørd polsdóttir ger sovæl eg ætlaði takka erhard joensen fyri eina øliga positiva røðu í mun tilhetta málið sum eg havi reist fyri at altso vit vita vit hava ein trupulleika við heimloysi vit vita ikki hvussu útbreittrarn er som fyri at fáa loyst trupulleika n síðu og tað fyrsta stiga vit vita hvussu nógv fólk eru heimleys hvørjar avbjóðingar tey hava og hvussu vit fáa hjálpt teimum og har til gera eina ætlan fyri at fáa bast heimloysi soleiðs at vit ikki bara at hugsa ella bústaðarpolitikk men at vit fáa samantvinna veruliga sosial og bústaðarpolitikk tað letur til at at tá iðandstøðupolitikarar rópa um onkur mál so lurta landsstýrið líkavæl eftir tí eg ætlaði at spyrja erhard joensen um hann kanska ætlar at rópa líka hart á landsstýriskvinnuna at fáa bast heimloysi ger eina ætlan fyri at basa heimloysi soleiðs at vit veruliga kunnu koma á mál og fáa hjálpt teimum
tann borgarin sum dett ímillum takk fyri
ja takk erhard joensen gersoætakk fyri frú forkvina og og takk fyri spurningin herver polsdóttir eg eg haldi at at tá ið mann mann frá meirilutanum millum annað í bústaðarbakkanum hevur so greitt meldað út at mann vil at bústaðið skal til at byggja eitt tað verður kallað eitt tal av sosiallípum so er tað sanniliga tí at mann aksepterar og og innsær at at og veit at her er altso ein trupulleiki hvussu stóru trupulleikin er sjálvandi tað er nakað sum sum eg veit hvussu tann kanningin skal gerast men tað er upplagt at at tað er altso fólk í almannamálaráðnum ella almannaverkinum sum gera tað og eg haldi at ð skyldasn hjá ikki bara samgonguni men eisini andstøðuni at fáa at halda í oyrini á myndugleikunum um at veruliga at kanna hvat er hvussu stórur er hesin trupulleiki fyri at bara kunna byrja og
upp á at loysa takk fyri
ja takk pollareynatygvu ger sovælja takk forkvinna tað er hugaligt at hoyra hugburðin hjá erard joensen á hesu her økinum at at vit skuldu royna at tryggja tak yvir høvdið hjá teimum allarveikastu og eisini tað hann nevndi í røðuni at at tað tað kann í veruleikanum vera vit øll sum enda í teirri støðuni alt eftir hvørjum avbjóðingum vit møta á lívsleiðini men eg vildi ynskt at at samgongan var rætti hondina eitt sindur meira út á hesum her økinum at eg eru fyrisovítt snýr tað seg í fyrstu umfari um at fáa fáa allívs trupulleikan at fáa fáa sakligt tøl um hvussu stóru trupulleikin eru í í føroyum við støðuni hjá teimum heimleysu so eg skilji ikki ordiliga at samgongan velur at brúka so nógva orku so nógva tíð upp á undanførslur og at snakka seg burturúr trupulleikanum heldur enn at mann rættir hondina út ímóti annsstøðuni sigur lat okkum í felag royna at fáa fáa fáa lýst hetta øki so væl sum gjørligt og gjørt
-signitivu fyri at fáa
takk fyri frú forkvinna í sambandi við hoyringarnar tá iðtá ið hetta her var til viðgerðar í trivnaðarnevndini so varðso vórðu tøl nevnd serliga frá tórshavnar kommunu og tað tað talið sum eitt eitt bráðfeingistal sum tey nevndu tað var umleið tretivu og kanska upp á vistu mann fór eitt lítið sindur longur út so umleið hálvtrýss og tað er tað sum okur hava líkasum fingið fingið at vita frá teimum sum sumeru tættast upp á hendan trupulleikan so tað er ikki soleiðis at ikki vita yvirhøvur hvat hvat ið hann er og tað var simpultenn í samband við tær tær hoyringarnar og og onkrar samrøður sum sum meirilutin hevði eisini við viðstovnar í samband við lógina um um um altso um bústaðarpakkan at mann innsetti í í álitið akkurát at mann vildi koma og fáa nakrar av hesum her íbúðum settar á stovn beinanvegin so tað e ikki soleiðis at mann slett ikki veit hvat tørvurin er og
og at mann einki ger við tað tí mann hevur bæði líkasum fingið eina ábending um tørvim og samstundis sett í álitið at tað er ta man ynskir gt síðan er farin
að er bjarni hammer so fær eina viðmerking ja takk fyri frú forkvinna tað er eingin ivi um ati skugga sigan av tí føroyska samfelagnum hon er øðrvísi enn tey flestu fólkini í føroyum halda men nú lurtaði eftir erhard joensen eg má siga at mín fatan tá eg hoyrdi erhard joensenframløguni hj ard joensen tað var tað at hevur erhard joensen skrivað hetta uppskotið saman við hervur polstóttir er tað var mín fatan tí tað vóru so so samd og so ii og tað var alt vat so men so taki eg bliðið tingin á álitið skal eg líka siga frú forkvinna men eghard joensen mælar frá at samtykja etta uppskotið tí landsstýriskvønnan arbeiði við onkrum tað hevði verið gleðiligt frú forkvinna um erard joensen og kanska onnur samgonguni hevði tikið undir við tí sum tað ú ljóðaði frá røðarpállanum
takk fyri frú forkvinna
ja takk erhard joensen ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg og herver posdóttur kundu sikkurt nokk skrivað fleiri uppskot saman vegi men í hesum her førinum so haldi at eg havi grundgevið nokk so væl fyri at okur hava altso eina ábending um hvat hvussu stórur trupulleikin er okur hava sagt í bústaðarpakkan at okur gjarna vilja gera nakað við hann og okur hava fingið eina lóg í samtykta í í tvey túsun og nítjan sum eitur lógin um almannatrygdu tænastur og alt í alt so eigur mann ikki bara frá samgonguni men frá einum samlaðum tingi um at koma altso fram til tað málið hvar íð almannaverkið ella almannamálaráðið so ella so tekur hond um handa trupulleikan tí at trupulleikin er hjá teimum og ongum øðrum tá ið tað snýr seg um sjeyogtrýss minus so egentiligani so tað sum eg tað sum eg gjarna vil líkasum tá steytmenti g gjarna vil geva herver postdóttur tað er gott at hon at hon reiðisir tað og eg ivist ikki í at eitt samla ting so ella so kemur at gjøgnumføra ætlan
nær sum liggja aftan fyri ta lógina takk fyri ja takk næsta røða er annika olsen
gersvæl ja takk fyri frú forkvinna ø havi hug at leggja nøkur orð afturat hesum her orðaskiftinum um heimloysið í føroyum tí at okur hava kanska lyndi til at ikki ordiliga skilja ímillum nær mann er heimleysur og hvat tað vil siga øokur hava kanska eisini lyndi til at seta fólk í bás hvør megnar og hvør ikki megnar at fáa sær eitt heim men veruleikin er tann at hesin trupulleikin er ótrúliga samansettur tað eru nøkur menniskjur í okkara samfelag sum ikki megna at hava egnan bústað og viðlíkahalda sín egna bústað og særa um sínn egna bústað og tað er ein veruleiki sum okur mugu síggja í eyguni og so hava okur nøkur menniskju í hesum samfelagnum sum kunnu reint menniskjasliga men kanska ikki hava fíggjarliga orkuna til tað so hava okur aðrir bólkar í samfelagnum sum hava so samansettar sosialar trupulleikar at hama hjálp inn í heimið fyri at hjálpa teimum í heiminum so tað er ikki nakað einfaltting sum man bara kann siga at soleiðis ger mann bara tí er tað øgiliga viktigt at at tey sum hava vitanina á økinum og tað er serliga almannaráðið og almannaverkið sum kenna til hesa trupulleikarn hesa samansetta trupulleikan og hvussu mann loysir teir hvør kann taka sær av hvørjum hvør kann takast av teimum sum sita í steinatúni og hvussu skulu vit hjálpa teimum tað sum er gleðiligt hóast alt tað er at í bústaðarpakkanum hevur landssfýrkskvinnan fingið tvey hundrað milliónir sum er eyðmerktar til serligar málbólkar og til serligar málbólkar vilja nettupt siga at tað kann mann brúka til fólk sum ikki hava tak yvir høvdið og tað er eisini tí at maskrivar í álitinum her at tað skal eyðmerkjast til fólk sum hava ein bráðfeingis tørv og at sosialu íbúðirnar skulu raðfestast umsitast og tillutast í samstarvi við kommunalu myndugleikarnar tórshavnar kommuna hevur av neyð ígjøgnum árini fingið til vega tretivu íbúðir fólk sum eru í sosialum trupulleikum herundir tey sum sita í steinatún men nøkur av teimum kunnu ikki vera í eina sovonari íbúð nøkur av teimum eru í sethúsund sum sum eru bygt til endamálið har mann hevur fólk á staðnum sum eru um tey alla tíðina men í hesum bústaðarpakkan sum nú er samtykti so kann landsstýriskvinnan fara inn og byggja fleiri smærri stovnar kanska til eini ein seks borgari persón soleiðis at mann fær sett sosialt inn eisini øheg haldi tað var gjóni nósu joensen sum var inni á spurninginum hesin her øgiliga etiska trupla spurninginum um fólk sum eru bundin at rúsdrekka og kanska serliga tey sum sita upp í steinatúni hvussu k kunna hjálpa teimum eg havi so øgiliga stórar respekt fyri frestnar herunum og tí arbeiðinum sum tey gera har uppi á herberginum og eisini d lora í klaksvík fantastiskt arbeiði altso hvar hevu okur ikki verið sum samfelag visi tað ikki var fyri teirra hjálp og fyri at tey tóku hond um hesi fólkini men kanska skulu okur tora at taka tann spurningin upp at gera onkur støð serliga tøttu bínótinsfólkini vilja gjarna vera millum onnur menniskjur tey vilja vera ein partur av samfelagnum sjálvt um tey kanska onkursvegna hava meldað seg úr samfelagnum tí havi eg ofta spurt spurt meg fyri um tað ikki var at hugskot at hava eina eitt stað har tey kunna sita onkrastaðni mitt í býnum við sínari øl tí sjálvandi fzeressurnar herin fer ikki at loyva rúsdrekka inn á sítt stað og tað skulda tey heldur ikki gera men onkursvegna so er trupulleikin har um mann vil bara ikki tosa umann og so letur mann tbara sita og regni og illveðri í kavaróyki og sita sum ja faktiskt sum nøkur neyðarír altso otað mugukur onkursvegna adressera og og og hjálpa uppá og tí haldi eg at at tað kundi verið ein ein eitt fyrsta stig at mann at mann fekk bøtt um um tey viðurskiftini eisini tí at tað eru eisini nøkur fólk sum sum hava møguleikar fyri at koma úr sínum rúsdrekkatrupulleikum og tey skula skal mann hjálpa men so er tað onnur sum hava uppskifta tey mugur onkursvegna eisini hjálpa okur kunniki bara lata tey sita á gøtuni tað er har tað r tann diskussiónin sum er øgiligani eyma at taka men eg trúgvi at okur verða noydd at taka hana menafturtil sjálvt málið hetta her við heimloysi og at fáa fáa bastíð altso tann tann tann besta basingin er at fáa fleiri bústaðir og eg sigi sum erhard joensen eg haldi øgiligani gleðiligt at hervurposstottur reisir hendan spurningin at hon tekur hann upp og at okur fáa viðgjørt hann og tað hava kur faktiskt eisinisk hóast at samgongan ikki tekur undirið hesum uppskotnum sum vil siga tað at við álitunum og við teimum viðmerkingum sum eru skrivaðar í áliti í meiri lutaáliti so hava okur heitt á landsstýriskvinnuna í sínum bústaðarpolitikki at taka hond um heimloysi og at fólk sum hava ein bráðfeingis tørv og fólk sum hava sosialar trupulleikar eftir tey sum nokku skulja hjálpa og at mann má gera ein bráðfeingis lista tí altso í mínum hugaheimi eta okkara uppgáva at hjálpa teimum sum onga hjálp fáa nakaðstaðis frá altso í mínum hugaheimi eru íbúðirnar sum oku slupa byggja ikki íbúðirnar orsakað meg til reiðar á dóttrina men til til tey menniskjuni sum hava trupulleikan

í okkara meirilutaáliti at tað er har okur skulu seta inn so onkursvegna hevur hervur eisini fingið fingið sítt uppskot ígjøgnum eisini í mun til tað álitið sum eg skrivaði av meirilutanum so hetta er ikki nakað sum okur eru ósamd um hetta er hetta er ein trupulleiki sum skal loysa so ella so og og tað vóni eg so veruligani við tí bústaðarpakkan sum okur hava nú samtykt tann góða hálva milliardin at hon kann í hvørfórt vera við til at at bøta um um viðurskiftini og tann nýggi bústaðarpolitikkurin sum skal orðast annað fer adressera hann og eg havi kvoffavt stórt álit á at bústaðir ger eftir teimum boðum og tí politikki sum er samtyktur tí at ið í tí bústaðarpolitikki sum bleiv orðaður í tvey túsund og tólv har har legði mann nettupp dent á at tað skuldi verða íbúðir sum skl at byggjast til fólk við serligum avbjóðingum og tað syngju okur so eisini adresserað í einari kunngerð at fimta hvør íbúð skal vera til fólk við serligum tørvi og tað haldi at bústaðir øgiliga trúfast hevur fylt og vissu bústaðir ikki hevði bygt tær íbúðirnar sum eru so hevði mann held iski havt loft av teimum so eg havi álit á at bæði bústaðarpolitikkurin sum skal endurskoðast og tær fylgikunngerðir sum sum verða gjørdar at mann fer adressera henda trupulleikan tí sjálvandi skal hann loysast tað sigur seg sjálvt tað er tað er okkara fremsta uppgáva takk fyri

hervørd polstóttir hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri frú forkvinna ega nú hara vit bæði anika olsen og erhard joensen vera øgiliga posiv um eitta uppskotið tvey samgongutingfólk og nevndarlimir í trivnaðarnevndini tí hugsaði at spyrja annika osan um mí ikki heldur tað hevði verið rættast at alt løgtingið só saman og sendi eitt greitt signal til landsstýrið um at løgtingið ynskir at heimloysið í føroyum verður bast um at ger eina
tætna fyri hvussu mann skal basa meg takk fyri
ja takk annikaolsen ja takk fyri frú forkvinna jú soleiðis kann mann sjálvandi venda tí at eg hevði eisini ynskt at tað verða sagt løgtingssom tók eg undir við bústaðarpakkanum sum jú er tað sum kann loysa heimloysið altso at mann kann fara undir at byggja bústaðir men tað tað bar sog ikki til og viðhvørt er tað soleiðis í politikki sjálvt um hann kanska er samdur við endamálinum og við málnum so deilir mann seg upp í ein meiriluta vín minniluta men men tað merkir ikki at mann í botngrund og í hjartanum er ósamdur um um málið soleiðis er tað bara einaferð í politikki men men eg haldi at at hervør skal vera bara bæði glað og stolgt um at okur hava onkursvegna adresserað uppskotið hjá henni í okkara viðmerkingum til til landstýriskvinna um at fáa broytt bústaðarpolitikk landsins so hetta her skulu okur royna at at loysa so
teða so takk fyri frú forkvinna ja takk næstur at røða er djóni nolsø joensen
takk fyri frú forkvinna eg havi nú hevð g ikki ætlanum at tikið orðið men tá ið ávís ting komu upp í í viðgerðini so haldi eg tað er áhugavert serliga hetta her við við heimlesi og vi takka eisini hervur postetur fyri at hava lagt eit uppskot fyri tingi tí atetta gevur høvi til at vit kunnu tosa um tað og kjakast um tað og er púra samdur í undanfarna røðara aniku olsen í tí ati serliga hetta her við tá ið vit tosa um e eg forbindi tað við eitt sindur eitt er tað at tað er bústaðarneyð ella fólk ikki fáa at taka undir yvir høvdi o sovorð taðer taðer tað er so eitt slag av heimloysi tað tað heimleiða sum eg líkasum haldi eg eri meira átrokandi erta líka so átrokandi og sum er ein samfelagsuppgáva ein landsuppgáva fyrst og fremst tað eru tey fólkini sumroyka úti á gøtuni sum liggja fyri vágum vindi úti á gøtuni og eru drukkin har eg ri púra samdur eisini tað tað sum bleiv sagt um at tá mugu vit tola at síggja eina øl altso vit mugu tola at og sterka løgir at hesi fólkini tað er ein partur av teirra lívi at møta teimum við tí rúsinum við við teimum avbjóðingum sum tey hava og harfrá og har ígjøgnum hjálpa teimum til at kanska minka um tað ella verða góð við tey verða taka tak okkum av teimum sjálvt um tey eru í rúsay tora at faysa tað tora at viðurkenna at tey eru komið so langt út á eitt skráplan tey hava brent allar síðnar brýir av vit eru for úti á skuggasíðuni altso í í menniskja lívi sum vit mugu tora sum eisini sum land at hugsa hvussu hjálpa vit hesum fólkum vit hava fólk við royndum á hesum økinum sum kunnu hjálpa teimum og tað haldi g vit skulu draga og vit síggja eisini í grannalondunum hava alternativan mátar at behandla og møta hesum fólkum uppá og tí má tað vera so at ella siga tað p á tann mátan nú var annik olsen borgarstjóri undir síðst samgongu havt góð prát við hana eisini um hetta her við hitastovuni uppi til dømis hon skaldur tóm fyri tað mesta og tað kann ikki vera rætt tí at mann ikki tolir at síggja eina øl inni har eg sigi eg skalikki blanda meg upp í hvussu hesin felagsskapurin er hvussu teir skipa seg og geras men tað er nakar við at tá ið tú skalt hjálpa so mást tú eisini tola tað at hesi fólkini hava hesar trupulleikarnar og fasata og og og taka líkasum so at tey eisini føla seg vælkomnan sjálvt um tey hava eina fløskukasa ella ella tað r tað er líkasum hetta dupulta altso tað er htað er dupultað sum vit eru iniyvir at vit vilja gjarna hjálpa men vit p á onkran máta so er tað bara til eitt vist ella soleiðsinar tað er tað er ett sindur har tað er og og tí haldi eg at atlandssvit eiga at taka eitt eitt størri kjak um hetta her og fáa fáa allar interesantar partar sum sum vara av hesum økjunum inn yvir og tí vit hava brúk fyri øllum vit hava brúk tá i it skulu hjálpa á hesum økinum so hava vit brúk fyri øllum pørtum vit hava brúk fyri teimum sjálvhjálparbólkunum sum eru vit hava brúk fyri teimum felagsskapinum sum gera eitt eitt stórt arbeiði men vit hava sanniliga eisini brúk fyri teimum fakfólkunum sum sum kunnu gera kanska saman við hesum her felagsskapinum eitt eitt tilboð sumvit ikki skulu hava ella borgarin serliga her í høvuðsstaðnum og og nú er tað so eisini í í klaksvík ella vit skulu hava ilt við at síggja ganga forbý hesi fólkini dag og dagliga og børnini hjá okkum sum vaksa upp tey síggja er tað eingin altso sum sum hjálpa hesum fólkunum altso tað eri eisini in signal frá samfelagssíðu at vit vit mugu taka nógv størri ábyrgd tí at eftir sita nøkur ein ungdómur sum veksur upp sum sær at vit ikki í nóg stóran mun hjálpa teimum og og og og tað kann ikki vera rætt og hvussu standa við sum foreldur og sum sum fakfólk og skulu forsvara tað at at har liggja bara har liggja nøkur fólk og og drukkin og og og fólk ganga forbí og hava ikki tíð ella ella ella bara venda tað tað tað blinda eygað til so eg haldi t vit skulu tora ber at vit skulu tora at at nevna ein spaka fyri at spaka í hesum førinum og og taka fatt og og hjálpa hesum fólkunum sum frægast og tá havi eg bara tikið tann partin sum hevur við tey sum eru liggja úti á gøtuni og ikki ikki hin partin sum hevur við tey sum
sum manglar bústað takk fyri forforskuna
ja takk jaspur langur tað er eina viðmerkingja takk fyri frá fólkum og takk fyri gjóni náttúði jónsøkan eg eri púra samdur í tí nógvum av tí sum bleiv fórt fram og eg segði bara líka at leggja afturat at vit í dag hava millum annað umsøkanarheimið hjá bláakrossi sum gevur fólki møguleika til ein fastan bústað tó at tey ikki eru komin burtur úr rúsdrekka nýtsluni tey sleppa ikki at drekka inni á heiminum men tey hava ein fastan bústað at kunnu búgva har so leingi tey vilja meðan tey eru ávirkaði men men tey verða ikki ávirkaði av tí løgum meðan tey eru inni í húsunum men kunnu gott allíkvæl búgva ella vera aðrastaðniskt og so vit hava hava onkra bústaðir í dag ella onkra møguleikar í dag eisini til tey sum ikki klára at koma burturúr at blíva
púra rúsfrí
j tkk gjóni nólsø joensenja takk fyri frú forkvinna ja ja takk fyri viðmerkingina jaspur langaard og tað er tað er púra rætt at atei st gerast stórt arbeiði eisini fyri tey sum hava hendan fasta bústaðin men tað er í mun til til til mín mítt íkast til til til hetaher kjakið eisini so so er tað eisini hetta her við eitt sindur poppekosning av av fløskuni og ikki ha altso men men men tað skal ikki takast nakar frá tí tað er eitt gottgott inteativ og tað r eitt gott tilboð eisini tikið eitt sindur í í út frá teimum grannalondunum vit hava til dømis í keypmannahavn hava vit mns m sum er eitt sum burdi verið eitt eitt eksempi sum vit næstan burdu tikið og og og kjakast nærri hvussu fáa vit fáa vit implementerað tað í tað føroyska landslagið so ella so tí har hevur mann eina tilgongd til til hesi fólkini sum sum tey søkja tey tey søkja hitan tey søkja tað at koma har sum tey føla seg møtt fyri tann persónin sum tey eru tí sum tað bleiv sagt eisini á øðrum røðarum so eru tey menniskjur og tey uppsøkja menniskj
fíði onnur menniskja statvik takk fyri
ja takk annika olsen eina viðmerking ger so væl ja takk fyri frú forkvinna ja mær dámdi øgiliga væl røðurnar hjá gjónum nolso joensen og tað er eingin ivi um at felagsskapur sum bláðikrossirfressnar herum og onnur gera eitt fantastiskt arbeiði tey hava traðkað til har ið landið hevur svikið har ið myndugleikarnir havast vikið so hava tey traðkað til men okur mugu bara innsíggja tað at í dag so hava okur ikki loftað teimum fult út tí at tey sita runt um kring í býnum og tíverri eisini á veddrardeyði avdáttin í fleiri tímar og summi hevur tað staðið um lívið at tey hava fingið hjálp tí at eingin gáðar um tey og eingin tekur hond um tey og tað er ein landsuppgáva og so mugu okur gera tað so illa so og eg haldi at tað hevði verið ein interessant í tanki atiseta á stovn eitt stað har at tey kunna sita í friðum láðum undir taki við sínari øl og viðurkenna tey sum menniskjur og fyri tar teir avbjóðingar tey nú einaferð hava og lofta teimum

ja takk góðni nólsoy joensen ger so væl takk fyri for forsvøvnaða og tað var akkurát tað sum var málið við mínari røðu her móti endanum at siga tað er som orðið sum andy góðlussen fólk sigur at vit mugu taka tann heimleysa sum liggur í tað gøtuni fyri tað sum tað er og hjálpa honum í tí og góðtaka tað at at ølin er har sum er partur av daglidegnum hjá viðkomandi og tora at at hjálpa at vera vera saman við tí heimleiki í tí eitt annað áhugavert vit skulu hjúkla og gera gera tað gott fyri hesar felagsskapurnar men vit kunnu ikki sum land ella sum fólk bara dúva upp á tað vit mugu eisini vit mugu eisini á onkran máta sum land gera tað soleiðis at hesi fólkini ja altso vera møtt har sum har altso og á onkran máta ikki bara duga upp á mín boðskap er ikki bara duga upp á teir felagsskapina men vit mugu eisini sum land
mataka taka nógv størri ábyrd á hesum økinum takk fyrieru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enda vit fara at atkvøða ís málinumvit atkvøða nú í løgtinsmáli nummar hundrað og einogtjúgu uppskot til samtyktar um at áseta hvør myndugleikar herur ábyrgd av heimlestnum í føroyumger so væltað sær út sum áiðini eru ikki atvøt so eru vit liðug at atkvøða málið í falli tað er trettan athvøður fyri fjúrtan ímóti eingin er blóðum so er hetta avgreitt frá løgtinginum vit fara so til løgtinsmál nummar hundrað og fýraogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at seta eitt talsfólk á brek økinum hvør biður um orðið tað er annika olsen sum fær orði haga
ger so væl ja takk fyri harra formaður hetta uppskot til samtyktar um at seta eitt taldsfólk á brekøkinum bjørt samelsen løgtingsmaður hevur lagt málið fram tann fimta mars tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann elvuta mars tvey túsund og einogtjúgu er tað beint í trúnaðarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann seksogtjúgunda mars og sætta apríl undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri megd kommunufelagið elspet mersetes gunnleysdóttir landsstýrismann saman við forkvinnu í samskipandi eindini á brekøkinum uppskotið hevur sum endamál at heita á landsstýri um at seta eitt talvsfólk á brekøkinum og at tryggja eftirlit við eystursáttmálanum um rættindina hjá einstaklingum í bera brek og at orða eina brekpolitiska virkisætlan og at leggja fram neyðug lógaruppskot í hesum sambandi undir viðgerðini hevur nevndum býtt síð ein meiriluta og ein minniluta meirilutin uni rasmussen annika olsen rósa samuelsen og erhard joensen hava hesar viðmerkingar í tvey túsund og níggju tóku føroyar undir við at seta sáttmálasambainditjóð um rættindi hjá einstaklingum ið bera brek og gildi sáttmálam er eitt gott grundarlag fyri at menna føroyar sum eitt brek vinarligt land sáttmálan setir greið mál fyri hvat skal gerast at betra um umstøðurnar hjá fólkum ið bera brek í sáttmálan stendur millum annað at atkoma skal tryggjast hjá fólkum við breki í breiðari merking eitt nú at koma til almennar bygningar javn bjóðast atkoma til miðlarnar og at bústaðarviðurskiftini skulu loysat soleiðis at til ber at velja hvar ein ynskir at búgva borgarar í bera brek eru á jøvnum føti við allar aðrar borgarar í okkara samfelag og eru tískil fevndir av somu rættindum og skyldum sum onnur skulu borgarar i bera brek fáa gagn av rættindum og liva upp til sínar skyldur má alt samfelagið taka atlit til at nakrir av landsinsborgarum hava avmarkað virkisføri og tilaga sínar tænastur eftir hesum nógvir batar eru framdir seinastu árini har millum annað kann nevnast løgtingslóg um at byggja bygningar og annað herundir bygningsreglugerðum viðvíkjandi atkomuviðurskiftini so á løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk løgtingslóg um almannatrygd og tænastur løgtingslóg um húsalandsgrunn tann sokallaði bústaðarbakkin hesi lóggávutiltøk hava millum annað havt sum endamál at tryggja fólki við breki betri rættindi tó mugu okur ásanna at enn er langt eftir á mál at tryggja fólkum við breki javnbjóðsrættindi ásannandi at tað er trupult at loysa allar avbjóðingarnar í senn er tað skilagott at gera eina brekpolitiska virkisætlan og seta neyðuga fígging av til endamálið komandi árini neyðugt er somuleiðis at tryggja at landsstýrisfólk taka ábyrgd av at betra um viðurskiftini á brekøkinum sum tey vara av grundreglan um sektorábyrgd merkir at hvør myndugleiki felagsskapur ella virkið ið hevur ábyrgd av at veita eina ávísa almenna tænastu ella veiting hevur ábyrgd av at tryggja og fíggja at somu tænastur ella veitingar verða veittar til borgarar ið hava virkistarm meginreglan um sekturábyrgd hevur stóran týdning í mun til at allir borgarar hava somu viðferð og at allir borgarar hava sama virði borgarar ið hava virkistarn skulu ikki noyðast í serliga fyriskipanir ella tænastur tí at almennu tænasturnar ikki er atkomuligar tað er somuleiðis sera týdningarmikið at samskipa hesar sektorábyrgd og at seta greið politisk mál tvørtur um málsøki sambært býtunum hevur landsstýrismaðurin í almannamál ábyrgd av at standa fyri uppgávuni at gera eina brekpolitiska virkisætlan tvørtur um miðalráð her uppi í at seta eitt óhefthalvsfólk á økinum tað er sera týdningarmikið at hetta talvsfólkið verður sett virkar á óheftum grundarlag og leyst av fyrisitingini hjá landsstýrismanninum av tí at landsstýrismaðurin hevur boðað trivnaðarnevndini frá at hon arbeiðir við at gera eina brægpolitiska virkisætlan her uppi í at seta eitt talvsfólk á økinum so tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja
uppskotið takk fyri harra formaður ja tað er onkur viðmerking fyrst at
mær tann bjór samuelsen ísov takk fyri tú fyrst vil eg siga at eg haldi at tað er eitt øll gott álit sum meirilutin í trínaðarnevndini hevur skrivað burtur frá tí sjálvandi er ómetaliga hørmað um at mann ikki tekur um tí uppskotin men tá ið mann skrivar at landsstýriskvinnan arbeiðir við at seta hetta talsfólkið so má eg bara siga at tað kann ikki vera satt tí at jóhundin kann ikki fara í gongd títt at nú men tann dagin tá hetta málið var til viðgerðar tá var einki landsstýrisfólk her og eg hvønn dag orsøkin var at málsøki hvør skuldi taka sær av at arbeiða við at seta talsfólkið og var ikki avgreitt í landsstýrinum tað var ivamál um hvørt tað skuldi liggja hjá mentamálaráðharranum sum er uttanímsráðharið hur ábyrgd av altjóða sáttmálum ella hjá landsstriskvinnum í almannmálumso onkursvegna haldi eg tá mann tá mann grungir við at fella uppskotið tí at tað verður arbeitt í málinum tá haldi eg mann tekn munn nokk so fullan tí at landsstýriskonuna arbeiddi definitivt ikki við hesum málinum tá hetta málið var til fyrstu við
tað er hundrað prosent sekur takk fyri teg
harra formaður ja tað er rætt at tað var eitt sindur av iva um hvør hevði ábyrgdina av hesum men løgmað hevur so í einari fráboðan givið landsstýriskvinnu í almálum málum ábyrgdina av at gera eina brek politiska virkisætlan og tað er kanska serliga hana sum hon nú er farin í gongd við sjálvandi saman við hinum landsstýrisfólkunum tí tað eru fleiri geirar sum hava ábyrgdin av hesum økinumsjálvt talsfólkið haldi at tað hevur verið ivamál í sýrsjálvt talsfólkið haldi at tað hevgiliga umráðandi at sjálvt um landsstýriskvinnan hevur ábyrgd av at skipa hendan instansin sum eitur eitt talsfólk at tað ikki er undir almannamálráðnum at ikki er landsstýriskvinnan sum fer heimildi til at diktera og stýra og og hava ávirkan á hetta talsfólkið men at tað liggur skamt frá almannamálráðnum men tað er hennara uppgáva at finna útav hvussu tað verður skipað óheft
kanska meira tað tað liggur í tí
siristenbergtakk fyri harra formaður ja eg haldi er gott at øll eru samd um at hetta er eitt týdningarmikið mál tí bara spella tað verður ikki verður samtykt tað er so ikki nakað sumarbeiðið sum hevur verið í gongd sum tað verður víst á í álitinum tí at tað var jú ikki plaserað akkurt sum tað bleiv sagt hvør hevði ábyrgdina av økinum tá ið tað komin til viðgerðar so tað er kann vera tey fara í gongd nú eitt er at fáa gjørt eitt talsfólk sum sjálvandi skal vera óheft sum skal hava eftirlit við at sáttmálan verður settur í verk tað haldi okur hava brúk fyri tí tað er av nøkrum økjum tað má vera eitt eftirlit fyrr enn nøkur ting henda og tað næsta er at fáa gjørt hesa virkisætlanina sum skal eisini fáa fáa sett øll tey átøkini upp sum erður neyðug at fáa sett í verk og longru mann bíða við tí kann man siga longri verður tað til at okur fáa eitt samfelag sum livir upp til sáttmálan um rættindin hjá fólki sum bera brek so at eg haldi ikki her er ein ein
mann hevur ráð til at missa ein einasta dag
annika olsen ja takk fyri ja eg eri samd at at tað kanska kann virka eitt sindur premachurt tí at mann hevur jú verið og iva um hvar ið hetta málið liggur og tað hevur man eftir øllum at døma verið í rættiliga nógv ár tað er serliga grein tvey og grein trýogtretivu í breksáttmálan sum okur diskutera tað eina hevur við obrekpolitisku virkisætlanina gera og hitt hevur við talvsfólki at gera men eg vil siga tað at hetta her við einari brekpolitiskari virkisætlan tað kundi mann verið farin í gongd við fyri langari tíð síðani sjálvtu mann hevur verið ósamdur um hvussu mann skal skipa hetta her óhefta eftirlitið tí at tað er nokk so einfalt altso tað er næstan at taka á sáttmálan og hyggja eftir honum og hyggja eftir hvussu føroyska samfelagið samanskrivað og tað er fara í gongd viðvið tey í málini beinanvegin og eitt nú er atkoman rættiligan eyðsýnd at mann fær í gongd við at gera eina tíggjuáraætlan eitt nú ella fimm áraætlan am alt annað ppá hvat ma kann blíva samdur um og seta neyðuga nfíggingina av á fíggjalógini soleiðis at hetta málið verður framt
takk fyri harra formaður ja fyri so er tað siri stenberg sum fær orðið
minnilutin tað eri eg sjálv hervør polsdóttir og egun samunsen okur meta at málið hevur stóran týdning fyri virkisføri og lívsgoðskuna hjá nógvum fólki og okur mæla tí eisini løgtinginum til at samtykkja málið nú tað er eingine orsøk til at drála við hesum tí tað tykist verða ein breiðir meiriluti fyri málinum nú eru tað tólv ár síðan føroyar tók undir við sáttmálanum um rættindi hjá einstaklingum sum bera brek og batar eru eisini framdir farnu árini men tað slepst ikki undan at enn er nógv eftir at fáa rættlag soleiðis at føroyar liva upp til ásetingar sum eru í sáttmálanum tað er akkurát sum tað tunga takið sum er eftir at at fáa sett tey átøkini í verk megt hevur áhaldandi víst á tørvim at setaitt talvsfólk fyri brekøki og at eit skipa eftirlit er við at eystursáttmálin verður hildin ein íløga ið hettaði heilt víst styrt samskipanina og havt við sær at tað gekk munandi skjótari at innrætta samfelagið til allar borgarar og tað er sum tað hevur verið sagt eisini at tað er á nøkrum økjum er tað neyðugt at hava eftirlit vissi ikki mann hevur eitt eitt nokk so sterkt eftirlit so henda tingini hvørfall ikki líka skjótt og tað henda ikki heldur av sær sjálvum í desembur sendi megn landsstýrinum frágreiðingina fjá st um støðuna á brekøkinum og felagið vísti á afturvendandi viðmerkingar í hoyringsskrivum um mannarættindastøðuna í føroyum og hesar snúgva seg millum annað um ynski um eina miðvísa brekpolitiska virkisætlan og at tryggja fólki sum bera brek til dømis tá eitur verkfall at tryggja børnum við breki betri rættindi í millum annað útbúgvingarskipanini og mangt annað og somuleiðis verða eisini víst á langu bíðilistar sum ørn standa á til ymiskar útgreiningar og stuðulstænastur og mangt annað royndina vísa eisini at framstig henda tá ið eitt óheft eftirlit setið sjóneykuna á ymisk viðurskifti sum krevja batar eitt gott dømi um hetta er løgtingsins umboðsmaður sum hevur eftirlit við at føroyar liva upp til ásetingarnar í barnarættindarsáttmálanum altso barnaumboði umboðsmaðurin hevur undanfarin ár til dømis víst á fleiri viðurskiftir á barnasokuatisku økinum sum kravdi batar og hetta tók politiski politiska skipanin til sín og bøttu um fleiri viðurskiftir og tað er eingin ivi um tað at tað varð eisini avgerandi fyri at mann fekk gjørt eina dagdeild til barnasúkuatriðina og okur vita eisini at tey hava hava síðan tá hava arbeitt innan fyri barnaheimsøkið komið við nøkrum úttalusum har og eisini um barnaverndarøkið og tá ið tá ið tey úttalusini koma tá tekur ma ta sum landsstýrisfólk í stórum alvur og og arbeiðar seriøst við tí tað er tørvur á einum líknandi umboði á brekøkinum tað skal vera eitt óheft starvsfólk sum kann gera vart við umstøður sum krevja batar sum politiski myndugleikin eigur at taka til sín og tað ivist ikki í at hann eisini ger tað haldi eg søgan nú er víst tað eru eisini stórur tørvur á eini brekpolitiskari virkisætlan í eini virkisætlan verða øll tey átøk sum samfelagið hevur tørv á lýst hesi átøk verða so sett í verk eftir eini tíðarætlan tá verða orðsett á hvørji átøk mangla og tað økir eisini um tilvitið og gera greitt hvat tørvur er á at fremja skulu føroyar liva upp til eystursáttmálan um rættindi hjá fólki sum bera brek so krevst ein virkisætlan ein ætlan sum breitt fevnir um øll tey sum hava ábyrgd ava at fáa sett átøkini í verk bæði hjá landi og hjá kommununum og eitt tað síðsta sum bleiv gjørt áðrenn seinasta væl tað var eisini at seta í verk eina samskipandi eind fyri fyri tey ymisku ráðini og kommunurnar eisini sum eisini skal arbeiða á hoesum økinum okum kunnutt er arbeiða at orða eina brekpolitiska virkisætlan ikki farið í gongd tí undrast minnilutin á at meirilutin í trivnaðarnevndini mælir til at løgtingið mælir løgtinginum til ikki mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið orsaka tað kundu skunda undir hetta neyðuga arbeiði tá ið meirilutin mælir frá at samtykkja uppskotið uttan at nakað er sett í staðin og bara staðfestir at tørvur er á ætlanini so kann hetta valla merkja annað enn at hetta arbeiðið ikki verið raðfest sum er men okur mugu so vóna at tað kemur og eisini sum tú verður sagt at tað fyrsta viðgerð var tá hevði mann heldur ikki greiðið á hvar hetta málsøkið hoyrdi heima so at natúrlugvíst kann ikki nakað hava verið farið í gongd í hoyringunim er tað eisini komið fram at at landsstýrismaðurin arbeiðir við málinum og ætlar at staðseta eitt talsfólk á brekøkinum í almannaráðnum minnilutanum metir hetta vera undranarsamt tí at eitt eftirlit skal vera óheft og tí ikki staðsett inni í einum aðalráði sum eisini hevur ábyrgd av nógv teimum flestu átøkunum á brekøkjunum og tað haldi eg er ein spurningur sum mann má pá einanna máta loysa mekt hevur eisini sent nevndini eitt skriv har tey vísa á at tey hava sent landsstýrinum nakrar spurningar um hetta og at tey bíða eftir svari so eg gann ikki út frá tí nakað umán viðgerð við teir partarnar og og kemur til eina góða semju so am man tryggjar at tað óheftnið sum eí neyðugt eisini verður sambandi við viðgerðina av uppskotunum kom eisini fram at ógreiða var í landsstýrinum um hvør hevði ábyrgdina av at fyrireika og seta eitt talsfólk fyri brekøki málið hevur skiljað elvt til at løgmaður nú hevur staðfest at tað er landstýriskvinnan í almannamálum sum hevur ábyrgdina og vónandi fer tað at verða arbeitt skjótt við hesum her málinum ásannandi at tørvurin á bøta um viðurskiftini hjá fólki sum bera brek og at føroyar liva upp til eystursáttmálan at teimum tørvurin er stórur so mæla okur løgtinginum til at samtykkja uppskotið tí tað er eingin ivi um at tað er tørvur á hesum her málinum og við hesum viðmerkingum som tekur minnilutin undir við málunum og mælir eisini løgtinginum til at
samtykkja uppskotið takk fyri
edva jacobsen eina viðmerking takk fyri harra formaður nú segði eg persónliga um mínari røðu til fyrstu viðgerð at málið varð lagt til landsstýriskvinnuna tað fingu vit eisini at vita frá frá frá løgmanni sjálvum at málið varð lagt til lanstýrskvinnuna tað var tað áðrenn g fyrstu viðgerð og tað sum kann undra meg tað er at mær vitandi og so er eystirsáttmálin ikki nakað nýtt fyribrigdi kundi hugsað mær at spurti sigur stenberg um tað var nakað mál fyri í síðstu samgongu um at seta talsfólk altso eitt konkret mál sum hetta um at seta talsfølk illa at tey hava felt sítt egna mál tað er tað sum eg tonki meg at vita tí at seinast samgongu høvdu tit sí meirilutan ikki alla tíðina men royndar skaffan soleis av og á men var tað eitt mál sumvar fyri kom tað bara ikki gjøgnum tí at eg haldi at tað er áhugavert at vita tí at vit nú hon arbeiðir við málinum nú so at tað er so ein máti at fáta loysta uppá
og ikki bara á pappírinum
siristenberg takk fyri harra formaður og takk til edva jacobsen okur vóru ein minnilutasamgonga frá dag eitt óa líkaðhava loystu okur nógv stór mál ja málið er nú lagt til landsstýriskvonnuna eystursáttmálin er ikki nýggjur tað blívu gjørd faktiskt fleiri átøk í seinast samgongu og tað verður ta verður tað væl gjørt í øllum samgongum og eisini úti í kommununum og allastaðni millum annað hetta her við at tann bygningskunngerðin sum bleiv lýst sum ofta hevur verið útskeldað hon leggur nettupp upp til hetta her at tá ið tú byggir nakað nýtt so skal atkomuviðurskifti til dømis at tey skulu vera í ordan tað er eitt av teimum tingunum sum blívu gjørd tá og tað at fáa sett til dømis hesa samskipandi eyndina á brekaøkinum eisinisett hana í verk tað var eisini eitt annað øki sum eygun samensen tók sær av so tað tað blívur faktiskt gjørt fleiri átøk alla tíðina so hetta her málið er eitt sum ongantíð heur ligið stilt og tað skal tað heldur ikki tí at tað at bøta um karmarnar hjá hjá fólki sum ber á brek og hava eitteitt samfelag
tala fyri øll tað er tað er eitt áhaldandi arbeiði sum altíð kemur at vera í øllum samgonguni takk fyri
so er tað eykun samuelsen sum fær eina viðmerking takk fyri harra formaður eg kann umvegis formannin leggja afturat hjá siðrur stenberg at málið um brekpolitiskan talsmann tað láí uttanrikisráðnum tað er ikki altíð tá mann ikki umsitur málsøki at mann fylgir so væl við og at tað bleiv arbeitt við tí har men tað kom so ikki á mál so tí er tað stadvekt frammi men hetta við at mann arbeiðir við málinum nú altso so vsum eg skilti tað so tann dagin tað var til fyrstu viðgerð vóru hvussu her fleiri landsstýrisfólk eru sum ikki vóru ordiliga greið um hvar málið liggur so arbeiðið kann ikki vera komin serliga langt og tí haldi eg eisini at mann saktans kann taka undir við hesum tí at tað er ikki komið tað sett tað stóra holið í sjógvin enn mann hev ui
gongd funnu tað hvar tað skal liggja
ja so er tað siristenbergtakk fyri harra formaður og takk til eygun samolsen ja tað var nok so stór ógreiður um hvar tað málið skuldi liggja tað minnist eg eisini og okur fingu so at vita at lugmaðurið skulið ígjøgnum og hevði lagt tað til landsstýrskvinna í almannamálum og statvekk er tað ein óavkláraður spurningur hvar eitt talsfólk kann vera um tað kann vera inni í einum ráði ella um tað nakað sum skal liggja úti akkurát sum barnaumblíkssumboðsmaður ella eitt annað um tað skal liggja eitt sovorðið stað so tað er statvekk óavklára men men tað gann ikki út frá má vera eitta ta fyrsta sum mann fer up á pláss tá mann fer arbeiði við hesum her málinum sum at tryggja óhefni tað haldi eg eitt av tí allar viktigasta so at okur ikki bara landsstýriskvinna blíðan bði við málinum og høvdu ynskt at tað bleiv samtykt
sjálvandi í dag ongantíð for skjótt ja so er tað bjørt samuelsen
fyri harra formaður nú erta tað soleiðis ati eg havi sum ella framsøgufólk á brekøkinum vegna tjóðveldið lagt hetta uppskotið fram og eg fari at takka trivnaðarnevndini fyri tí eg haldi at tað tykist sum at málið o finguð eina góða viðgerð í trivnaðarnevndini eg haldi faktisk t álitið hjá meirilutanum er gott og sjálvandi eb enn betri tað hjá minnilutanum sum mælir til at samtykkja uppskotið men eg haldi sjávandi burtur frá grundgevindum fyri at fella uppskotið sum ikki eru so fegin um so haldi e at meirilutin hevur gjørt sær ómaka at gera nakrar øgiliga góðar viðmerkingar eg haldi at hetta málið er eitt dømi um at tað ger mun tað sum andstøðan ger tí ati tað er heilt vist at tað er ikki ein ávís samgonga sum hevur ábyrgd fyri at tað ikki er hent nóg nógv á hesum økinum tað hava stórt sæð allar samgongur og hetta er typsa mál sum øll tosa øgiliga pent um ta vit viðgera tað men tá tað kemur til stykkis at at handla og gera viðurskiftini í hesum samfelagnum soleiðis at tey eru atkomiligur í breiðasta týdningi fyri allar samfelagsborgarar so er tað sjáldan at tað hevur verið allarfremstu raðfesting tó so tað henda góð ting alla alla tíðina og bøtar henda men men tað gongur ikki serliga skjótt tá ið hetta málið var til fyrstu viðgerð og altso uppskotið sjálvt tað sum uppskotið sjálvt sigur tað er uppskot til samtyktar har vit ynsktu at fáa løgtingið heita á landsstýrið um at seta talsfólk á brekøyggjunum at tryggja eftirlit við og at tryggja eftirlit við stsáttmálanum um rættindini hjá einstaklingum bera brek og at orða eina brekpolitiska virkisætlan og leggja sjávandi fram neyðugt lógaruppskot í hesum sambandi og akkurát tað tykist eingin ósamdur í tí at tey sum mæla til samgongu umboðini í trivnaðarnevndini sum mæla til eitt fella uppskot a vísa til at tað verður arbeitt við hesum men tá hetta málið var til fyrstu viðgerð tá var einki landsstýrisfólk við til viðgerðina og tað var ikki tí at tey forsømdu sína uppgávu men sannleikin var at tað at seta eitt brekpolitiskt taldsfólk og gera sa virkið aftaná tað málsøkið var ikki plaserað í landsstýrinum tað var ikki semja um ombært hvør skuldi hava tað og tí tá ið tað verður sagt tað verður arbeitt við tí so rokni eg við tað er eitt sindur við men landsstýriskvinnan er her nú landsstýriskvinan í almanamálnum sum tað greitt verður víst á at hon hevur fingið ábyrdina frá løgmanni og hon kann kanska koma at fortelja um hvørja ætlanir hon hevur í mun til hetta brekpolitiska tasfólkið tí tað vóru ongar ætlanir um tað tá ið hetta málið var til fyrstu viðgerð orsøkin til at at eg orðaði heitta uppskoti hon var øgiliga einfald hon var tann at hetta stóð í samgonguskjalinum hjá hesar samgonguni hon tók við og eg helt faktiskt at tað var øgiliga góðar orðingar í samgonguskjalinum og tá i einkin var hent nú vit vóru komin næstan út til at tvær tingsetur vórðu lagdar aftur um bak so helt eg at tað kanska hevði hjálpt við einari áheitan frá løgtinginum eini felagsáheitan har mann vísti á at hetta stóð í samgonguskjalinum hjá núverandi samgongu men at tað enn ikki var komið so eg haldi at tað er eitt framstig at meðan hetta málið hevur ligið í nevnd ella verið viðgjørt í nevndini so hevur mann fingið avgreitt í landsstýrinum at tað er landsstýriskvinnan í almannamálum sum eru ábyrgdin men tað merkir so sjávandi eisini at hon kann ikki vera komin seljga langt í hesum arbeiðinum tí tað var ikki byrjað fyrri nøkrum vikum síðani tá hetta var til fyrstu viðgerð hharra formaður eg haldi at vit skulu hugsa lítið sindur um vit smíða lóggávu hvønn einasta dag men hetta at hugsa at tað skal vera atkomligt fyri allar borgarar vit viðgjørdu so seint sum í gjár hetta her uppskotið um nýggja tilbúgvingarlóg har tað so vorðu umboð hjá samgonguni sjálvari sum valdi at beina tað málið aftur í nevnd so jakubvestegaad fekk ikki samtykt sína nýggja lóg um tilbúgving men í tí álitinum vístu vit nettupp eisini á vit sum sit í andstøðu vístu á at tað var neyðugt eisini tá ið mann tosar um at gera nýggjar tilbúgvingarstovnar at tá var tað eisini neyðugt at hugsa um um at tað skal vera møguligt og lætt hjá øllum borgarum ati altso tá ið tað eru tilbygningarstøður so skal sjá øll sjálv skipan verða innrættað soleiðis at allir borgarar uttan mun til hvørji brek tey bera at tey fáa somu boð og somøguleikar til at handla og so frameftir men tað kann snúgva seg um so eiliga nógv annað tað kann eisini snúgva seg sjálvandi um íbúðarviðurskifti har vit hava lyndi til at byggja stovnar har eigut eisini at snúgva se nógv um at allir borgarar hava rætt til at búgva har tey ynskja og fyri tað at tú kanska hevur eitt fysiskt brek ella sálarligt brek ella kogntíbrek at tú so ikki skalt noyðast í gásahevnm at búgva í einum ávísum slagi av bústaði tað kann eisini snúgva seg um atgongd til tað politiska kjakið atgongd til annað kjakiðsamfelagnum atgond til tíðindir tað kansn snúgva seg um sjón um horvn um fyska førleikar um umsálarliga førleika so frameftir so frameftir hetta leggur øgiliga nógv á okkum at hugsa atkomu í samfelagnum í øgiliga breiðum týdningi harra formaður eg ætlaði í tí í sambandinum og tað er nevnt í upprunauppskotinum hesi her ynskini sum megt hevur tí tað e evur magt sum alla tíðina hevur strongt á at fáa hetta heri brekpolitiska talfólkið óhefta talvsfólki

og megt megd vísir á at at tað er ógvuliga umráðandi ati mann semist um nøkur ting politiskt og arbeiði eftir og so hava tey nøkur serlig ynski har tey vísa á ynski um mamma eina miðvísa brekpolitiska virkisætlan og so nevna tey og at gtryggja fólk ið ið bera brek tá ið verkfall er hhetta er eitt sum eg havi sjálv tikið upp nøkrum fyrispurningum gjøgnum árini men sum hevur verið frammi fleiri ferð altso til dømis tá ið tað verða verkfall so tað kann vera verkfalli sum raka lærararnar ella tað kann vera verkfall sum raka pedagogarnar fyri at taka tað sum dømi s kunnu vit komið eina støðu at vit hava nógvar næmingar kring landið soum av tí at tey hava stuðlar ella av tí at tey hava serliga fyriskipanir kring sína skúlagongd so fáa tey brádliga ikki undirvísing tí verkfallið er eisini í teimum førum hvær vanligir næmingar hava undirvísing og nú nevndi eg tað kann vera dømivspedagogarnar eru í verkfallið altso tað má ongantíð vera soleiðis í føroyum at nakrir næmingar fáa undirvísing og aðrir næmingar ikki fáa ella nakrir næmingar í í í fólkaskúlanum brádliga missa teirra undirvísing orsakað av umstøðum sum eru uttanfyri standandi og tað kann eisini vera í mun til flutning og alt møguligt annað tað eru fleiri støður hvar eisini fólk sum búgva á nøkrum bústovnum eru serliga hart rakt tá ið verkfallað er tað tað skal sterki koma fyri altso borgarar allir borgarinsum samfelagnum skulu hava somu umstøður og somu møguleikar í tann mun og tað skal innrætta soleiðis at tað ber til og vit skulu fara so langt sum vit yvirhøvur kunnu mógg vísir eisini á at persónar bera brek fríst skulu kunna velja hvar teyr vilja búgva sum eg nevnd í áðni og hvørjum tey vilja búgva saman við har haldi eg at vit hava øgiliga øgiliga langa veg fyri at koma har til í

so ynskjar tey at mann alla tíðin hugsar hendan her eystursáttmálan rættindi teirri bera brek at tað verða iinnlimað í alla lóggávu sum vit fáast við og tað eg haldi ikki at tað er nóg ofta við kjakast um tað tá i vit viðgera ymiska lóggávun

og tey vísa nettupp á eisini hetta her við ati at børn víð menningartarni tey skulu fáa munadyggan málsligan stuðul tíðliga og at fólk í sálarsjúku fáa bráðfeingis dað at venda sær til og mann skal skipa fyri og so er tað hagtølini hagtølini er so øgiliga avgerandi fyri at vit kunnu vita hvar ið vit eru í mun til at hava eitt veruliga javnsett samfelag so tað vísa tey á at mann má í nógv størri mun savna inn hagtøl sum verða býtt upp eftir ymiskum sløg av

og eitt av teirra fremsta ynski er at mann fær sett hetta her óhefta eftirlitið við eystursáttmálan so tað var sjálvandi ein vón at hetta var eitt av teimum uppskotunum mann kundi standa samanum tí at eg eri serti iva um at tað er eingin inni her sum er ímóti hesum uppskotinum sum so hóast samgongan fer at fella tað men eg eri í øllum førum sera fegin um at at tað hevur ført til at mann kanska eitt setir eitt sindur størri ferða tað tí tað haldi eg faktiskt at at eg for nógv tá eg sigur tað og tí vóni eg eisini at landsýriskvinnankanska fer at siga nøkur orð um akkurát hvat er hon hugsar sær í mun til hetta brógv politiska talvsfólkið og virkisætlanina hon skal í øllum førum fáa allan okkara stuðul til at arbeiða við tí tí eg haldi at at hetta er eitt øgiliga týdningarmikið
prott takk fyri ja so eru nakrar viðmerkin
fyrst so er tað uni jrasmussen takk fyri ja nú ljóðaði tað faktiskt eitt sindur undarligt sum ne tá ið tað bleiv snakkað um hetta her hvussu nógv landsstýrisfólk vóru til fyrstu viðgerð eykun samelsen hevði eina viðmerking í áðni og nevndi at tað vóru fleiri landsstýrisfólk til fyrstu viðgerð og so kemur bjørt samuelsen og sigurtað her var einki landsstýrisfólk til fyrstu viðgerð so akkurát hvat var tað minnist eg so ikki men líkamikið við tí men tað tá ið mann so snakkar um hvussu viktigt er at samtykkja eit sovorðitt uppskot so vil eg siga at hetta kemur hvørki at ganga skjótari ella seinni um vit samtykkja hetta uppskot og tá vit hava fingið at vita at hon arbeiðir við tí so er tað tí at vit hava fingið at vita at hon arbeiðir við tí og eg veit at hon plagar at kunna arbeiða skjótt so um mann fleiri ferðirnar hevur sagt at hon kann ikki hava gjørt nógv tá ið tað var komið so so til fyrstu viðgerð so veit eg ikki hvussu langt eg komi men eg eri ivivístur um at tað verður hvørki skjótari ella seinni um vit

sára bjørt savensen takk fyri teg eg vóni at ungur rasmussen eins og eg vónar at tað verður skjótari heldur enn seinni nei tað er tá ið sum eg sigi at tað vóru ikki landsstýrisfólk við til fyrstu viðgerð og tað undraði meg og tí snakkaði eg við bæði landsstýrisfólkini sum kundu sum eg roknaði við kanska høvdu vit hetta málsøkið at gera og fann út av at tað er arbeitt nakað við tí men opinbótt í uttanríksráðnum tí tey hava ábyrgd fyri st-sáttmálanum fyri fólk sum bera brek men at løgmaður hevur síðani plaserað hetta økið hjá sp marsetis gunnleysløgdur sum er landsstýriskvinnuliga almalmál og har eri eg ikki iv um sum unur hasumusson eisini vísir at landsstýriskvinnan hevur víst seg at kunna arbeiða øgiliga skjótt í hesum øki og tað haldi eg er ógvuliga hent hvussu hon ger tað í hesum føri eisini hetta talsfólkina breyðpolitiska talsfólkið tað er tað sum eg spurdi landsstýriskvinnuna um tað var so ikki farið í gongd tá tað hava vit fingið upplýst bæði í samband við tá fyrstu vitjan var og meðan málið verður í nevndini
so kanska landsstýriskvinnan kundi sagt eitt sindur um tað tí tann bóltin hevur hon nú og eg skilji honum ætlað sær at arbað
bíolsenja takk fyri harra formaður ja altso g eg eg má gofa geva bjørt samudsen tað at tað er ordiliga gott at hon hevur tikið og reist hetta málið aftur á tingi tí at eg var eitt sindur bilsin av at tað ikki var komið longri altso nú hevur mann verið uttan fyri tingi ú nøkur ár og so kemur mann innaftur og heldur mann sjálvandi at tingini eru eitt eitlanasta avgreidd hetta var eitt av teimum síðstu málunum eg arbeiddi við í tvey túsund og fimtan at seta ella seta í gongd eina bregpolitiska virkisætlan upprita vað gjørt tí landsstýrisfund og mann hevði innleiðandi fundumi við øllum landsstýrisfólkini um at hyggja eftir á síðnum øki hvat er tað sum skal gerast við bygningar og við miðlar og við tes forskelligu tingunum sum eru ásett í brógv sáttmálanum so tí var eg eisini eitt sindur undrunarsom um at tað ikki var komið longur enn tað sama meni tað er bara gott at tað verður reist aftur nú og gott at bjørt samulsen reisir spurningin og so vóna okur at hetta her kemur á mál og summour
bara fylgja málinum tætt eitt
jbjørs samelsen ja takk fyri tað er kanska n avbjóðingin ví sovornum málinum sum hesum sum øll onkursvegna eru samd um tað er at tað droknaðu hvørt væl vild eg ivist ikki í at øll skiftandi landsstýrisfólk faktiskt hava arbeitt við hasari brægpolitisku virksætlanini hon er bara ikki komin fyri løgtingið enn men nú hugsaði eg serliga um hetta talsfólkið sum er nakað sum mógd hevur tikið upp og mógd hevur sagt at tey ynskja sær tað sjávandi umframt virksætlanina og og og og tað bleiv sagt at hetta skuldi fremjast og tað vóni eg at tað kemur ferð at at skipa fyri tí nú eg haldi t etta er eina øgiliga spennandi ætlan og eg haldi eisini at fyri tað landsstýrisfólkið sum fær sett tað á stovn er tað sjávandi eisini ein ein eitteitt øgiliga stórt pláss tí hetta er nakað sum øll kunnu taka undir við at onkur má hetta bregpolitiska taldsfólkið skal jú eisini koma út og alla tín t minna á altso hvat er gott og hvat er minni gott og hvat mann eigur ataltso alla tín halda framljósini á hesum tingunum sum skulu fremjast sum vit
kunnu kanska missa fókusið á stutt og sløgugt takk fyri
hannus joensenja hetta er eitt álvarst mál batar er hendir á økinum men taðheta er itt støðugt arbeiði sum halda áfram veð at nevna dømi bara úr fólkaskúlanum at vissa ein næmingur í framhaldstar skal starvsvenjing á einum almennum stovni so er hann rættiliga fáar at velja ímillum tí atað allarsflestu hava ikki atkomuviðurskifti til rørslu teirra øgiliga nógvir og tað merkir tað at mann hevur lítið at velja í tað er bara eitt dømi um hvussu skerd tey sum hava til dømis skerda førleikar hvussu skerd tey eru til dømis skúlagongdini so at bara ta tað dømi vísir at tey eru fyri mismun

ja bjørt samelsen takk fyri eg haldi nakað tíð mest álvarsama er tað sum jónis joensen vísir á tað er tá ið børnii við skerdum førleikum fáa hava markingar og ung fólk í mun til útbúgving í mun til skúlagongd og seinni í mun til arbeiði tað er kanska nakað tað mest álvarsam men so ver tað eisini minni kanska mn ka kalla tað minni álvarsom ting tað er so tað at at bera beg er so eiliga nógv vit er liva í einari støðu dag íg nevnda eisini til fyrstu viðgerð at til dømis fólk sum hava seljaki tey kunu iki en gongur fáa sær at eta í kantini úti á landssjúkrahúsinum sjálvtum hon skuld trúða har varð alt gjørt til tað tí at tey hava ikki tann kostin sum og taðer ikki spesialkostur tað tey mugu bara iki t eta nakað við við gluten í ha so taltso er tað at hugsa atkomið í breiðum týdningi er so forferdiliga nógv tað er túsund forskellig ting men sjálvandi er tað tann fysiska atkoman fyrst og fremst atkoman hjá børnum g ungum og hjá øllum borgarum til tað vit onnur gera í gerandisdegnum og tað eg haldi er sera umráðandi at fáa talsfólk sum alla tíðina arbeiði við teimum málunum og vísir á hvat við politikarar skulu gera
ja so er tað
siri stevnberg sum fær hana viðmerkið til tí at eg haldi eitt sum er sera týdningarmikið sum øgiliga ofta hevur verið tikið fram tað er at fáa eina loysn á tá ið verkfall er og tað er eitt stórur í arbeiði sum mann má hvørt fall gera í frægar tíð og tað skuldi so verið nú og tí er tað kanska eisini ein relevant spurningur um hvussu tað gongur við tí tí at tað nyttar ikki at fara eftir einum sovnum máli tá ið verkfall er lýst og øll standa í tí hann er verið áravravís so tað er hvørfan eitt av teimum málum at loysa men so er tað eisini tað her við bíðil altso til dømis bíðilistum til ymiskar tænastur sum tú hevur tørv á vist tú hevur eitt eitthvørt brek tað kann vera bund sum standa kanska leingi á bíðilista til at blíva útgreinaði ella hvat tað skal vera og tað er eitt rættiliga alvorligt mál og øll tey tingini blíva meira ósjónlig fyri líktingi eisini og fyri samfelagið alt við sum mann ikki hevur raðfest tey í einari breyðpolitiskari ætlan har mann sær hvat akkurát er neyðugt at gera so at og hevur onkan sum heldur eftirlit við tí so tað ger alt sum tala fyri at mann

orabjørt sawonsan takk fyri ja tað eri júst sum sigri í stembegvísur á tað er so heilt ómetaliga nógv ymiskt ting sum krevja bata og mann skal heldur ikki gloyma tey tingin sum eru hend tey seinastu árini tað eru smá framstig henda alla tíðina men persónliga eri eg sekki iva um at tann dag tá mógd far umfylt hetta ynski um eit brógv politiskt talsfólk so fara vit øll at hava nógv lættari við kanska at raðfesta eisini hvørji ting eiga at verða gjørd fyrst og og tað eru eingi iðuvi um at umstøðurnar kring børn og ung meðan tey vaksa upp og teirra skúlatilboð og útbúgvingartilboð sum frameftir er nakantíð mest sentral at fáa tryggja tí tað er grundarlagið undir hvørjum møguleika tey hava sum vaksin so men eg veit at hóast samgongan fer at fella hetta málið í dag tað haldi eg er ómetaliga harmlist so so so veit eg jú væl at hetta er eitt mál við standa saman um og eg eri bert fegin um um
um tað er so at hetta hevur hjálpt eitt sindur til at skunda undir at nakað hendur takk fyri takk fyri so er tað landsstýriskvinna
og sum fær orðið alt spent marketið skunnvístasturkina framja takk fyri harra formaður tað sum eg fari upp til tað er bara at tað verður spurt um hvussu tað gongur við arbeiðina ella mann byrjar upp á arbeiðið innan at seta eitt talsfólk á brekoygginum men sum tað er komið fram her í dag so er tað fyri kanska ikki so langt síðani skorið ígjøgnum at eg skal vera av í snøkinum og síðani tá havi eg eisini tikið tað upp í ráðnum vit hava umrøttað eisini innleiðandi serliga hetta her við hvar ið hvar ið hetta hvar ið hetta skal vera skal tað vera inni í almannamálaráðnum ella skal vera uttan fyri almannamálaráðið og har kann eg skunda mær at siga at tað verður ikki inni í sjálvum almannamálaráðnum so sjálvan tað sigur seg sjálvt at eg eri ikki komin á mál enn men vit eru farin í gongd og eg dugi ikki at siga uppá nøvður nær eg verði liðug og arbeiði við hesum men eg havi dugnalig fólk har úti so tað burdi ikki gingið so ræðuliga leingi men tað verður ikki áðrenn vit fara heim
er løgtingið fyri ein tað vit ikki takk fyri tað so eru tú viðmerkingar
bjorg hormardusøn takk fyri ja tað er ordiliga glaði til at elsgat mær set skundlagsdóttir ætla sær at fremja hetta brógvoliska talsfólki eg hugsaði um um hon kundi siga lítið sindur um hetta ið virkisætlanini eisini altso hvat hon sær fyri sær at ja altso nú skal mann taka avgerdin um umhetta talsvo ikki hvar tað skal liggja undir men tánn virkispolitiska brógvpoliska virkætlanin nær heldur ndslandsstýriskvinnan at tað arbeiðið kundi verið klárt so hesa løgtingið kanska hevði eitt øðhuðst spennandi mál at taka støðu til í næstu tingsettu
kanska ella hvat takk fyri
lmersedis gunnesdótttakk fyri harra formaður tit vita øll atlandsstýriskvinnan hevur koyrt øgiliga nógv stóru málið ígjøgnum og tað hevur tikið øgiliga nógva tíð og tað vil so vera mann klárar ikki øll málini í senn men eg havi sett mær fyri at hetta sum bjørt samulsen spyr um at tað eisini skal blíva til veruleika og um lívið heilsað verður so vænti at ja tað verður í hvørfald um mann sleppur a at sita í í hesa í alt hetta tíðarskeiði so erður tað áðrenn elspet mersetis gunnleiksdettir
eg fari úr landsnoyði dapwe
siristenbergtakk fyri harra formaður ja eg ætlaði at spyrja landsstýriskvunnuna um hetta her við um mann hevur funnið nakra loysn hvar ið talsfólkið skal vera um tað er eitt samskifti viði megna um tað og um mann er komin tilnakra semja um tað tað er tað eina og hin spurningurin tað er at har við tá ið tað í verkfall sum hevur vera eitt afturvendandi problem verður tað altso er nakað samskifti í gongd soleis at mann kann finna eina loysn um um tað málið
havai
spet mersedis gunleystóttur ger sovæl ja takk fyri haraharra formaður mær dámar ofta best at fortelja ata úrslitið er komið men tað eg nokk eg kenna hettaher við verkfalli at har er mann ikki komin á mál men vit hava verið á fund landsstýriskvinnan e verið á fund við landsstýrismannin helgi abramsen og jørgun niclasen vithava verið uppi á megd á fund men vit eru ikki komin á málað enn men hetta haldi er er nakað álvorligt so haldi eg nemliga at hetta málið er sera alvorligt tá eð strikað er at mann hevr funnið eina loysn tað haldi eg vera rættiliga alvorligt men hini summi siri spyr meg um hvar tað akkurát skal tey liggja tað er sjálvandi ikki tikið endaliga støða til tað her eru nógvir leikir eftir áðrenn eg eri komin á mál
men eg ætli mær at koma á mál takk fyri
søra annika olsen ja takk fyri harra formaður ja tað er einki niðri um at landsstýriskvinnan er bæði røsk og ófør at fáa framt ting og hon skal eisini fáa fullan uppbakning her úr tinginum til tey málini sum hon arbeiðir við ráðið setir eisini starvsfólk nú og tað kundi verið áhugavert at at vita um kanska eitt av teimum starvsfólkunum kanska fer til endamáls at lata uppgávu at takast av hesari uppgávuni burturav tí tað er ein nokk so stór uppgáva bæði at gera eina tvørgangandi samskipandi virkisætlan yvir fleiri aðjarvág um hvussu ið mann skal náa ásetingum í bretsháttmálanum so tað var bara ein spurningur um hvussu raðfestingarnar
verða av teimum nýggju starvsfólkum
ja so er taðnsstýrisvøngersf ja takk fyri harra formaður eg veit ikki mann kann kalla tað fyri eina eini luksisk trupulleika ella luksus avbjóðing tað er soleiðis nar at vit hava so mikið góð fólk úti í ráðnum at hava tey hug til at fáa annað avbjóðandi
arbeiði so er tað einki problem og tað vil siga at so við einum millumbilum eru vit noydd til eisini at søkja eftir nýggjum fólki og eg trúgvi virkliga upp á at vit aftur hesa ferð t fáa dugnalig fólk sum fara at klára hesa uppgávuna til uge sum tað eitur íúdag tólv tal takk fyrija takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um vorðin som er orðaskifti endað og vit fara at atkvøða hesum málinumja vit atkvøða so í hesum her uppskotinum til samtyktar umat seta taldsfólk á breðgoykinum her er einki broytingaruppskot vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið í falli fyri tólv atkvøður fyri fjúrtan ímóti eingin er blonk so er hetta málið fallið og avgreitt frá løgtinginum so vórðu vit komin ígjøgnum aðru viðgerðirnar í dag og fara nú undir fyrispurningar tað er tveir skrivligir fyrispurningar á skránni og tann fyrri hann fara vit undir nú og tað er spurningur skrivlig fyrispurn nummar tíggju og hann er frá pállareynatúgvu til helga abramsen landsstýrismann viðvíkjandi set húsundafígging á bygd tað verður so fyrst pálla reynatúgvum sum fær orðið og fyri at minna fólkatíðirnar í samband við skrivligar fyrispurningar ðis so er tað soleiðis at spyrjarin fær fyrst tíggju minuttir og landsstýrismaðurin fær eisini tíggju minuttir fyrsta umfari so fær spyrjarin fimm minuttir og landsstýrismaðurin fimm minuttir aftur í øðrum umfari tá ber ikki til at t tá fær eingin nakrar viðmerkingar og so tá ið tað er liðugt so koma onnur biðja um orðið
fær pállarenatiku orðið gersu væl takfyri formaðurin nú er tað soleiðis eg fekk ikki samband við telduna so tað hevur kanska hv gott t havi fingið eina skrivliga útgávu takk fyri ja í viðmerkingum tilfyrispurningin altso sum er ein skrivlig fyrispurning til landsstýrismannin í umhvørvisvinnumálnum helga abramsen viðvíkjandi sethúsafíggingarbygd skrivi eg soleiðis fólkatalið er vaksandi í føroyum og tað er gleðiligt ein kveikjandi vend í mun til gongdina fyri fáum árum síðan har fráflyting setti dagsskránna í føroyum at vit harafturat hava bundið landið tættari saman við tunnilsútbúggingum berð við sær r vaksandi áhuga fyri at búsetast við meira fjarskotnu pørtunum av landiokara tað at vit fjølgast og ynskja at búseta okkum heldur spjaldari enn gongdini vur verið í nógv ár er bara gott og gagnligt fyri allar føroyar kortini eru tekin um at royndin hjá nógvum av teimum ungu familjunum sum ynskja at seta bygv á bygd ferð fyri bakkan ella verður forðað av tí at fíggingarmøguleikarnir eru avmarkaðir og øðrvísi á bygd enn á størri búplássinum í landinum summi vilja vera við at tað er lættari at fáa stór lán í havn enn tað er at fáa rímiligt lán á bygd eisini er dømi um væl gróðursettar familjur við tveimum inntøkum sum ikki fáa lán til at til at búseta seg á bygd við teirri grundgeving at rgdintrygdin fyri endursøluvirðunum er ov veik tað átti at verið ein sjálvfylgja at føroyskar familjur kunnu útvega sær rímiligar liviumstøður og mann kann sum politisk skipan hjálpa til fyri at betra um fortreytirnar fyri at familjurnar sjálvar eru førar fyri at veita børnum taka yvir høvdið og rúm til leik og trivnað um so er at tvær miðalivn tekur ikki er nóg góð trygd fyri at útvega setahúsa fígginga bygd so mugu orsøkirnar til tess greinast og loysast so mangar vórðu viðmerkingarnar til spurningin og spurningarnir eru hesir er landsstýrismaðurin vitandi um at krøvini til lánveiting til sethúsa bygging eru øðrvísi á bygd enn í størri búplássinum í landinum um so er hvørjar ætlanir hevur landsstýrismaðurin so fyri at broyta atgongdina hjá ungum familjum til sethúsafíggingarbygd trý metir landsstýrismaðurin at uppgávan við sethúsafígging verður røkt á ein nøktandi hátt av bankunum fýra eru sambært landsstýrismanninum aðrir hættir at útviða setasarfígging til familjurnar sum ynskja at seta bygv á bygd fimm melum landsstýrismaðurin tað rímiligt at tað er lættari at fáa lán til dýrhús í størri búplássini í landinum enn at seta bygd fyri ein rímiligan penga úti á bygd

rákið í føroyska bústaðarmarknaðinum hevur í fleiri ættarlið verið at altsá fleiri hava leitað sær til størri búplássini at seta búgv hetta rákið er ikki serstakt fyri føroyar men sæst aftur í nærum øllum heimsins londum eisini í grannalondum okkara har vit javnan hoyra um ulkans danmark og kúst norge stóri eftirspurningurin og avmarkaða útboðið av bústøðum í størru búplássinum ger at bústaðarprísirnir gerast lutfalsliga hægri á hesum støðum tá peningastovnar veita lán til til dømis snýbygd sethús í smærri og fjarskotnum bygdum í føroyum er sannlíkt at byggiprísurin er væl hægri enn søluprísurin ið kann fáast fyri húsini á bústaðarmarknaðinum fyri peningastovnin sum vanliga hevur pantuhúsinum er hetta ein vági tess størri hesin prísmunurin er test størri er vágin fyri peningastovnin øktivágin ger at peningastovnurin møguliga setir hægri krøv um til dømis eginpening tøkainntøku og hetta kann vera ein skilagóð handilslig avgerð hjá peningastovnunum meðan tað fyri lántakarin kann tykjast sum ein órættvísur mismuni eisini eru kapitalkrøvini til peningastovnarnar økt munandi seinastu árini og avmarkar hetta eisini møguleikarnar hjá teimum at læna út til sethúsabygging á smáplássum har vágin fyri tapið er størri enn hann er fyri líknandi hús í størri búplássinum

hugtakið á bygd er eitt broytt hugtak tá ungar familjur búseta seg í smærri og fjarskotnum bygdum kann kravið til eginfígging verða størri enn tá talan er um sethúsabygging í meginøkinum hetta kann sum sagt vera skilagott fyri peningastovnin og kanska eisini fyri einstøku einstakar familjur tað er ikki altíð ráðiligt at eggja fólki til at taka lán ið eru nógv størri enn søluvirði í ognini í slíkum førum kunnu fólk blíva staðbundin ella stavnsbundin til ávísan bústað og kunnu koma undir stórt trýst í samband við til dømis arbeiðsloysi sjúku hjúnaskilnað og annað stórar broytingar fara fram í í føroyska samdferðslukervinum í løtuni eysturoyartunnilin er tikin í nýtslu og innan stutta tíð verður koyrandi til sandoynni ein avleiðing er hækkandi húsaprísir bæði í stórum partum av eysturoynni og á sandoynni

tað sum vit vanliga kalla útjaðarin gerst tí ein alsamt minni partur av føroyska samfelagnum um ein undirsjóvartunnil kemur til suðuroynna er at kalla alt samfelagið bundið burtursæð frá útoyggjunum bundið saman við vegum hetta kemur óivað at hava við sær at munurin millum sethúsaprísirnar í ymiskum partum í landinum gerst minni sum frá líður tí verður munurin á eginfígging fyri ymisk øki í landinum eisini minni lóggávan kring peningastovnarnar er lóggávan kring peningastovnarnar er felagsmál landsstýrið hevur ikki ætlanir um at heita á danir um at broyta lóggávuna fyri føroyar á hesum øki og so til spurning trý føroyska samfelagið er illa roynt av bankakreppum og tí er umráðandi at vit hava sterkar og virkishúsarbankar sum heild sýnis ínteir fýra føroysku bankarnir at loysa uppgávurnar á ein nøktandi hátt og bjóða teir allir til dømis realkredift lán sum eru sera bílig í hesum døgum henda herdu lógarkrøvini sum komu eftir fíggjakreppuna hava tó gjørt tað truplari hjá bankunum at taka størri vága á seg út frá einum samfelagsfelagskaparligum sjónarhorni er hetta heilst skilagott men verur tó mett verður tó leypandi um hvørt krøvi hvørt krøvini eru ov hørð og eru til í og eru til størri ampa enn gagn fyri føroyska samfelagsbúskapin og so er tað spurningur fýra í løtuni er tað føroysku peningastovnarnir sum standa fyri at kalla allari sethúsafígging í føroyum gamli húsalandsgrunnurin nú bústaðir hevur fyrrveitt lán til sethúsabygging tað er almannamálaráðið sum varar av bústøðum og so til spurning fimm tað er lætt at skilja at tey ið ynskja at seta búgv á smáplássum halda tað vera órímiligt at bankarnir seta teimum strangari krøv enn sett verða teimum ið búseta seg í meginøkinum har sethúsnaprísirnir eru hægri men bankar eru fyritøkur ið vera riknar á handilsligum grundarlagi kapitalkrøvini til hesar eru hærd munandi seinastu árini tí hava bankar skyldu til bæði yvir fyri eigarunum og yvir fyri myndugleikunum at reka skynsaman útlantspolitikk hatta var
vit skiftu svarin til hasar spurningarnar takk fyri takk fyri síðani er tað spyrjarin aftur pálla reynatúgvu
summ siðvenja er so skal eg takka fyri svarið men í tí leggur ikki í at eg eri serliga nøgdur við eitt er at mann kanska kundi verið ósamdur um boðskapin ella politikkin í svarinum men eg haldi at eg fari at fara víðari enn tað ella longri enn tað siga at at eg eri serstakliga ónøgdug svari tí at tí at tað stórtsæ sigur einki eg vil siga akkurát sum er at tey tjúgu trý árini sum eru liðin síðan egtreinirn um hesa gáttina fyrstu ferð havi eg ikki upplivað at fingið eitt so lítið sigandi svar uppá ein skrivligan spurning sum hetta snøksagt he eri sakksagt bara ein uppramsan av støðuni sum hon er her eingin politisk støðutak herr eingin vissjón hevur eingin missión her eingin leigi at ganga her er eingin støðutakan um attar er í lagi sum gongur fyri seg ella ella ella ikki er í lagi ater stott sæð bara ein ein ein boðskapur um at statuskho skal varðveitast og at tað sum bankarnir gera er er rætt tað kann vera tað er rætt tað veit eg ikki men eftir standa tær ungu barnafamiljurnar úti á bygd sum hava sera trupult við at útvega sær lánafígging til tað mest grundleggjandi sum ein familja hevur fyri at skapa karmarnar rundan um sítt familju messiga lív tað at klára at fáa sær tak yvir høvdið tað at klára at gerast hærri í egnum húsi ella frúa í egnum húsi og tað er eitt sindur eg má siga akkurát sum ær forkvinnan tað er eitt sindur skelkandi at uppliva at landsstýrisfólk sum hevur so lítið av politiskum boðskapi í mun til ein so áleikandi trupulleika serliga tá ið tað er tá ið mann enntá í svarunum fær upplýst ati at hetta er ein trupulleiki at tað er heilt konkret soleiðis at tað er lættari at fáa dýrgari lán í høvuðsstaðnum ella í teimum størri plássunum landinum enn tað er at fáa bíligari lán úti á bygd sjálvt hjá teimum familjunum sum hava somu inntøkur altso tað er ein ein ein ein mismunur í fíggingarmøguleikunum sum er tengdur at tí virðið grundstykki hevur har sum tú búsetur tað er tað er eftir mínum tykki ein ein ein missjøvni sum mann politiskt eigur at fyri at halda sær hatarfyri oog sum i har kundi tað ikki er nóg mikið bara at siga ja at soleiðis er støðan tí nettu eg eri fullgreiðir yvir at fólk ikki skulu sleppa at lána seg at lána seg upp um skosteinin ella meira enn tað sum tey klára at bera men tað er ikki tilfeldi í hesum førinum í hesum førinum er tað snøggsagt tað at sethúsarprísirnir eru blivnir ovurhondsstórir í høvuðsstaðnum og teimum størri plássunum og tað verður brúkt sum samanberingargrundarlag fyri hvat fyri søluvirði mann kann hava á av teimum húsunm sum tú velur at byggja tær úti á bygd og eg má siga akkurát sum ær eg haldi at tað er ein øgiliga skeivur dentur tá ið mann leggur áherðslu á at endursøluvirðið er alt avgerandi tey allarflestu sum fara undir at byggja sær ein hús tey fara at byggja sær heimi sum sum í allarflestu føruunum færi føroyingar merkir at mann byggir sær húsini sum tú býr í tretivu ár kanska fjøruti ár kanska vónar at tú kann verðar alt lívið til tú doyr og og tá at hava høvuðsdentun á á endursøluvirði sum tað skal verða alt avgerandi fyri hvat fyri fígging tú fær tað er altso tað er tað er at raka so skeivt sum mann kann tá tað snýr seg um at royna at at at vinna fólkið møguleikan at at fáa búsetsið undir góðum og tryggum og og trivnaðarskapandi korum so forkvinnan eg eri eg eri má siga tað akkurát sum eg eri ikki trúði at eg kundi siga tað men eg eri faktiskt eg eri faktiskt ikki ser skelkaður av svarinum at at mann kann hava eitt so einki sigandi svar upp á ein so áleikandi politiskan trupulleika sum tað er tí eg veit at tað er í rúgvuvís av ungum fólkum sum kundu hugsa sær at búset seg eitt nú í sandoynni eitt nú í suðuroynni men sum sum ikki fáa lán við neftur við teirri grundgeving at endursøluvirði av húsinum ikki tey allarflestu fólk ynskja sum sagt at búgva í
ikki serliga tí takk fyri takk fyri síðani er tað landsstýrismaðurin helgi abrahamsen sum fær orðið at svara
afturger sovælja frú forkvinna sum siðvenja er so far eg at takka fyri viðmerkingina nei eg skilji at spyrjarin er er misnøgdur tí at vit eru ósamdur og og tað tað eigur ikki p á óvart á nakran at øll hava ikki somu meining her í húsunum eg skilji væl og eg haldi øll skilja at tað fyri fólk sum taka lán virkar løgið at tað skal vera lættari at fáa lán til eini dýr hús í havn eina bíliga bygd eg haldi ikki at tað skilir nakan okkum tað halda vit øll duga at skilja spurni eg bara hvat er alternativ altso hvat hvat fáa gjørt við tað eg vísi á á altso spurningurin grundleggjandi spurningurin er skulu vit hava marknaðarbúskap á eisinum økjunum ella skulu vit ikki hava tað skulu vit hava eina almennan banka við einar fastari rentu skulu lóggeva rentuni ella skulu vit hava privatar bankar sum virka á marknaðargrundarlagi tað er tann grundleggjandi spurningurin og so kumu vit eisini taka næsta stig hvar hvørjar fylgjur hevur tað í tí langa løpunum vissu vit nú politiskt fara at stýra hvussu bankarnir skulu fíggja teir spurningarnir mugu taka við og eg má bara konstatera tað at vit hava í løtuni eina øgiliga lágarrentu o hon verður neyvan lægri enn enn enn enn hon er og tað sum eg haldi vit kundu gjørt nakað við tí tað er politiskt tað er spurningurin um bankarnir skulu bjálva seg so væl búskaparliga sum krøvini í dag er bankar í dag skulu bjálva seg so væl leggja so nógvar pengar til síðis tí tankin síðani seinastu kreppu hevur verið at at tæir skuldu kunna reisa at endurreisa seg sjálvar við sær fara á knóran tað er tankin og tað kostar teimum øgiliga nógvar pengar tað er nakað vit kunnu gera nakað við politiskt akkurát tann partin men so hava vit eisini eisini bankar sum ikki eru so væl bjálvaði og tað mugu bara velja vilja vit tað ella vilja vit ikki tað tað er tann politiski parturin hin parturin um um katta kostar at taka lán hvørju krøv mann setur tað er ikki politiskur ta eru marknaðarbúskapin hsjálvandi droyma fólk sum seta búgv um at sleppa viðfar aftur lívið sjálvandi droyma øll sum sum stovnar og familju um at familjan skal vera ein lonnur kjarnufamilja aftur lívið men lánveitarin veit av royndum at tað gongur ikki altíð soleiðisnar tað kann vera at tey hava ein lægri orsøk verða noydd at flyta út úr húsinum noyðast at selja húsini og so má lánveitara hugsa hvussu fái eg tryggja mínar pengar so eg skilji væl bankarnar men eg skilji eisini hin partin at at tað eru fólk sum seta búgv hava ilt við at góðtaka tað at tað skal vera dýrari at seta búgv uttan fyri havnina ella tað skal verri at fáa fáa fígging uttan fyri havnir enn í havnini tá ið húsini eru dýrari í havn tað skilji eg eisini væl og tað haldi eg øll skilja spurningur er bara vilja vit politiskt fara inn at stýra bankunum niður í hasar deteiljirna ella vilja tað ikki tað tað er tað sum er tann grundleggjandi spurningurin og tí
ter svarið sum tað er takk fyri takk fyri síðani eru tað onnur tingfólk ið kunnu fáa orðið og tann fyrsta verður siri stenberg
eg haldi at a e ein góður spurningur sum pollareynatúgvu hevur reist og ein aktuellur spurningur og ein spurningur sum hevur heilt nógv at siga fyri rættiliga nógv fólk kring alt landið tí tað er eitt ítøkiligt problem at fáa fígging til at byggja sær eini hús úti á bygd visti bara tú skalt ikki langt út um misaðarøkið so hevur mann eina stóra avbjóðing eg haldi eitt sindur sama sum spyrjarin at svari er mestein staðfesting av støðuni eg dugi ikki orilia at síggja nakra politiska ætlan um at mann ætlar at gera nakað við henda trupulleikan men mann tosar nógv um støðuna í bankunum har eg ynskt man tosað um støðuna hjá teimum sum ikki fáa brúkt bankarnar hvat kann mann sum politikarar gera tá hvørjar møguleikar hevur mann fyri at hjálpa teimum familjunum okur hava so sum flokkur fleiri ferð prøvað lagt nøkur uppskot fram til dømis hetta her við at fáa bústaðir at blíva aftur eitt sindur sum tað var í síni tíð at mann ikki hevði ein stovn sum bara bygdi men at mann eisini kundi opnað upp fyri tí møguleikanum at bústaðir kundi fíggja tann síðsta partin sum mann hevði trupult við at fáa lán til bústaður er amboðið hjá landinum ella hevur verið amboðið hjá landinum fram til kanska fyri teimum vikum síðani og hevur verið tað sum landið kann handla við tað nyttar ikki at blíva við at tosa um hvat bankarnir gera og ikki gera tí tað er ikki ein vilja her inni til at seta bankunum nøkur sum helst krøv ella til at taka yvirhøvur ta kjakið upp upp um mann kann gera nakað fyri hjálparfólki tað hava okur prøvað fleiri ferð og tí er tað væl tann vegin við bústaðir mann átti at farið tann søgan sum er um húsalandsgrunnin sum frá í trýssunum vr vórð var tað sum gjørdi at vanlig fólk finguð sett føtur undir eygiðborð var tað sum faktisk skapti tað samfelagið sum okur hava í dag tað var eisini ein stór neyð og trupult at fáa fígging tá og fólk vórðu mansiga givin up til skutur fyri fyri tey sum áttu nógvar pengar kanska meni tá fekk mann so tann møguleikan at vanlig fólk kundu fáa sær síni egnu sethús tað fjarðaði eitso eitt sindur út og bankarnir tóki tað yvir við at fíggja hús og í tvey túsund og tíggju gjørdi mann so eina semju um at faktisk bjargahúsalandsgrunninum og gjørdu ta nýggju semjuna um bústaðir sum sum okur kendu fram til nú fyri kortum og í tvey túsund og sekstan setti mann so pengar av til at bústaðir kundi fara at byggja men framvegis hava teir ikki fígging til at kunna lána og tað erður kanska tað mann kundi hugt eftir okur hava so eisini prøvað at havt hesi her uppskotini frammi um at avmarka hvør kann keypa hús og ognir í føroyum sum eisini skuldu kanska kunna hjálpt til at úti a hann kanska ikki bleiv kendur upp sum tey hava verið sum tað er í hvørfall erið greiðar ábendingar um kann henda fólk í útjarinum í dag hava næstan ikki møguleika at byggja hasar nýggj hús vistu tey ikki eiga rættiliga nógvar pengar og visi mann hyggur runt í útjarinum so sær mann eisini tað at tað tey støðini sum miðalinntøkan er legst í og tí er tað sjálvandi trupult fyri nøkrum árum síðan so kundu tú fáa eini ordiliga bílig hús uttan fyri miðstagin men tann prísurin er eisini hekkandi nú og bústaðartroti er faktisk eisini úti um landið so sjálvandi liggur tað eisini ein ábyrgd av kommununi eila útstykkja øog sovíðari men hetta her við at tað eru fólk sum kring landið ætla at at búgva í síni heimbygd og skapa ser eina tilveru har og kanska vera har sum tey hava foreldur og og annað og trívast og kanska og ynskja at búgva tann støðan er øgiliga trupul hjá teimum familjunum og tað hava eisini verið dømi og eru dømi um at asama familja ferð í boði at flyta og koma næðri at miðstaðinum og so kanst tú fáa lán veri kanska somu inntøku nættupp tí at húsini eru for lítið verd uttan fyri miðstaðin tað haldi eg er eitt eitt virkliga stórt problem visi mann ynskir at at øll í føroyum t okur skulu atað skvera so seuntralisera at øll búgva rundan um miðstaðarrøki so skal mann einki gera og bara lata standa til men visi mann ynskirt spjadda búseting so má mann eisini taka nøkur stig her inni frá sum gera tað lættari hjá fólki at seta búgv og útoyggjafelag hevur víst á tað í fleiri førum eisini hvussu trupult tað er og at fíggingin er ein av høvuðstrupulleikunum að er ikki einasta einasti trupulleiki men tað er ein av høvuðstrupulleikunum so eg haldi at tað hetta er eitt mál sum landstýri
tu egur at hyggja alveirligt uppá takk fyri
takk so er ein viðmerking frá pálla reynatúgvu gersovætakk fyri forkvinnan ja tað sum kann órógva er at tað tykist sum at at landsstýrismaðurinals ikki rættir hendurnar út eftir nøkrum bústaðarpolitiskum amboðum yvirhøvur og tað er tað er eitt sindur tað er eitt sindur skelkani tí mann eitt er tað mann letur marknaðin ráða í høvuðsheitinum men vit vita væl at í einum fjølbroyttum samfeg fjølbroyttum landi er ikki altíð at marknaðurin røkkur øllum tá er neyðugt at mann at mann hyggur eftir viðurskiftim hvat er tað sum ger at at tú hevur forðingar fyri sum eitt nú búseting úti á bygd í í einum landi sum føroyum og tað má mann taka upp fyri at halda segfyri seg vaska hvat kunnum vit gera av tað tað er eisini soleiðis at landið eigur ein triðing av av bant nordigd bara fyri at taka dømi mann kundi ígjøgnum ta ávirkanina kundi mann kundi mann eisini roynt at at ávirka á tí økinum men tá ið landstýrismaðuin leggur upp til at at ústaðir bústaðir onkursvegna er aitt

takk fyri siri stenberg ger sovæl takk fyri harra formaður ja ga mann fær ein sonar kenisliga av ati at kanska sær landsstýrið ikki tann trupulleikan sum hvørfall nógv a okum t síggja sum eisini búgva uttan fyri mistagin ø visti mann b altso tað eru nøkur ting sum marknaðurkreftinar kunnu ikki alt altso vanlig fólk kunnu a svist tey skuldu vera latin púrasta upp í endranar marknaðarkreftini til at loysa bústaðartrupulleikan so vita okkur hvat hendir tí bleiv bústaðir sett í verðina í síni tíð ela húsalandskunnirn sum dað er tá nettupp fyri at hjálpa vanligum fólkum at fáa tak taka úvr høvdi men nú hevur mann broytt bústaðir til aftur at skula marknaðarkreftinar eisini komin komnar inn har sum skuldi verið tað bústaðarpolitiska amboðið hjá landsstýrinum tí at mann spælti sær av við tað tann møguleikan sum mann onkursvegna hevði til at hjálpa fólki og hat har við hasun riðintriðingin í bank norðdig tað kundi verið at at tað var partur av tí puljuni sum kundi farið í at fíggja sethús kring landið tí tað sær ikki út til at at tann vanligi kundin kring landið fær nakanákoða

síðani er tað erhard joensen sum fær orðið ger sovæl takk fyri frú forkvinna øja sum tað er sagther onkuntíð fyrr nú so kann marknaðurin nemliga ikki alt okur hava sæð hvat ið kann henda tá ið mann letur alt upp í hendurnar á marknaðinum okur sóu hvat ið hendi í fíggjakreppuni i til dømis usa tá mann lat marknaðin púra ótálmaðan sleppa at fíggja sethús og bygging tá gekk tað galið mann er gott á veg nú aftur nú á altjóða bústaðarmarknaðinum til dømis í usa hvar mann hevur so spenderað at mann yvirhøvur kann koyra hús á tvang tað hevur mann faktiskt gjørt siðan í nú í líka siða koronakristan kom og nú beginnur mann so eisini við at at veita stuðul til eginfígging av húsum fyrri at halda hesum marknaðinum uppi sum absolutt sum ikki kann implodera aftur ella vil mann bara taka ogútseta tað men hvar um alt er hetta er ein sera relevantur spurningur men líka so relevantur og aktuellur an er líka so kompleksur er hann at loysa okur vita hvussu tað at kostnaðurin fyri at byggja eini nýggj sethús í dag hann liggur upp á umleið tá tá taka okur ikki grundstykki við hann liggur upp á umleið tríggjar milliónir krónur soe má rokna ein byggikostnaður sum eitur sirka fimmogtjúgu túsund per fermetrar fyri eini hús sum eru hundrað og tjúgu fermetrar og tað gevur sirka tríggjar milliónir okur kunna av góðum grundum ikki stýra bankunum bankar er ein liberal vinna og hon kann ikki stýrast men okur kunnu stýra øðrum tingum og mítt besta boð er til at fáa ei eina eina byrjan upp á eina loysn til hendan trupulleikan tað er hvussu fær mann trekt hetta her fullkomiliga órealistiska virði burtur úr setúsamarknaðinum í miðstaðarøkinum tí tað er tað sum líkasum dannar grundarlag fyri hvat vil mann fíggja av bygd í mun til í mistaðarøkinum ht tí tað r har sum munurin er okur vita at so í vági kanst tú selja eini hús fyri átta hundrað meðan í mistaðar økinum kanst tú selja eina eini hús fyri fýra milliónir so hvussu fær mann líkasum brotið hasa har nøtina nøkur og og tað má mann fara inn og gera við politiskum átøkum ein eineittátak kann vera at mann fer inn við fígging við einum nýggjum húsanaldsgrunni sum kann koma inn við einum triðja ella fjórða verefti eitt kann vera at tú sum mann til dømis hevur gjørt í kúsnorge har deferenserar mann í skatti so vítt eg veit eitt sum mankn eisini kann gera mann kann avtaka rentustuðul nú er faktiskt løtan til at avtaka rentustuðulin tí rentan er so lág nú at hon gevur onga meining longur men tá rentan er rímiliga høg ella miðalhøg tá ger rentustuðulin tað at húsaprísirnir hækka mann kann avtaka mvig á bygging av sethúsund mann kann gera nógv tiltøk politiskt til at trekkja virði burtur úr sethúsamarknaðin týst altíð tá ið tað er ein sethúsamarknaður sum er undir trýsti av einum fólkavøkstri á einum búskaparvøkstri so fer sethúsamarknaðurin í miðstaðarøkinum fullstendiliga út av sporunum og tað gongur út yvir økini úti um landið til dømis suðuroynna og sandoynna og útoyggjarnar som mín loysn er hyggi eftir nøkrum øðrum tingum hyggja eftir skal tað skulu okur betala minni skatt úti í úti í økinum skulu okur taka emvegi av at byggja sethús úti í økinum skulu okur seta ein nýggjan grunn á stovn við einum triðja fjórða vereftir har eru hvussur nakrir møguleikar til at koma í gongd sjálvandi saman við at avtaka rentustuðulin
takk fyri forklýðuna
takk fyri ein viðmerking frá pálla reynatúgvu ger sovæl takk fyri erhard joensen fyri eina góða og og og kveikjandi konstruktiva røðu um um eitt ógvuliga viðkomandi evni og eg fekk næstan tann tankan at tað er eitt sindur spell at at erhard joensen ikki landsstýrismaðurin í í hesum førinum tað tað ljóðaði sum at har var har var meiri av av av av vón um hvat ið gerast kundi heldur enn bara staðfest at at at at bankarnir ráða enn ta eitt sind tað er einkin ivasu at húsalansgrunnurin var ein grunnur sum var ætlaður millum annað til tað sum tað endamálið sum erard joensen vísti á nú er mann umskipað bústaðir soleiðis at tað kanska í størri mun er blivi g eitt amboð hjá hjá kapitalunum heldur enn at vera eitt eitt eftir mínum tykki eit bústaðarpolitiskt amboð so tað er tað er nokk so harmiligt at mann at mann ikki frá samgonguna síðu velur at hyggja meira eftir eftir hvussu búsetingin á landinum er general

erhard joensen gstakk fyri frú forkvinna eg haldi at tað er grátuligt at einki sethús verður bygt í vági at ungar familjur sum hava hug at búseta sevági ongantíð skulu uppliva tað at seta føtur inn í eitt nýtt hús tað er grátuligt hinvegin so eri eg nokk so ivasamur um kunnu kunnu okur stýra bankunum tað trúgvi eg ikki men sum eg nevndi í mínum innlagi oku kunnu gera nógv onnur ting sum stuðla upp undir uttan at skula inn at stýra bankunum tí tað trúgvi eg simpultenn ikki upp á at okur kunna og høvuðsboðskapurin er tað er fái trykt nakað av virðunum burtur úr hesum órealistisku húsaprísinum sum eru í miðstaðarøkinum soleis at munurin á at byggja eini hús so í vági og í havn blívur minni harhar við blívur innsitamentið hjá bankunum til at fíggja meir úti ái bygd størri enn hvat ð vit annars vuldu verið saman við øllum hinum átøkunum sum okur kundu fara í holt við rentustuðli skattaláttin mvegfrítøku og so víðari og eina

yribjarni hammer sum fær orðið ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja takk fyri ein góðan á e sum er relevantan spurning frá pottareynatúgvu

tá ið að er talan um bústaðarbygging á bygd so er tað óalmindiliga trupult at fáa fígging sum sagt men vil kanska byrja við nøkrum sum okanska mann sum í løgtinginum tíverri onkuntíð skemtaðust við og tað er at tá ið landsstýrisfólk skula svara spurningum oftani frá frá andandstøðufólki so sigur mann ja so var hasin spurningurin heldur ikki svaraður og hesin spurningur bleiv heldur ikki svaraður tíverri men men landstýrismaðurinog vinnumálim skal so eiga tað at hann er nú ikki tann einasti landstýrismaðurin sum latur vera við at svara tað sum hann spyr upp á tá ið hanns spyrepaspurningar sum andsstøðan kemur við eitt sum hevur verið uppi at venda er millum annað um at útlendingar koma inn og keypa upp tað er so eitt men tað er nú ikki bara útlendingar sum keypa bústav í føroyum serliga úti á bygd tað er eisini ein eg veit ikkim eg skal siga tað er ein trupulleiki men tað er eisini føroyingar í føroyum sum keypa keypa faktiskt heilt nógv upp úti á bygd erard joensen var inni á at byggja hús í vági erhard joensen veit líka gott sum eg sjálvur at tað er ukki bara útlendingar sum keypa húsvági tað eru fólk úr mistaðarøkinum sum keypa hús á bygd líka so nógv sum nakar annar og tað hevur sjávandi eisini gjørt tað prísirin er pressaður upp og familjur og já bygd hava trupulleikar stórar trupulleikar við ati fáa sett sær at keypt sær eini rímiliga bílig hús men spurningurin er hvat vil landsstýrið altso hvat vil landsstýrið landstýrismaðurin fíggjarmálin serliga tann og landsýrsmaðurn ofiskivinnumálin teir hava altíð eina greiða niðurstøðu vinnan veit best og tí skal hon fáa ómarkaðar treytir at virka undir og landsstýrið skal halda seg langt burtur men lat okkum marknaðartreytirnar fáa fullkomiliga fríttar ráða so verður tað lítil áhugi við so verður tað altíð lítil áhugi at byggja og brúka stóra fígging uttan fyri miðstaðarøki og tú verur snakkaði bleiv eisini nevnt fyrr í áðni jamen hvat vil s taka og fáa eitt sindur av virði úr hesum her húsunum til millum annað minka rentstuðulin tað e eit fínt hugskot nógvastaðni men okur vita eisini av at heilt nógv av teimum sum keypa húsi dag í havn tey liva av rennustuvuli altso tað er rentustuðlin sum ger at tey heila tikið fáa at virkað tí tey hava s eina kolosalstór lán til tærra húsabygging

um tað er loysnin tað vil eg siga men øllum førum hevði tað verið gleðiligt at vistikur hevði eitt landsstýrið sum hevði eina ætlan sum segði at tað ber ikki til at tað er so gott sum ógjørligt at byggja sær eini hús úti á bygd í mun til miðstoyðarøkinum fyri sama í inntøku tað hevði eisini verið gott hjá ndat um landsstýrið koma í boðaði frá hvat heldur landsstýrið um eitt er um um útlendingar keypa upp men hvat við um fólk í miðstoðarøkinsum keypa upphútiabygd tað vera nógv húsum keypta tvøroyri vági alt sandoya lagdi at hoyrt at summarhúsini er seldur fyri nógvar pengar og tað eru ikki sandoyngar sum keypa dagar so tað tað berk ikki til hjá teimum lokali at keypa hesi húsini tí at tey tað hoyriski til í miðserar økinum og nógv av tí fría kapitalunum sum verður givin leysur til at keypa at gera íløgur at gera íløgur úti á bygd tað verður gjørt við frívirði í teirra egnu húsi sum tey hava eittannastað fingið av natúrligum orsøkum at virði hækka óalmindiliga nógv tað er ómindiliga gott tí okur skuldu ikki so nógv meir nn enn lítli tretivu ár aftur í tíðina tá kostaði húsini einki havn heldur men tað sum okur eftirlýsa øllu ørini í andstøðuni øllum førnum rá hesum spurninginum tað er tað at mann fer einki ordilig at vita spurningurin var ikki svaraður og tað er eingin greið linja hvat ynskja okur nøkulunda at mannmá øllum førum hava eina eina breiðari fatan okur vildu gjørna ynskt at tað bar til hjá fólki úti á bygd at seta bygd har sum tey búðu men tað kemur vit ikki fram her beint og tað er eisini tað mann situr eftirlýsir tí heta her er ein spurningur sum er heilt óalmindiliga relevantir í løtuni nú prísirnir eru so høgir um histaðarøkinum og tá er tað ringt fyri eina unga familja at eittannastað at skrikkja alt upp úti onkrastaðnis í útjaranum og so fara kanska til miðstaðararøki í staðin fyri at binda seg kanska til eina millión so kunn mín noyðast at binda seg til tríggjar milliónir at eg so fáa láni tí er bæði gott og eisini forferdiliga ringt tat hangast upp á eitt kolosalt lán

men frú forkvinna heta r ein góður spurningur og og tað hevð g eisini gleðiligt at tað var meira áhuga í løgtinginum men taðhevur sjávandi ver ein langur dagur og eg vóni at landsstýrismaðurin øllum førin ikki í dag kanska men kanska frameftir kemur við einari loysn um hvat landsstýrið ætlar á hesum økinum tí tað er ein stórur trupulleiki hjá nógvum og tað er ein stórur vinnungur
fingsa summum øðru á tjóðverrum takk fyri formínnatakk fyri
tvær viðmerkingar tann fyrra frá pálla reynatigvu ger sovæl takk fyri til bjarna hammer fyri at taka lut við kjakinum og fyri ationkursvegna vísa á at at tað er á einari leið hesum spurningurin í mun til støðuna sum er útjaranum tað sum tað sum tað sum er eitt sindur skelkandi er at at mann staðfestir at tað er ein íkomin støða í samfelagnum har sum í veruleikanum ella har tann støðan uppstendur at at ung fólk ikki seta bygv úti á bygd og tað eru í veruleikanum øgiliga harmiligt ikki minst eisini har sum har sum mann hevur fingið bøtn um infrakervið øgiliga nógv men allíkavl stendur støðuna at tey ungu ikki fáa sætt bygd tí at tey ikki hava láænamøguleikar á sama hátt sum í teimum størru plássunum og so blívur tað so øgiliga sjokerandi í veruleikanum tá ið man staðfestir at landstýrismaðurin bara sigur at tað er fínasta lagið av
tað er so takk fyri
mmja takk fyri frúr forkvinna tað er nemliga ein stórur stórur trípultesher at ung fólk ikki seta bygd og eru tey fyrstu farin avstað og og eitlannastað bundi seg við á høndum í fótim við einum stórum láni tað veit mann av so má mann verða verandi har nakað sum eg var i í fundi her fyrr við nøkrum ungum fólkum fyrstu tjúgunum sum øgiligani kundu gott hugsað sær at fingið æ eitlat at búða í úti á bygd men harvar nemman spurningur hjá teimum faktiskt ein nokk so greiður oá felagsspurningur at lutóúrbúður hevði verið nakað sum hevði gjørt at tey hevði verið verandi úti á bygd eisini á heimstaðnum øllum førimi fyrst tey kundu gjørt eitt lítið íkast p á nakrar hundrað túsund so goldin á leiði eitt annaðstað fyri at begynt av sætsa í bygd og kanska sætt pengar til síðus men beint nú er so trupulleikin
tann at tað leggist næstan ikki gera takk fyri fyri fólk
takk so er tað erhard joensen gersuvætakk fyri frú forkvinna øh visti eg taki í tí økinum hvar ið hvar ið eg sjálvur komi frá bjarni hammer so so trúgvi eg at ma sær eitt nýtt sethús kanska fimta ella setta hvørt ár visti mann tekur soleiðis í miðal hvussu er tað vorði í tí økinum sum bjarni hammer kemur frá viðvíkjandi bygging av sethúsum

takk fyri frá forkvinnujarni handverk gerst væltakk fyri frá fólkum at økinum hjá mær komi frá er tað vit øll hava teg sjálvandi eitt eitt nógv meira afturkoygt tøki enn tað sum er hvussu sum er frá so men men har har hevur tað verið støðan hevur verið júst sum aðrastaðni men men faktiskt tað síðstu árini eru fleiri hús í bygging og í løtuni eru fleiri hús at tað eru nøkur hús faktiskt tað er nakað nýtt er nøkur nýggj hús standa í gerð nú tað er faktiskt gleðiligt at hoyra og tað er næstan ómøguligt at fáa fatur á einum gomlum hús eini húsum at keypa eisini nógv verða seld og so er tað eisini nógv hús sum sum eru í arbeiði og sum fólk er búgvað í eittlandastað eina ferð um árið men men beint nú har á tvøroyri har eru tað eru øgiligani populert at og stórir eftirspurningar eftir húsum serliga eftir húsum og tey grundstíkini sum eru hjá kommununi eru eisini øllu bæði bílagt og og hava bæði tveir mánaðars uppsigilsi sum tað verður tað gongur gott í løtuni har men yvirorðna

fyri frú forkvinna nú kom kappingin í suðuroynni ordiliga sum mann sigur til sín rætt ííhesari viðmerkingini og bjarni hammer tosaði um ati at tað vóru sikkurt so fá fólk her í tí at dagurin hevur so langur t tá tá kundi ikki lata vera við at hugsa um tey størvini havi havt ímillum hesi fýra árini at veri her eitt nú var kryvjing tá tá haldi hesin dagin virkar øiliga stuttur enn vit byrjaði uluman ellivu men men tað er so tað so so ójans sum mann kann síggja uppá tað eg haldi sjálv at hetta er ein fínur og spurningur sum pollareyd kemur við hann rættiliga viðkomandi í sambandi við hvussu skulu vit hyggja upp á húsafígging og tað at fáa sær tak úr høvdið í føroyum frá nú av og hvussu er tað í dag og hvussu kundu vit hugsað okkum tað verða frameftir tað er tað er eg haldi tað er ein øgiliga samansett avbjóðing tað vil eg siga og kanska eg eitt sindur litað av at hava arbeitt fimmíggjár í eini peningastovni at mann kanska hugsar eitt sindur í teir banarnir tí at ofta er tað skal líka nevna tað fyrst eitt ynski er kanska ein veruleiki tað hongur alta ikki ordiliga líka saman og tað er akkurát hetta her við at tað er blivið so ekstremt kostnaðarmikið samanlagt at byggja eitt hús tá mann snakkar um nýtt hús og visti mann hevur eitt hugsar eitt hús kanska bara fyri at nevna okkurt fugli bara fyri t nevna nevna tað so kostar tað ikki annað loys at byggja har úti kanska tað grundøkið er er bíligari men visti tú snakkar um møguvískanska heldur ikki tríggjar sum onkur sagt evil hava nemliga havt onkur hús sum vit hava sæð summi sum hava verið hús sum eru eru klár at flyta inn í fyri fyri tvær komma fýra so pluss grundstykki tað tað kann eisini gera tað men tá er tað sjálvandi kanska altso prísuri komar ymiskir andbað hvat man velur a so tað tað er eitt sindur av spenna í akkurát í hvat mann kann fáa eitt hús og fyrr men visti tað var eitt ynski at búgva restina av lívinum í ein sírum piklumsum plássi og tað so ikki bleivur til veruleiki so sjálvandi hevur mann kanska ein avbjóðing visti mann skal úr húsunum skjótt hvat tað so kann seljast fyri men tað er ein heilt onnur síða av sakini visti mann hevur lænt tvær komma fýra og selur tað fyri eina onkur hangur so upp á tær eina komma fýra sum er eftir men men sjálvandi er hatta stakligdagurin men í tí samfelagnm sum er í dag er hatta minstrið kanska ein partur av tí t sum ger at kanska eitt sindur tyngri at fáa fíggjað eg haldi sjálv nú eri eg eisini partur aveinar kommunu og eg haldi sjálv at eg havi spurt onkur inn til hesi smáu plássini eg haldi at kommunurnar hava verið øgiliga seinar í at vera við til at syrgja fyri at mann hevur eitt nú grundstykki tøk eisini í teimum smærru plássunum tí eg havi tosað við onkran sum býr ein heilt heilt lítlum plássi og tað er kanska siga at at tað er veru ein avbjóðing at fáa grundstykki eg hugsi tað kann ikki bera til tí at eg meinisov ta tað burdu tað verið nokk av í í einum smáplássi so túð skal eisini hava eini altso tú mást t hava ein hugburð til at fólk vilja búleikast úti í teimum lítlu plássunum og eg haldi at hugburðrin kanska farin eitt sindur meira inn yvir á tann glíðiskalan at eg skal bara vera hugsað um turismu tá mann snakkar um eitt lítið pláss mann kanska snakkar um gjógv so snakka mann bara um turismu men men tað eru statvekk og tíbetur eisini fólk sum vilja búleikast í hesum plássinum og hvussu ger mann tað vit vara eisini av einum lítli plássi vit hava akkurát sitið og hugt rættiliga væl eftir hvussu vit skuldu seta ferð á tað við at skaffa grundstykkir og íbúðir tí tað við at fáa deunamikk eisini í at tað kanska blíva fleiri útboð vil so gera tað at tað kann fáa prísirin lýsindi niður tað sum erhard joensen var var inni á tí tað er ein samansett miganisma men har hava vit eisini í ikki eg sjálv men frábýranum havt fund við peningastovnar vit vara av eisini einum einum altso okkara bygdi deildu upp og twey og hvat hvat ger tað at tað ett sindur tyngri at seta bygd ít á kambsdal so eg mann fær akkurát sum nøkur nøkur mál fram á borði og fyri at kunna finna útav hvussu mann kundi verið við til at flutt nakað soleiðis at tað kundi gjørt betur fyri tann sum ætlar sær at byggja tí at eg haldi samstarv og og tað mann hyggur upp á hvat letur seg gera hvussu kundi hvussu kunnu vit gera hetta felag hvat hvat kal hvat skal til eisini til politisku skipanini erhard joensen var eisini inni á hesin her kann mann møgul ise hugsa um mvg kann mann gera tað øðrvísi n soleiðis at tað er ett sindur lættari tí tí at var tað ein munur upp á tvey hundrað túsund til dømis so kundi tað kanska gjørt alla munina so at eg haldi tað at tað er oa viktigt at vit øll síggja ella veruleikan í at vit ynskja at fólk framhaldandi skal búleikast eisini áttm smáu plássinum og kanska lykta nøkur ting um felag sum gera at tað kann flytast fram á leið so
tíðin gekk skjótt nú er ein fimm minuttsvari takk fyri frú forkvina
kfyri ein viðmerking frá pallareynatúgvu ja takk til edva jacobsen fyri at taka lut í í kjakinum um hetta økið hvat letur seg gera eg haldi tað er ein rættiliga stórur sigur bara at hoyra tað at løgtingskvinnan setir sær tann spurningin tí tað er væl tað sum tá ið vit staðfest ein trupulleika í samfelagnum sum sum partur av parlamentunum so merkir tað at vit hava eina ábyrgd at fyriathaldaokkum yvirfyri tí trupulleikarnum siga hvat letur seg gera tað er tann mest grundleggjandi spurningurin hvat letur seg gera fyri at finna eina loysn og tað er akkurát tað sum eg sakni í svarinum frá landsstýrismannum tí har er
menjga einki boð takk fyri
bsen ger sovætakk fyri frú forkvinna eg havi eg havi ta lyndið kanska at prøvað at vita hvar man kann síggja møguleikar men t teirr soikki altíð so lættir og at hin síðan av sakini sum bankarnir í at tú hevur bygt í einum piklitlum plássi og tað at hetta var ikki so smart sum vit hildu vit vilja gjarna inn aftur til stórbýin so hevur tú kanska ein manku í prísinum visti túhevr lænt fult út og tann mankuin kanska er upp á vit siga at hon er upp á eina komma tvær millión hanas skal onkur bera tað er so hin síðani av sakin og tað er eisini faktað sum mann skal fyrihaldast til at og tí er tað ein ein ein samansett avbjóðing eisini hjá peningastovnum hvussu teir skulu best vera við í hesun her tí at tað at sita eftir við einum einum blankukekki negativum blankukekki tá ið húsini er seld at taka við sær innaftur ein stórbý tað vil jú heldur eingin so og og tað steðgar einim fyri at koma víðari í lívinum so so tað er tað eru ymiskar avbjóðingar í hesum her
takk fyri frú farskvinna takk fyri tann næsti at røða verður heðin zachariasen ger so væl
ein sera viðkomandi spurningur og so kann mann siga hvat er broytt frá fyrr av til í dagin í dag og mann kann hvussu staðfesta tað at mann hevði húsalandsgrunnin sum var eitt íkast til at fáa at fíggjað hús tá í hálvfjerðsunum og tá varð húsalandsgrunnurn faktiskt líka aktivur í havnini sum hann var runt um í í bygdunum og nú hevur tað verið fleiri uppskot um hetta her við hvussu mann skal gera altso nemliga tað sum erard joensen var inni á til dømis at visti mann gjørdi ein grunn aftur so spurningurin skuldi tann grunnurin so verið til at fíggja hús úti í útaðarunum í útkantinum og ikki í miðstaðarøkinum nú man farin inn og og mann hevur definerað politiskiman líkasum farin inn og definera føroyar upp í nøkur øki sum eru øgiliga áhugaverd og tað er har sum mann ger íløgurnar tað er har sum mann byggir og tað er eisini har sum prísurin fer upp so so onkuntí er tað men eg eri rættiliga samdur í tí at tú kanst øgiliga illa fara inn og stýra bankunum tí at bankarnir koyra ú eina forrætting og teir eru undirlagdir nakrar treytir og so er spurningurin um um um tað verður líkasum eitt sindur yvir disponerað við tí ella ikki men meni og síðani tekur mann bústaðir altso bústaðir hevur heilt eina aðra funktión enn til dømis húsalansgrunnur bústaðir er til at byggja leiðuíbúðir ella ja leiðuíbúðir og mann kann eisini staðfesta at bústaðir bygdi altso áhugin var kanska líka stórur at byggja í miðstaðarøkinum hjá bústaðum tí trúgvi eg at at at skal man inn at gera nøkur ting soleiðis at tú at tú fært broytt hetta her við útjarunum so mást tú líkasum inn á ein ein sovorðnan ei sovorðnum modell sum húsalandsgrunnurin var og so mást tú eisini definera politiskt ag siga hvar er tað hann skal fíggja tí mann kann í hvussur staðfesta tað at tað er ikki brúk fyri fyri einum tílíkum grundni har sum miðstaðarøki er ella har sum prísirnir eru rættiliga høgir og at definera prísirnar í teimum størru økjunum tað síggi eg faktiskt nokk so trupult tí er tað nakað um tú ikki kanst stýra so er tað tað tað sum fólk ætla sær at keypa og hvussunógvar pengar tað la sær at brúka til at keypa sær ein ognfirði og sovíðari ø so at men tað tað er eingin ivi um at tað er øgiliga ymiskt runt um í føroyum altso hvussu tað verður fíggjað og nú veit eg ikki um tað var soleiðisnar men mann hevði hvussu eri tann varogan av á i mann fór í bankan at læna sær pengar til húsini so varð spurningurin hvat kláraður tú at gjalda aftur í dag er kanska spurningurin nógv meir visti tú ikki klárar at gjalda hettar aftur hvar hevur so bankin taðn størstu aktivini at selja víðari men tað kanska tað var eisini tá tað er ikki tað men meni hetta er ein ein spurningur sum er rættiliga viðkomandi og eg trúgvi at tað er tvey ting tú ikki fært gjørt nakað við og tað er tann also treytirnar hjá bankunum tí at tað er forrættismessani er tað innbyg t í tað og eisini tær treytirnar sum bankarnir skal virka undir og síðani trúgvi eg at tað er øgiliga ringt at fara og royna at seta virðini niður á húsun ella ognim har sum fólk faktiskt ynskja at vera tí tað eru væl ikki nøkur vi yvi um tað at fólk fara rættiliga nógv har sum tað er er áhugavert at vera til dømis við arbeiðsplássum og at tað r stutt at koma til frá arbeiði og tí haldi eg ati atmann kann siga hetta er ikki nøkur løtt uppgáva men hon er rættiliga viðkomandi tað er eingin ivi um tið hon er viðkomandi og ati ateg haldi ikki tað er rætt at mann nú sigur at mann hevur broytt bústaðir og tað er líkasum amboðið sum mann nú annars hevur tikið frá at at at virka politiskt fyri at menna økini runt um eg síggi bústaðir sum sumeitt amboð sum faktiskt víðkað og gevur uppaftur stórar møguleikar men tað hevur einki við húsalagsgrunnin húsanandsgrunnur var ein peningastovnur sum sum lænti pengar til fólk sum prioriterar prioriteturin var eitt sindur ætta laga og teir settu eisini sínar treytir út frá tí men men men eg trúgvi tí at skal mann broyta hetta her so krevur mann at fara inn og gera nakrar nakrar loysnir sum púra greitt taka nøkur økir út og tað er har ið ein slíkur grunnur virkar soleiðisnar at tí tað er ikki neyðugt av ei tílíkan grunn í einum øki hvar alt hvar tað er nevnt at fáa fígging og
prísirnir eru í topp takk fyri takk fyri
so eru nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá erhard joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja eg eri samdur við henis sigariasen í at tað kann gott vera at tað er trupult at trekkja virðið burturúr hesum her øgiliga uppskrúvaði virðini in í havina men men men seinastin bar tann at our at okur standa í eini heilt aðrari støðu í dag enn tá ið húsalandsgrunin upprunaliga kom tá var líkasum byggikostnaðurin á einum húsum hann var hann var relativt lægri enn hvat hann er í dag eisini sæð í absoluttum prísum men men men trupulleikin er at at nú tað sum nú verður brúkt sum ein grundgevin tað er handilsvirði og og vistimann ikki fær drekt nakað á handilsvirðini burturúr hesum her vállsamu prísinum sum nú eru og tað meini eg mann kann upp á gera up á nakrar mátar men men sjálvandi tað er trupult at gera tað soleiðis generelt men men útboðið hevur jú ein øgiliga stóran týdning útboðið av sethúsum men men og og íbúðum men sanniliga eisini byggið kostnaðurin og har kann mann altso trekkja nakað burturúr við at mann sigur nakað til dømis

takk fyri heðin zachariasen ger so væl ja takk tað er púra rætt
sum erhar joensen er inniá og ogtí at sum tú eisini verður sagt at so tað er tað er handilsvirði altso tað er kanska nógv meir handilsvirði enn virði av um tú klárar at gjalda hasi lánini aftur eg veit eisini um at at fólk hava púra greitt sagt at tey kundu kanska fáa tey bóðu ump á lánini har norður fyri tvær milliónir og tað bleiv sagt í hvussu er tpundrawalg og um viðkomandi peninkostanr hevði sagt nei men hann gott fáa lán til til tríggjar milliónir í í í høvuðstaðarøkinum og um viðkomandi segði men eg klári at betala tvær mær klár ikki at betala tríggjar so at at tað verður lagt er øgiliga stórur dentur á tað at at at tá ið tú kemur inn at læna at líkasum útgangsstøði er tá tað skal seljast aftur og tað er kanska eitt sindur trupult at líkasum at fyri at halda seg til tað út frá tá ið man skal fáa fígging til ta smærru plássinum takk fyriakk
ían er tað pálla reynatúgvu gersuvætakk fyri og umvegis forkvinnuna til jns achariasen takk fyri íkasti til kjakið ja nettugp tað at mann leggur so stóran dent á á endursøluvirði eg haldi ikki sjálvu ikki at tað er eitt argument sum heldur tí í allarflestu førum so byggja fólk síni sethus fyri at blíva búgvandi í teimum í nógv ár kanska alt lívið og tað er ofta tað allarsíðsta tay yvirhøvur vilja sleppa hóast tey koma í fíggjarligar trupulleikar so roynir mann á tvíhalda um at mann klárar at at halda halda um heimið hjá børnum halda um húsið sum húsini sum tú hevr bygd og býr í so tað er eitt sindur løgið at mann hevur dent á tað eg hevði eg hevði hildið at tað var nógv betri at leggja dentuna á at at tú hevur tað kaissflogið sum skal til ta inntøkuna sum skal til fyri at at bera tær leypandi útreiðslurnar heldur enn heldur enn endursøluvirði g eg má siga eg haldi ikki at tað er eg haldi ikki tað er eitt heilt reelt argument u sum

takk fyri jensacariasen ger sovælja takk fyri og nú hevur pollarena hevur sjálvur eisini verið partur av tí kommunalu skipanini og eisini borgarstjóri og ar fekk mær púra greitt til dømis at vita at tá ð tú gert eina eina útstykkingarætlan so skal hon vera útreiðsneutral altso tú skalt leggja allan prísin á grundstykkini tað høvdu vit diskusiónir um oí sunda kommunu hvat vit søgdu at tað gera vit ikki tí at til dømis tá høvdu vit gjørt ein veg og tú gjert vatn og tú gjørt ljós og sovíðari so er tað ein partur hjá øllum at brúka ogí virkaði tað púra órímiligt at tú at tú skuldi leggja allan kostnaðin oman á hvørt einstak grundstykkir men men tað er tað er eisini ein ein máti til at at at hjálpa upp á tað við særr at at tú gerst útstyrkingarnar tær skulu ikki fíggjast fult og heilt av av tí einstaka grundstykkinum ella teimum samlaðu søluni av grundstykkinum men at tú líkasum up á tann mátan ert við til at gera tað so bíligt sum møguligt at fáa hetta stykkið fyri síðan at tað er eitt aktiv í tá ið tú
so skalt byggja víðari takk fyri
takk fyri edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna akkurát tað sum heg en skal lega sen inni á akkurát etter við at tað ikki altíð tá mann ger útstykkingar so so er tað eisini ting sum eru við í útstykking sum ikki beinleiðis eru til tað einstaka grundstykkið og otí eg haldi at tað er týdningarmikið at bæði land og kommunur at kommunurnar eisini er ein partur av at hugsa tað inn hvat kunnu vit vera við til at gera og vit hava inevni eitt eitt eitt minni pláss har og hvar vit hava inn og spurt til hvat er tað sum ger tað so kann mann kanska koma eitt sindur víðari visti mann spyr inn til tá ið vit í sambandi viðhetta her tosaðu um hetta her við at hava veghaldð í sambandi við at mann hevur kanska húsalandsgrunn tá vóru tey eisini hoyringarnar og tosaðu nevniga um at at vit mugu eisini hava eina fíggjarliga útrokning um at tað ber til so visi mann skal út har at lata til tað síðsta veghaldið so vildu vit havt vilja havt okkurt annað veghald har kemur tað aftur eftir her um vit skulu inn og hava eitt eitt alment vegaligt aftur sum eir part av

takk fyrisrisengesja takk nú altso tað eru sjálvandi tveir mátar at skaffa sær ein ein ein bústað upp á tað er at byggja hann sjálvur ella at leiðan frá onkrum øðrum og tí trúgvi eg eisini at at tað sum nú fer at verða í sambandi við bústaðir at tú kemur at byggja leiðuíbúðir tað kemur at gera og at tað vónandi verður eisini runt um í økjunum eisini teimum økjunum sum tað ikki so kanska taðhevur kanska líka nógv brúk fyri tí har sum tað ikki er so nevnt at fáa fígging til sín egnu hús soleiðisnar at tað verður bygt har og upp á tann mátan fær fólk møguleika til at leiga og er upp á tann mátan er mar við til at byggja økið upp og a fáa fólkatalið at at at vaksa í í økinum so at bústaðarmynsturið hevur eisini broytt seg rættiliga nógv síðstu árini og tí haldi eg at tað er øgiliga gott at mann eisini hevur ein skipan hvat mann fer inn og kann byggja nakað soleinar fólk kunnu leiga og tað síggi eg eisini sum ein bjarging fyri tey økinum sum tað er trupult í dag at fáa fígging í men hetta er ein ein omkompenseraður spurningur
er mann rættiliga viðkomandi takk fyri takk fyri síðani venda vit aftur til spyrjara og svarara og tað verður spyrjarin fyrst ið fær orðið páll á reyna túgum ger so væl
frú forkvinna og takk fyri íkastið til kjakið tykis sum hava luttikið í í samband við fyrispurningin mann kann hvussursiga at tað tykist sum ati áhugin fyri at koma vð boðum upp á loysnir og og hugsanir ætlanir á økinum hóast summi vísa á at hettar er ein samansett støða so eru so eru tað hóast altíð fleiri fleiri summu tingini hava hava sagt sað eina hugsan um hetta økið við konstruktivum tankum fyri eygað at at loysa ein trupulleika ein ein rættiliga áleikandi trupulleika sum ær í samfelagnum og og harvið er í hvussur eitt ein stíl munur um so mu at siga millum tað sum landsstýrismaðurin hevur sagt í í svarinum og og tað sum tingfólk hava hava sagt í kjakinum men eg vul so bara vóna á tað at landsstýrismaðurin kann brúka tað sum hann hevur hoyrt í í tingsalinum í kjakinum sum sum onkursvegna semær grundarlag fyri at at varpa ljós á støðuna og og vónandi eisini at seta sær nøkur nøkur politisk mál fyri hetta øki tí at eg haldi at tað er fórforfátæksligt av einum landsstýri sum staðfestir ein ein rættiliga stóran demografiskan trupulleika at mann als ikki fyri heldur sigur fyri tað er væl ein av høvuðsuppgávuni hjá okum sum parlament tað er bæði at síggja reagera og virka í mun til tey í mun til tær ójavnar sum vit sum vit síggja í samfelagnum hetta her við at at at treytaleyst góðtaka argumentuni hjá bankunum um at um at endursøluvirðið er tað sum er alt avgerandi ella ella trygdin sum tú hevur í húsunum at at tú fær ta somu upphæddina fyri tað sum tú byggist tað fyri tað er ikki eitt argument sum eg keypi til fulnar eg skilji øgiliga væl at at bankarnir skulu tryggja sær tað neyðuga kashflog ella tað ta neyðugu fíggingina hjá hjá fólki í í mun til tær inntøkur sum tey hava tað er ógvuliga rímiligt krav men men hitt kravið er ikki rímiligt hitt kravið er ikki rímiligt og og hondina á hjartað altso vitskuldu vist vit skulu hyggja eftir hvussu nógvir bankarnir hava mist upp á hús sum eru farin heysan tey síðstu altso tey síðstu áruni síðan kreppuna so mán tað vera forsvinnandi fáar krónur sum eru farnar tann vegin eg vil hildið út frá tí sindri av av innliti eg havi í viðurskiftini ati at tað mán vera eitt tað allartryggasta tú yvirhøvur kann veita lán til í føroyum tað er til sretusund tí tað er tað síðsta sum fólk stríðast og strevast fyri at at at varðveita heimið hjá børnum heimi hjá tær sjálvum sum tú kanska hevur knossase við bæði tíggju og fimtan og tjúgu ár tað er absolutt ikki tað fyrsta sum hann bara rennur avstað frá rokningini og sigur hetta her tími eg ikki meira tvørturímóti tey allarflestu tey strekkja seg kanska longri enn tey yvirhøvur hava hava gott av at gera so so til landsstýrismannin eg eg vildi vóna tað at landsstýrismaðurin tíeg rokni ikki við at at vit fara at lata hetta málið doyggja í synduni eg vil eg vóna tað at landsstýrismaðurin setti seg niður saman við sínum embatisfólkum møguliga saman við bankunum kanska eisini sparra við við bústaðir ikki tí at eg síggi teir hava stóran møguleika í í tí líki sum bústaðir síggja úti í løtuni men at landstýrismaðurin so útfra tíð komi í einim boð upp á hvat kunnu vit gera við hendan ítøkiliga trupulleikan eg haldi avgjørt ikki at vit skulu eggja fólki til at at lána seg út á sjógv men tað má vera tann fíggjarligi førleikin hjá tær í tí dagliga sum gera av hvørja møguleikar tú hevur fyri at búseta teg og ikki hvussu væl tú kanst selja húsini sum sum tú sum tú velur at byggja tað haldi eg ttað er eittað er eitað er eitt skeivt sikti at hava hvussu ítøkiligu trupulleikin er jú eg haldi hann rættiliga rættiliga ítøkiligr tí eg veit um fleiri sum hava keypt sær grundstykki eisini á sandi hava keypt sær grundstykki men ikki klára at fáa húsini upp tað inniber at tey noyðast at serjga grundstykki aftur aftaná eitt ár ella tvey og tað eru jú ein katastrofa fyri serliga fyri at økjast um sandoynnin sum skuldi verið eitt vakstrarøki nú tá ið tunnilin er á gotni at skula noyðast hjá hesum ungu fólkunum at noyðast at at søkja sær eina kjallara íbúð í havn eina kanska eina hálvánaligar kjallara íbúð í havn heldur enn einum sethúsa sandi tað er ú ein stór fallittarklæring ikki bara fyri øki men fyri samfelagið sum heild so eg vóni at landsstýrismaðurin tekur annað skinn um bak og hyggur
í serri álvara eftir hesum trupulleika takk fyri takk fyri
ein viðmerking frá edvar jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna øh pollareynatigu sigur at at vit fara í í eini hús fyri at búgva alt lívið og tað er tað tað mest ynskiliga av øllum men tað sum til dømis eitt nýtthús kostar dag kann virkliga hava eina avbjóðing vissi tað ikki akkurát riggar at búgva í sama húsi alt lívið og tað er tað er tann kensturinen tey ty tey fakstu húsini er tað bara ein sum skal til at ein maktar at betala so es hongdan og eina ferð saman og har var húsalandskurin eisini vir tað at vistu teir skuldu út í teir síðstu prioritetirnir teir mugu eisini brúka eina fíggjarætlan illa mugu teir hava eitt alment veghald so tað er men eitt sum eg ætlað eg líka at nevna men til dømis í danmark vussu mann kannar um hús niðri so kanst tú ikki hava eitt hús bara standandi tømt so so liggur ein ein ein túsundó ella fimtan hundrað krónur sum eitt grundgjald fyri tær grundtænastuna hjá kommununi sum

takk fyri pállarenna tú gav mær gjørt so væl við tíi takk til evti jakobsen við tíi bústaðartørvi sum er í føroyum løtum so loyvi eg mær ivast í at hús høvdu staðið tóm leingi serliga um tað vóru ein nýbygd góð hús skuldi tað hentia at onkur familja av vanlukkuligum orsøkum ikki kláraði at blava verandi í húsum hjá tað altso eg haldi tað er tað er eitt argument sum erspannakran slett ikki í tíðini sum er í dag heldur at bankarnir ikki síggja fyri sær at teir kunnu fáa pengarnar inn aftur ella ella fáa fáa dekka tað skuld sum er í húsunum so eg skilji slett yvirhøvur truksnarráttin og slett ikki sæð í ljósunum av tí bústaðartørvi sum er í løtuni tað verður stórt sær hvørt einasta hús í landinum sum yvirhøvur verður sett til sølu og eisini av teimum sum ikki eru sett til sølu tey verða skrødd vekk hús í setursamarknaðum tí at bústaðarneyðin er so stór og eg skilji ikki at mann ikki tekur hendan trupulleikin
í størri álvara takk fyri takk fyri síðani er tað landsstýrismaðurin sum fær
ja takk fyri frú forkvinna og takk til spyrjara og onnur sum havt orðið nú eri spyrjarin so øgiliga misnøgdur tí at eg ikki at verða meira ítøkiligur og ikki tekku nóg stórum álvara øhnú er tað tað ati tað er bara hálvt annað ár síðani flokkurin hjá pállareynatúgvu umsatr hettaá málsøki hvørjar loysnir høvdu tey tá ongar absolutt ongar mann tosar um mann tosar tá mann hevði andstøðu tá hevur mann allar loysnirnar men samgongu ger mann einki absolutt einki men eg skilji tað væl tí tað er ikki so øgiliga einkult at seta hetta í verk altso tað er nevnt at siga at vit kundu gjørt hetta eg kundugjørt hatta og oso framvegis men men tá ð kemur til tað ítøkiliga tá er tað ikki so lætt tað er nemd ikki so lætt og tí ertað eg royndi at gera eitt seriøst svar eg vildi ikki fara og koyra nakrar lættar loysnir men heldur halda meg til tað sum eg sum veruleikin er eg nevndi ein møguleika sum eg haldi vit politiskt kunnu veruliga gera nakað við taðer spurningurin um a her at bankarnir bleiva álagdir at bjálva seg soleðsinar at teir kundu endurreisa seg í eina kreppu har fara nógvir pengar og tað hevur ávirkan tað nevndi eg ítøkiliga alt hitt tað er tað blíva ofta sað loysni eg kann nevna eitt dømi nú nú kann mann velja hvar mann búsetir seg eg havi búsett meg við skálafjørðini fyri nógvum árim síðani hon ve koyrt dagliga til havnar í nógv ár so sigu onkur jami tað er so synd tá mann skal koyra nógv brúka pengar at koyra nú skal eg kunna sum sum arbeiða kunna søkja um stuðul koyristuðul tað vil siga at hvørja ferð tá ið okkurt fólk í havn betalir skatt so skulu tey betala ein part av sínum skatti til mína bussbillett men nú er tað so sindur av teimum í havn túð teyhava nóvrdýrari húsan við spúgva skálafjørðin so skuldu tey hava rentustuðul taðlsi at tá ið eg betali skatt so skalu be tala ein part av teirra húsalán tað sum nú betala tey mínar bussbulat eg teirra húsalágnd hvar hvør tú ríkur av tí og sostatt blíva sá politisku loysninar oftan tú flyurtur pengar henda við handavu og so er all glað men men tað hjálpir ikki upp á nakað og tað er tað eg haldi at tað nyttaði ski at koma við so ræðuliga smartum loysnum tá ið man í andstøðum vist maneinki ítøkiligt kann gera teimum samgongu nú e nevnt hetta r við bústøðum soa tað virkaði fyrr ella húsalanskúnnum kallaði tað tá eg havi hoyrt frá fólki sum minnast tíðina tað søgdu húsini durkaðu akkurát so nógv sum sum tey fingu meira fígging til tí tað var onkur annar sum sá møguleikan at vinna pengar furtúr hesum her ø vit kenna rentustuðulin rentustuðulin hann skuldi hjálpa fólki til at rinda húsalágnini ella rentuna fonkurin hjá pollarenatúgvu eg havt uppskot á tingið m t avtaka hann tí at mointu at tað gav eg ikki nakað nyttu tí onkur annar fór í vinninginum tað vil eg siga at tað er hesin trupulleiki vit kunnu gott standa her og siga og nevna nøkur ting sum sum sum sum kundu hjálpt og og eg eri púra við upp á tað at vit skuld hyggja eftir tí og tað gera vit eisini men eg tíme ikki at standa her og lovað at vit koma við nøkrum bíligum loysnum áðrenn eg veit at tað bera til og eg havi nevnt eina sum eg haldi sum eigur at bera til fyri at gera tað soleiðisær at bankarnir hava eitt størri rásarúm og tað er hetta her við hesi bjálvingini vissu mann vil tað politiskt og tað er tað sum mann má taka støðu til vil mann tað ella vil mann tað ikki so eg haldi at vit eru øll kedd av at støðan er sum hon er at fólk áúti á bygd ikki kunnu fáa fígging til hús tað halda vit øll eru samd um spurning eg bara hvørja loysn hava vit fyri tí og tann loysnin ja tað er sikkrur onkur loysn og vit skulu dyrska møguleikan og vita um finna hana men hon er ikki neim hon er ikki so lætt sum sum on gjørdi til og tí er t eg bara royna at era realistiskur og vil ikki siga tað at nú fara vit at gera nakað sum fer at gera tað so øgiliga nógv lættari at ati at fáa fígging og eg eg haldi at viskuu spyrjarin eisini trúðu upp á tað at taðvar so lætt so hevði millum annað hansara flokkur fyri hálvum øðrum ári síðani bara tá tey umsóttu hetta málið gjørt nakað við tað
men tey gjørdu tað ikki takk fyri tað eru tvær
merkingar tann fyrra frá pálli atreynatúgvu ger sovæl fyri frú forkvinna ja nú er skipanin soleiðis at tað er leiklutin hjá tingfólkum at hava spurningarnum og í tí er onkursvegna eisini innbygt tað at tað er landsstýrismaðurin sum skal hava svarað og tí blívu tað so skuffandi tá ið landsstýrismaðurin ikki hevur nakað svar ti tíman bjóðar seg fram bjóðir tú teg fram til stjórna so bjóðar tú tí eisini fram til at hava eitt boð upp á ella finna loysnir har sum trupulleikar eru at at landstýrsmaðurin peikar eftir hvat ið tjóðveldið hevur gjørt við undanfarnu samgongu og ikki altso tað gevur onga meining alstað er í dag og frameftir at loysninar skulu finnast og hevur landsstýrismaðurin ikki eitt boð upp á hvussu tað skal vera jamen so má hann antin søkja sær ta neyðugu ráðgevingina fyri at finna boð upp á at at at loysa tær trupulleikar sum eru ella alternativt
at velja sær laina starv takk fyri
tað kvæðalæstir sum havin gjørt so vælja frá forkvinna tað vóru eisini landsstýrisfólk til í farna valskeiði og tey kundu eisini koma í loysninum men tey komu ikki við hann og eg verji tey eg sigi at eg skilji tað væl tað er ikki so lætt sum tað er gjørt til tað nevndi eg eisini tað er ikki so lætt sum gjørt til annars hevði kristian og háfólk so langt sær vit komu við tí hon kom ikki við tí og eg tími ikki at standa her og siga og siga tað at eg havi nættað loyst tí hon er ikki so lætt men eg sigi at vit hyggja eftir hvørjum møguleikar eru og eg nevndi okkurt er tøkiligt og eg haldi ikki at at spyrjarin skal vera firtin um tað eg svari hansara spurningi og so kann hann kalla tað at eg ikki havi svar men eg havi víst á tað sum eg haldi sum tryggur mann kann ikki at nakað við og nevnt hvat eg haldi at vit
et ikki kunnu geraka við her og nú takk fyri takk fyri so
og her er ella jacobsens er tað ella jacobsens sum fær orðið gerst væl takk fyri frá forkvinna tað eru í nógvum tær smáriplássinum eru eisini mann kann byggja nýtt og har eru eisini nógv nógv nógv hús í nógvum økjum eg veit helst hvussu tað kann loysast men eg nevnist tað bara at eitt nú í útkant í danmark har vitst tú keypir eitt hús so kanst tú ikki keypa eitt og tvey og trýfýraogfimm hús uttan at tað fer eitt eitt lítið gjald fyri at hava renovatión og veða og ljós og altíð tað er hjá kommununum kanska men men so vit mann beinareaktión upp á og kalla tað fyri ognarskatt og tað er tað ikki tað er eitt avgreiðsluhjald eitt tænastugjald fyri at hava kanska fyri at kunnu húska umsetast til fólk sum byggja fastur í teimum men tað er eitt heilt annað mál og sum eg ikki havi nakað loysn uppá men men hetta er ein avbjóðing og vit kunnu loysa ein felag men men eitt pant kemur bankin altíð hyggja eftir tí mann er ikki glaður fyri at standa eftir í ongum húsum
og fýra fimm hundra
egimsnja takk fyri frú forkvina jú altso tað er nættupar tar við við tómum húsum tað er sjávandi eisini onnur avbjóðing og og har eru nakrar avbjóðingar og aftur har tað er so øgiliga lætt at siga at við gera so so so men tað er ikki so einkult tá mann skal seta ta í verk skal mann nokta fólki at selja fyri fyri tann prísin a besta prísini kunnu fáa hvørja ferð ein seljari er so er eisini keyparin og skalt seta avmarkingar fyri fyri hvussu dýrt keyparin skal keypa so setur tú eisini avmarkingar fyri hvussu dýrt seljarin kann selja er tað rættvíst er tað rætt ha so har er so nógv ting og tað er ikki so einkul sum tað havar gjørt til sjálvandi skuldi allan royna at finna loysnir á hasum her tí hatta er ein trupulleiki at fólk ikki sleppa at búsetast har sum tey ynskja og vit skuldu sjávandi allan fyri uppa verða verða leitað eftir møguleikuum eg bara konstaterað tað møguleikarnar eru ikki so einkug
sum tað vóru gjørdir til takk fyri takk fyri so varð hesin fyrispurningurin svaraður og vit fara til seinasta máliða skrá fyri framløguna í dag og tað er svar upp á skrivligan fyrispurning nummar ellivu tjúgu tjúgu frá annika olsen løgningskvinnu til helga abrahamsen landsstýrismann í umførtum vinnumálum og tað er viðvíkjandi integratiónslóg og tað er annika olsen spyrjaður
fyrst fær orðið ger so væl ja takk fyri frú forkvinna hetta her er ein skrivligur fyrispurningur til helga abramsen í sum er landsstýrismaður í umhvørvis og vinnumálum viðvíkjandi integratiónslóg og spurningarnir eru fýra í tali eru ætlanir at leggja fyri løgtingið eina integratiónslóg tvey um ja nær kann integratiónslógum væntast at verða løgd fyri løgtingið trý kann landsstýrismaðurin greiða frá hvussu frálæran fyri útlendingum í føroyskum máli mentan og samfelagsviðurskiftumi verða skipað í dag og fýra eru ætlanir at seta stovn eina tulkatænastu fyri útlendingar í føroyum í tvey túsund og tíggju settu undirritaða sum tá sæð sum landstýrismaður í útlendingarmálum ein arbeiðsbólk at gera eitt integratiónsálit arbeiðsbólkurin varð breitt umboðaður við viðkomandi aðalráðum føroya kommunufelag løgregluni við meira endamálið við állitinum var at fáa greiðu á hvussu integratiónum av útlendingum eigur at skipast í føroyum í sambandi við yvirtøkuna av útlendingarmálum í tvey túsund og ellivu var álitið liðugt og handa landsstýrinum niðurstøðan var greið í álitinum at tað er neyðugt at fáa skipað frálæruna í føroyskum máli og samfelagsviðurskiftum skal integratiónin eydnast eitt av tilmælunum í álitunum varð eisini at fáa eina integratiónslóg sum greitt ásetir hvørjir rættindi og skyldur útlendingar hava sum búgva og virka í føroyum skilnaður eigur eisini at verða gjørdur á um talan er um varandi uppjalsloyvi ella um talan er um fyribils arbeiðsuppjalsloyvi tað er mentamálaráðið eigur at gera av hvørji krøv verða sett til námsætlanirnar fyri hesar próvtøkur sambært álitinum fleiri av norðurlondunum hava ásett treytir at mann skal upp til eina málroynd áðrenn endaligt uppiðhaldsloyvi verður givið royndir í øllum norðrarlondum vísa at besta amboðið til eina væleydnaða integratión er at menna málið at fáa kunnleikar til samfelagið mentanina og teir siður ið eru í landinum og tí er eisini áhugavert at vt kjakast um at fáa hetta sum eitt lógarkrav í einari føroyskari integratiónslóg ella um hetta skal vera eitt lógarkrav í tvey túsund og átjan var umsitingarligi parturin av útlendingarmálnum yvirtikin men enn er eingin integratiónslóg komin og enn eta rættiligani tilvildarligt og ymiskt hvussu frálæran í eitt nú føroyskum fer fram fyri útlendingum í føroyum í størstan mun er tað føroysku kommunurnar sum standa fyri ymiskum skeiðum tórshavnar kommuna hevur millum annað skeið í føroyskum á byrjanarstøði og eisini víðkað skeið fyri tey sum eru komin eitt sindur longri í málmenningini hetta verður skipað undir tórshavnar kvøldskúla og hetta hevur virkað væl men neyðugt er at seta enn meiri inn og fáa frálæruna skipaða kring alt landið við eini integratiónslóg eigur hond eisini at verða tikin um tey smærstu útlendsku børnini í barnagørðunum hvussu mann hjálpir teimum best við málmenningini og hvussu mann eisini kann fáa hetta gjørt í fólkaskúlan hetta er eisini eitt av teimum greiðu tilmælunum í integratiónsálitinum kostnaðurin av einari skiparu frálæru føroyskum líka frá barnagarði til fólkaskúla og til próvtøkuskeiðini varð tá sambært álitinum mett at kosta seks komma tvær milliónir krónur tað var eg huga at tað longu eru tíggju ár síðan og tvífalt so nógvir útlendingar eru í føroyum má roknast við at kostnaðurin eisini er nakað hægri enn í tvey túsund og ellivu talið á útlendingum í føroyum veksur støðugt og er talan um ein sera fjølbroyttan skara í tvey túsund og tíggju vóru átta hundrað og trýogfýrs útlendingar úr fimmogfýrs ymiskum londum í føroyum og í tvey túsund og nítjan vórðu sekstan hundrað og tveyoghálvtrýss uppjalvðsloyvi givin sambært útlendingastovuni eitt av tilmælunum í integratiónsálitinum varð tí eisini at seta á stovn eina tulkatænastu sum kann veita útlendingum ið koma hagar arbeiðsørindum ella í sambandi við familjusamanføring bráð neyðuga hjálp og kunnleika til grundleggjandi tilboð og tænastur í landinum eitt nú sjúkrahjálp og aðrar alneyðugar almennar tænastur bráðiparturin av teimum útlendingum sum koma til føroyar koma í arbeiðsørindum ella tí tey hava føroyskan maka talan er um eitt stórt menniskjasligt tilfeingi sum okur kunna gagnnýta nógv betur enn í dag tað eru millum annað rættiliga nógvar kvinnur sum koma higar fyri at liva saman við sínum maka sum eru sera væl útbúnar fleiri av hesum kvinnum hava útbúgvingar sum læknar juristar ella líknandi av tí at hesar kvinnur ikki duga føroyskt verða tar í flestu førum soldara frá á føroyska vit eiga at kunna gagnnýta hetta fólksliga tilfeingið nógv betur og tí skipa fyri frálæru í føroyskum við lóg og seta neyðug játtan av á fíggjarlógini tí verða hesir fyrispurningar settir landsstýrismanninum í unhvørvisog vinnumál
málum og harvið eisini integratiónsmálum takk fyri ja takk so er tað halgi abrat
harra formaður øfyri i fyrst at svara spurningi eitt og tvey og tað er spurningarnar um ætlanin er at gera má leggja eina integratiónslóg fyri løgtingi og um nær tað verður gjørt og svarið er soljóðandi umhvørvisog vinnumálaráðið arbeiðir í løtuni við uppskoti til løgtingslóg um integratión við hesum uppskoti verður verða gjørdir karmar fyri hvussu integratiónsfremjandi tiltøk skulu fyriskipast ásetingar um integratiónssamrøður og integratiónsætlanir vegleiðing og ráðgeving eins og ásetingar verða um rættindi og skyldi hjá teimum ið eru fevnd av lógini roknað verður við at up uppskotið løgtingslóg um intigratión verður lagt fyri løgtingið í heyst intigratiónslógin hevur til endamáls at fremja góða integratión og hetta skal gerast við at tryggja at tilflytarar fáa møguleika at gagnnýta sínar førleikar og síni evni á ein hátt sum gevur teimum møguleika at forsyrgja sær sjálvum og annars at luttaka í samfelagnum á vjøvnum føti við aðrar borgarar og í samsvari við grundleggjandi virði og normar í samfelagnum hetta er eisini í samsvari við tað sum millum annað verður staðfest í integratiónsálitinum frá tvey túsund og ellivu og eg biðin formanninum loyvi at endurgeva útlendingar eru ein sjálvsagdur partur av okkara samfelag og eitt ríkt tilfeingi ið rinkar okkara vitan og kunnleika á ymsan hátt og seinni stendur umráðandi er at teir útlendingar ið flyta til føroya fáa høvi at geva sítt íkast til samfelagið á ein týðandi hátt tá ið vit eggja teimum til at vera við og virka í samfelagnum fáa vit økt virknií samfelagnum og tað verður okkum til stóran fyrimun og til sitat enda seinastu árini er talið av útlendingum sum flyta til føroya økt munandi og til tess at tryggja at hesir tilsytarar hava bestu møguleikar at gerast bæði ein vælkomin og týðandi partur av føroyska samfelagnum er umráðandi at verða tilvitaður um týdningin av góðari integratión intigratiónsøki og útlendingaøki eru tvey málsøki ið eru nær knýtt hvørt at øðrum men av tí at lógarheimildin er hjá ávikavistu løgtinginum og fólkatinginum og er umráði er umráðandi at føroyskir danskir myndugleikar samskipa ta lóggávu sum verður gjørd við broytingunum í útlendingarlógini sum vórðu samtyktar í tvey túsund og tjúgu hevur danska útlendinga og integratiónsmálaráð danski útlending og intigratiónsmálaráðharrin millum annað fingið heimild at áseta at varandi uppjalsloyvi í føroyum er treytað av at útlendingurin hevur integraintegratións relevant tilknýtning til føroyar ætta merkir at ráðharrin í samráð við landsstýri kann áseta at tað tá ið tá tað í føroyum verður skipað fyri integratiónsfremjandi tiltøkum til dømis við undirvísing í føroyskum máli og samfelagsviðurskiftum er ein treyt fyri at fáa varandi uppjalvsloyvi at útlendingurin hevur luttikið í slíkari undirvísing eg komi so til spurning trý og tað var spurningur sum ljóðar soleiðisnar kann landsstýrismaðurin greiða frá hvussu frálæran fyri útlendingum í føroyskum máli mentan og samfelagsviðurskiftum verður skipað í dag og svarið ljóðar soleiðisnar tað er eingin ivi um at avmarkaður málsligur førleiki avmarkað vitan um samfelagið og mentanina og avmarkað atgongd at arbeiðsmarknaðinum hindrar integratiónini nýggj gransking um viðurskiftini á arbeiðsmarknaðinum vísir eisini at vantandi førleiki í føroyskum og lutvíst í donskum saman við væntandi møguleikum møguleikum at ogna sær hollan málsligan førleika er størsta forðingin fyri flytføri og integratión á føroyska arbeiðsmarknaðinum og at nógvir útbúðnir tilflytarar eru eru læstir í ófaklærdum størvum hetta er hvørki til fyrimuns l fyri tilflytarar sjálvar ella føroyska samfelagið sig hvørgi fær tað besta burturúr mett verður tí at fremsta forðingin fyri at intigratiónin eydnast val er góður førleiki í føroyskum máli og tí ikki forðingi men fremsta fortreytir má tað vera a tað er góður førleiki í føroyskum máli og tí ferð at verða sett sum treyt fyri varandi uppjaðsloyvi at tilflytarin hevur staðið prógv í føroyskum sum annað mál í januar tvey túsund og einogtjúgu vóru trvey túsund hundrað og tveir persónar ið koma úr londum uttan fyri norðurlond skrásettir at búgva í føroyum og hesi umboða hundrað og sjey ymisk lond tilflytararnir í føroyum umboða sostatt sera nógv mál og málføri uttanríkistu mentamálaráðið hevur síðani á heysti tvey túsund og nítjan fyrireikað útbúgvingina føroyskt sum annað mál ið er ætlað vaksnin tilflytarum útbúgvingin er skipað í fýra stig og tekur umumleið tvey ár tilsamans um byrjað verður á fyrsta stigi í fleiri ár hava kvøldskúlarnir boðið tilflytarin á styttri ella longru skeið í føroyskum máli men tilboðini hava verið sera ymisk kring landið nú er nýggj námsætlan gjørd og nýggja útbúgvingin er munandi drúgvari enn tey málskeið sum hava verið boðin út á kvøldskúlanum frammanundan útbúgvingin tekur støði í føroyskum máli mentan og samfelagsviðurskiftum og hon er sambarilig við líknandi útbúgvingar í grannalondunum útbúgvingin fylgir altjóða cef r frálæruskipanini hetta merkir at tað ber til at leiðbeina tey lesandi inn á rætta tórleikastigi sambært altjóða viðurkendum mannagongdum og at tað ber til at geva næmingunum eina sambarliga førleikaváttan eftir hvørt av teimum fýra stigunum verður skipað fyri stigroynd og prógv handan lagt kaðn verðu afturat at á heystið tvey túsund og einogtjúgu verður møguligt at tekna seg til eina eftirútbúgving á setrinum fyri lærarar í føroyskum sum annað mál arbeitt verður við at útvega fjølbroyttari undirvísingartilfar skeiðini í føroyskum sum annaðmál eru ókeypis fyri tann lesandi tað var næmingar á teimum drúgvu skeiðunum í føroyskum sum annaðmál gjalda eitt í postum sum verður afturgoldið tá royndin er staðin tað er einans í havn at dagskúli verður fyriskipaður meðan verður eftir at dagskúlin verður ein førleiki í í fleiri fleiri økjum í landinum næsta skúlaár og so er tað spurningur fýra eftir og tað er spurningurin jóa soleiðisnar eru ætlanir at seta á stovn eina tulkatænastu frá fyri útlendingar í føroyum tá ljóas aru soleiðisnar í novembur tvey túsund og fimtan varð ein integratiónssamskipari settur í starv á útlendingarstovuni og síðani tá hevur útlendingarstovan arbeitt fyri at fremja integratiónina hjá tilflytarum í føroyum tørvurin á væl skipaðari integratión í vaksin alsamt sum talið av útlendingum í føroyum er økt útlendingarstovan samskipar og virka fyri intigratiónsátøkum í samstarvi við almennar stovnar felagsskapur og myndugleikar kring landið útlendingarstovan hevur harumframt arbeitt við at fáa til vega tilfar og upplýsingar til tey sum nýliga eru komin til føroya hetta tilfar er tøkt á nýggju heimasíðuni sum eitur integratiónspunkt um efo og í bólkinum nýkomin til føroya sum kommunurnar skulu lata tilflytarum tá teir skráseta seg viðkomandi intigratiónslógini er ætlanin at intigratiónsmyndugleikin sum í løtuni er útlendingastovan skal bjóða nýkomnum útlendingum eina intigratiónssamrøðu har millum annað ein persónlig intigratiónsætlan verður løgd umframt hetta skal útlendingarstovan eins og frammanundan vegleiða útlendingar og intigratiónsfremjandi tiltøk og tænastur føroyskir myndugleikar hava skyldu at veita tulking um tørvur er á tí henda skylda er uka at tulka er partur av vegleiðingarskyldini í fyrisitingarlógini og vanligu fyrisitingarligu kanningarskyldini hjá myndugleikunum útlendingastovan hevur síðani tvey túsund og sekstan roynt roynt eina skipan har útlendingastovan samskipar atgongd til tukan tulk í landinum afturat hesum skipar útlendingastovan fyri tulking um telefon við tulkar í danmark eitt nú landssjúkrahúsið almenna

ja har skuldi vr eitt punktur verað ímillum jaeitt nú landssjúkrahúsið almannaverkið sernám barnaverndartænastur og barnagarðar hava brúkt hesa skipanina við komandi intigratiónslógini verður skyldað at veita tulking og samskipan hjá útlendingastovuni ásett við lóg útlendingastovan skal eisini frameittur virka fyri at tulkur verður brúktur tá tørvur er á tí
og hatta var so svarið til hesar spurningarnar takk fyri haraforja takk so er tað spyrjarin fór orðið aftur annika olsen
ger so væl ja takk fyri fyrst av øllum vilja eg takka landssýrismanninum fyri eitt øgiliga nógv gott og væl útarbeittsvar og sum ikki bara er í gott í orðum men tað er eisini við góðum innihaldi tí at landssýrismaðurin er øgiligani greiður um at nú kemur hendan integratiónslóguni sum hann hevur bíðað eftir í so nógvum nógv ár og í so langa tíð at hann væntar atlógin verður løgd sigur løgtingið til hestar tað haldi eg er øgiligani gleðiligt og eisini tað arbeiðið sum verður gjørt av mentamálaráðnum ú var hetta her kanska ein spurningur sum fór yvir tvey agal ráð tí at alt tað sum hevur við undirvísing og so víðari liggur jú undir mentamálum men at tað eisini er skipað fyri bæði útbúgving og eftirútbúgving á setrinum fyri lærarar í føroyskum sum annað mál so eg eri øgiliga takksom fyri svarið frá landsstýrismonninum tað var í tvey túsund og tíggju ati yvirlýsing bleiv undirskrivað við danskar myndugleikar sambært yvirtøkulógini um at yvirtaka útlendingarmál og tá helt mann at alt var leyst ov liðugt og nú kundi mann yvirtaka málsøkið men tað vísti seg at ganga tíggju r áðrenn mann fekk ein lítlan part av málsøkinum yvirtikið og tað kann mann so seta seg tann spurning hví hevur tað tikið so langa tíð at at mann ikki hevur fingið greiði á hesum økinum men mann hevur so fingið í hvørnfalt tann partin av útlendingarmálum sum hevur við sjálv útlendingarloyvini at gera hemast tú fingið yvirtikið og tí haldi eg at tað er ógvuligani umráðandi at mann fer eina skipaða integratión at mann veit hvussu mann skal hjálpa og vegleiða og ráðgeva teimum útlendingum sum koma hendan veg at tey verða loftaði í tí føroyska samfelagnum at tey vera ein natúrligur partur av tí føroyska samfelagnum og at tey eisini vita hvussu okkara siður og okkara mentan og okkara samfelag er samansett tað er tann besti mátin at fáa eina sameining ímillum teir útlendingar sum koma henda henda vegin og so tað føroyska samfelagið og eg trúgvi at tað er øgiligani umráðandi at mann byrjar øgiliga tíðliga eisini við børnum í barnagørðunum altso hetta her við at at møta rættstundis og hvussu mann heinta børn og at tað at hava føðingardagar og sovíðari tað er so øgiliga nógv onnur ting sum sum liggja har ímillum sum sum tað er viktigt man er er tilvitaður um og tað hava okur hvørfart roynt her í í tórshavnar kommunu har hevur jú verið ein integratiónssamskipari nú í í nøkur ár og mann hevur roynt at lofta akkurát teimum avbjóðingum sum eru millum teir smæstu borgaranum hjá okkum um at at fáa teir væl og virðiligani integreraðir men tað er eingi loyna at málið er tað sum er tað allarviktigasta tað er lykilin til sjálva integratiónina tað er soleiðis at mann fer at forstáilsi fyri hvørjum øðrum at útlendingar skilja føroyingar og og umvent og tað tey kunna verða ein partur av tí føroyska arbeiðsmarknaðin tað er eitt tilfeingi sum sum kemur hendan veg og sum okur skula taka væl ímóti og og eisini lofta á arbeiðsmarknaðinum eg hevði nógvar samrøður við fleiri útlendskar kvinnur tá ið eg sat sum borgarstjóri og eg kann bara minnast at øgiliga nógvar av teimum eftirlýsti fleiri skeið á nei á kvøldskúlanum var tað so tá og tað er tað sjálvandi eisini enn men tey hava eftirlýst fleiri víðkaskeið soleis at tey kunna fáa betri førleikar í føroyskum men tað er ein ting su gikki ordiliga skilti í hesum her svarunum frá landsstýrismanninum tað varð svarnummar nummar trý ati at tað er ein tað er altso viðurskifti á útlendingaøkinum har ið mann skal hava samstarv við danskar myndugleikar at tað er líkasum eitt eitt øki sum gongur yvir bæði tað danska og og ta tað føroyska útlendinga ta føroyska útlendingastovuna tað er hetta her við við uppihaldsloyvinum eg helt at tað var púrasta yvirtikið tann parturin men eg veit ikki um lansýrsmaðun kann kanska greiða eit lítt sindur nærri frá tí alt tað sum hevur verið uttanra marki at gera altso marknaðatgongdim við uttaramørkunum tað er ikki yvirtikið tað er orsakað av sjengen og tí norðurlendsku passumjovnini sum sum var so øligani trupult tað veit eg væl at tað framvegis er er danskt ella tann parturin er statvekkt dansk málsøki men eg helt í hvørfall alt tað sum hevði verið sjálvt uppjavsloyvi var á føroyskum hondum nú sum skuldi gjørt tað nógv lættari at at taka avgerð um arbeiðsuppjalðsloyvi eitt nú ella familjusamanføring ella hvat ta hon skuldi vera men tað vísir kanska tað er ikki ordiligani komið fult á føroyskar hendur enn men taðkan
landsstýrismaðurin greiða nærri frá takk fyri har fær mær ja so er tað heldur avbramsan
ger so vælja harra formaður ja tað eg gleðiligt at spyrjarin eg nøgd við svari og tað eg haldi vit kunnu vera nøgd við hetta tí attí at vit hava raðfest hettar og og og og og tað sær út til ata hetta h er uppskotið frá mínum ráði er er við at verða klárt og og mentamálaráðið hevur eisini gjørt eitt stórt arbeiði fyri at fáa fáa tey tingini at virka so hatta er nakað sum vit í hendan samgongan hevur raðfest og og tað gleðir meg at at vit kunnu vit koma har til at vit kunnu leggja ett uppskot fram í heyst eg haldi etað er øgiliga umráðandi sum spyrjarin eisini nevndi at útlendingarkoatil føroya verða loftaðir at ati tey ikki blíva ein ein ein annar kulturur inni í samfelagnum og tað er tað sum vit síggja ímiseydna í nógvum øðrum londum og og vit skuldu altíð verðini ansa eftir at tit ikki henda hjá okkum tað allar viktigasta er at fólk koma til arbeiðis at ty ikki sita heima um dagin men tey koma eitt arbeiðspláss og at tey blíva en partur av av føroyska samfelagnum og eitt h við málinum tað er absolutt viktigt eg haldi eisini at søga og mentan er nakað sum at tá ið tú kemur til t fremmaland so skalt tú helst kenna eit sindur av søguni hóst landinum og mentanini í landinum og vit síggja hvussu stórur munur er á fólki sum sum koma hendan vegin á summi tey blíva ein ein so sjálvsagdur partur av av av bygdarlívinum ella hvat vit eru at mann hugsar seg um at tey ikki eru føroyingar tí tey luttaka í øllum og og tú tosar føroyskt u tá tey skilja alt øh so er hetta her at kemur til til málsliga vit fara at seta krøv ágh har er ta tvey ting annað er at skilja og hitta er at duga at tosa tað og vit su bara taka vanligar norðurlendingar sum búgva í føroyum tað er rættiliga nógvir norðurlendingar búgva í føroyum sum skilja vælføroyskt men men tær tosa ikki føroyskt hvørji krøv seta vit har ha eg haldi fyrst og fremst er tað er tað tað at skilja t at atð fólk sum gema til føroyar kann kommunikera við føroyingar og og skilur kann kann lesa eina vís kann kann lurta eftir útvarpi og og og vita hvat hendur hí samfelagnum tey er partur av tað er absolutt nummar eitt hitt so er so hin spurningurin hvat gera vit so við tann partin at kunna svara á føroyskum ta er tað sjávandi er ein ein spurningur og eg havi som so eingin trupulleikar av at onkurt snakkar skandinavist við meg ella danskt ella ella norskt ella svenskt kanska verri viðs te okkurt annað mál men tað kann ungra mun í dag so hava tey nógv lættari at svara á enskum eina ein ein á donskum so so so har er nøkur ting við at koppa á eisini so tað skal mann sjávandi eisini hugsa um hvat ger mann við tað æhnú nevndi anniku olsen heft her at hetta her við at tað e ikk alt yvirtikið altso tað er nei tað er ikki alt økið yvirtikið eg dugikki ordiligat skilji ímillum men sjálandi politi er nógv inni í í tí og tað er tað er ikki yvirtikið málsøki og og onnur ting eisini so so tað eru tað eru nøkur ting sum sum ikki eru yvirtikin men mann kan siga tann dagliga umsitingin av tí verður so á føroyskum hondum altso tá tá ið tá ið útlendingur kemur so við málið viðgjørt á útlendingarstovuni og og og tann vegin so so eg trúgvistt at vit kunnu fáa tær eitta øki at at fungera væl so tað tað vóni eg takkr
ja so fær edva jacobsen orðið
svari
fyri harra formaður eg haldi heta er ein sera viðkomandi spurningur sum annika olsen hevur sett og eg haldi eisini tað var eitt sera útdjepandi og gott svar sum landsstýrismaðurin kom við í hesum sambandi og hetta er ein ein ein avbjóðing um vit vilja títt ikki og og tað blívar særa nakrar menniskjasligar avbjóðingar sum vit eiga at lofta í hesun her tí at hetta er familjur sum sum eru komnar til okkara land og sum sum skulu búleikast her og so so var tað faktisk bari fyriat vinkla onkur onnur ting inn í sum eg támti eisini at at nevna við landsstýrismannin og og tað sama í hesum kjakinum tað er at tá ið vit hugsa um hvat fyri hjálp og hvat fyri nú kemur eitt lógligan tingi helst og tað tað er øgiliga gott og hon kemur vónandi at eisini innihalda nøkur ting sum sum geva stórar batar á hesum økinum og so er tað sjálvandi eisini ltreytum og sovorði visti mann skal verða hava varandi uppihald og sovorði so ar tað er nógv sum vit hava so ikki sæð málið enn men eitt sume sum eg virkuligani taki fram í hesun her sambandi tað er barnagarðar altso hvussu nú er kanska mamman flutt til føroyar gift við føroyskum manni og so hava tey kanska búð úr nøkur ár men men børnini tey tey eru kanska fødd uppvaksin í føroyum men men tey hava tvey móðurmál at fyrihalda seg til í heiminum og tað blívur taðsegu alla tíðina sjálvt um mann roynir at læra málið alt hetta her men børnini komu í í eina kanska í eina støðu hvar tey ikki eru so so styrkt í teirra málburðið og tá tað er so koma í barnagarð so kann eini eini barnagarðsstovnur mann kann søkja nakrar tímar gjøgnum almannaalmannaverkið inn í barnagarði men tað er itikki skipa har ikki har er ikki ein rúgva av av tilfari við og hvussu hvussu hvussu skal hvussu skal hvussu skuldi te hontera hetta her tað er ikki ein skipan út til barnagarðin hvussu tey skulu skulu gera hettar av men tað hevur so alstóran týdning at mann tekur og setir so tíðliga inn sum til ber tí at annars blívur tað kanska hjálp og og og aftaná á skaðin mann kann siga soleiðis er hendir tí tá tú kemur untir fólkaskúlan frá fyrsta klassi uppeftir nú skalt tú brúka málið sum tú sum tú eigur í tær til undirvísing nú fært tú knappliga fleiri mál og tú fært fleiri kfyrihalda seg til og barnið er kanska ikki nóg sterkt í sínum málbrúki tey hava eina eina avbjóðing og visti mnn kundi lofta henni tíðliga so eri eg heilt vís í at tað gevur eitt jaligt aftursvar tá ið tey koma longri í lívinum tí at eitt barn sum ikki agmegnar so væl sín málbrúk hevur ein ófatiliga stóra avbjóðing og tað ser or hjartaði hjá teimum sum passa tey tey sum eru um deyð í barnagørðum tí tey tey eru kanska eg kenni til stovnar kanska sum hava at børn hava kanska upp í eini tíggju kanska meir uppruna í einum stovni og og tey hava lýst fantastiskt við tí duga væl á stovnum at grýpa hettær ann og tú kanst hava fólka stovnim sum virkligani gera nakað tilfar sjálvi og er uvita tí at tað við at tú fært ein lítið sindur av hondsekning í sambandi við við at tú kanska kanst fáa eina árá til dømis frá sernám tað er ikki í sambandi við integratión beinleiðis atso tað er meira í samband við at tú hevur ein ein avbjóðing við málinum men tá tosar mann kanska um at tú kanska fært tveir tímar yvir eitt heilt ár tatað skal nógv meira til vist tað skal gera mun hjá hesum lítla barninum sum tað viðvíkur soleiðis at tá ið barnið fer í í sín fólkaskúla so hevur tað fingið eina hovndsrekning í barnagarðinum so at eg haldi tað er óalmindiliga týdningarmikið at seta tíðliga inn og og hava tað sum ein tanka eisini at teg meira skipa at tey fáa nakrar tímar tey fáa eitt stað at hennvenda seg til tey hava tilfar tykum taka av og allan tann pakkan og tí ert intersant eisini hava kanska havt fólk sum sum vara av kanska tí síðsta árinum áðrenn tey fara í fyrsta klassa havt tað inn yvir tá i mann snakkar um hesa lógina hvussu hvussu føla tit at tit møta daglidegnum hjá børnunum sum hava verið í barnagarðið nøkur ár soleiðis at at eg haldi tað er ein ein øgiliga góðir tanki sum eg vildi ynskt at at landstýrismaðurin kundi eisini tikið við í sínari ætlan takk fyri harra

so er tað annika olsen sum fær orðið aftur í tí síðsta umfarinum er
sum er ógvuligani umráðandi tað er at mann er tilvitaður um ati føroyskt sum annað mál er ikki vanlig føroysk málundirvísing tað krevur nakað heilt serligt at kunna møta fólkum sum hava eina heilt aðra bakgrund og sum hava eina heilt annað málsligan førleika enn mann hevur á føroyskum og tí er tað øgiligani gleðiligt at mann hevur sett ferð á at fáa ment lærarar í at nettupp at handfara føroyskt sum annað mál tað eru nógvir ykføroyskt lærarar sum hava spesialiserað seg í føroyskum sum annað mál tí tú skalt jú grýpa tingini heilt øðrvísi annað teir útlendingar sum eru her beint ja nú hevi tað kanska eitt sindur gamalt tí tað er frá tvey túsun og nítjan men koma frá fimmogfýrs ymiskum londum tað eru fimmogfýrs ymisk mál taðvilsi atmannskalt hava fimmnæstan fimmogfýrs ymiskan tilgangi til at at læra hesi fólkini føroyskt og og tað er ikki bara ein ein ein einkul uppgáva so tí má mann eisini seta inn við lærarum sum sum fáa tað sum spesialið at hava føroyskt sum sum annað mál og sjálvandi eisini at fáa føroyskt tilfar altso føroyskar mállærubøkur og føroyskar bøkur sum netupperu meindar upp á hetta og tað hevur mann tíbetur eisini fingið í hvørnfalt nakað av av av føroyskum og framleidnum tilfari hetta her við at at kvøldskúlarnir hava gjøgnum tíðirnar roynt at lofta hesi uppgávurni so tað hevur ikki verið nakað annað tú hev ikki verið nakað t skipað nøkur skipaðundirvísing nakað aðrastaðnis so har skal hvørfa ein rós fara til kvøldskúlan kanska serliga kvøldskúlan her í havnini sum sum veruliga hevur gjørt eina megnaruppgávu fleiri fleiri hundrað útlendingar sum hava tikið prógva í føroyskum sjálvandi ikki nakað víðkað prógva í ársins rætta merking men fyri teir hevu tað jú verið eitt eitteitt prógv og tað hava eisini onkur av teimum eisini tikið eyka umfør og eyka skeið tað sum eg kundi ynskt mær tað var ati so leingi at tað er í teirri skipanini at mann fekk tey skúlai soleiðis at tey fáa eitt slag av einum níggjundafloksbóva soleiðis at tey kunna fara víðari í miðnám og koma koma longri enn í í útbúgvingarsysteminum hjá okum soleiðis at tey kunna kunna fáa eina útbúgving eisini her í føroyum vist tey ikki hava hana væl at merkja men eg kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin um hann fer at seta tað sum eitt lógarkrav í intigratiónslógini at mann skal hava lokið eitt prógv í føroyskum ella í føroyskari mentan og og søgu og í føroyskum áðrenn mann fer eitt eitt endaligt uppihaldsloyvi tað er altíð ein ein ævi diskussión skal tað vera kravt ella skal tað vera frívirligt persónliga haldi at tað skal vera eitt krav tí at eg haldi alt annað er at geva gera eina bjarnartænastu at at tey verða slept upp á fjall so eg haldi mann eigur at lofta teimum og tryggja teimum at tey fáu seg prógvini og at tey fáa ta neyðugu førleikarnar til at til at blíva integreraðu í tí føroyska samfelagnum eg haldi eisini at tað sum edva jacobsen var inni á at lofta børnunum í barnagarðinum er ótrúligani umráðandi tí at tað er har okur kunna seta tíðliga inn og jú fyrr tú setir inn hjá børnum og hjá fólkum yvirhøvur við málið jú betri eta mann sigur tá ið børn lung eru farin um átjan áraldur eta enn truplari at fáa kanska e ma siga tað rætta fonologiska tónaleiðið so jjú fyrr mann setir enn jú betur og tað sum eg eisini nevndi í áðni hettaher við øgiliga viktigt at mann hevur kunnleika um føroyska mentan altso hvussu hvussu uppførir mann seg í einum barnagarði hvussu upferðir mann seg einum skúla hvussu ufferði man seg annars í samfelagn tí at mentanireru ymiskar tað haldi eg er eisini viktigt fyri eina væleydnaða integratión so altíð alt vil eg bara siga tað at eg eri ó fegin um at landsstýrismaðurin arbeiðirso møððíst við hesum málinum ø tað tað eri eg ógli hann fegin um og so vil eg leggja tað afturat at eg vóni veruligani at at útlendingastovan kann avgreiða málið skjótar tí tað mávæl vera endamálið við tí fyrisitingarliga partinum sum hann yvirtók á sinni í tvey túsund og og nítjana lær tað var at at tað skuldi ganga skjótari við at fáa avgreitt uppjavsloyvini men tað vísir seg pinart nú havi eg prátað við foskeljafólk at tað er ikki ordiliga komið uppá pláss men tað er kanska sum lansstýrismaðurin sigur at tað er tí at at danskir myndugleikar herundir løgreglan statvek er inn yvir alla málsviðgerðina og tað tað kann vera eitt sindur óheppið tí tað varðvæl ikki entamálið við við yvirtøkuni av av tí umsitingarliga parturnum av av útlendingarmálunum so stóra takk fyri og tað var so tað
í síðsta umfari her
jatakk so er tað onkur viðmerking edva jacobsen takki fyriharra formaður ja akkurát hett her sum eg nevndi í áðni eg plavi onkuntí at brúka hugtakini ynskiligt neyðugt alneyðugt akkurát hetta her við at vera tíðliga um børnini tað er barasta so alneyðugt tí at teirra framtíði liggur í hvat fyri stuðul og hjálp tey hava fingið frá tí tey vu vóru smá og tey eru so stóran part av sínari tíð í einum barnagarði í einum skúla sum er ta síðsta ári kanska áðrenn tey fær skúla og tey gera eitt megnararbeiði sum er um tey hvønn tann einasta dag tað r tað er til uke men tað sum er øgiliga týdningarmikið tað er tað at tey kunnu fáa tey amboðini sum tey hava brúk fyri tí tey tey standa fullkomiliga hjálpasleys í støðum hvar thvar mann ikki bleivur hoyrdur og eg haldi so týdningarmikili o eg sjálv forkvinnu í sosialu har fuglafirði og vit hava verið út og vitjað stovnar sovarit og og viljað virkligan seta fokus og hyggja upp á hvat kann gerast jú fyrri tsetur inn jú lættari fáa børnini
hvat stavar
annika olsenja takk fyri harra formaður ja ótrúliga relevant viðmerking frá frá edv og eisini tað sum edvar var inni á í áðni í sínari røðu at tað er viktigt eisini áðrenn børnini fara í skúla eftir onkurt sum sum loftar hesum hesum børnunum og líkasum kekkar av eru nú eru nú øll amboðini har eg veit at integratiónssamskiparin her í havnini hevur verið brúkt øðiliga nógv orku upp á at fara út uppbarnagarðinar og leggja lag á og og geva teimum amboð og eg haldi eisini at atpedagogar og starvsfólk annars dagstovnaørjunm hava verið ótrúliga tilvitaði um tað at at rúma børnum frá øðrum eftirnskum uppruna og og og og læra børnini at rúma og skilja og og og hava forstáilsi fyri hvørjum øðrum tað tað skuldu virkliga hava rós uppaborið fyri men men hetta her við at á lofta teimum veruligan v hevur mann nú tríggjað teimum áðrenn tey fara í skúla øll hesi amboðini soleiðis at tey eru væl rustaðir til eina góða skúlasbyrjan tað tað haldi eg tað hevði verið eitt eittfínt
hugskot at at sett inn har eisini ja
ja sær uppi á tær hann mær takk fyri at formaður ja integratión tað er eingin ivi um at integratión er altjóða alt avgerandi við seg at klára ikki einum hvørjum flokki og tá mann snakkar um integratión so er tað eingin ivi um at tað sum er alt avgerandi har tað er málið í títt landinum sum mann vil búgva í at mann mennir tað so skjótt sum møguligt ok vit eisini hava nógvur teimum sum koma uttanum frá at tey koma til familjur sum kanska ikki eru tær sterkasti kanska slettis eru sosialar yvirhøvur og tí má mann so øll førum lofta børnunum so skjótt sum møguligt og fáa tey at menna eitt málið sum tey búgva í tað er nakað sum og so má mann eittilinasta fara aftur og skúla foreldrini til hvussu mann skal
mingla í einum modernaði samfelag
takk fyri harra formaðurja takk fyri harra formaður ja tað er nettugt tað sum bjarni hammer er inni á altso tað er jú ikki altíð at at tú kemur út í samfelagið vist tú kemur kanska her sum sum kvinna tú er verður gift l til føroyar altso tað er ta er ikki altíð at tað er eins botýandi við at mann fær út og er í øllum tí sosiala í føroyum nógvar eru øgiliga læskar at gera tað men tað er ikki altíð tí er tað øgiligan viktigt at lofta børnunum altso so tíðliga sum eg yvirhøvur til ber og og tað tað er sletti ke iva um at tað er tað er har mann skal seta inn eg hevði eina nokk so stuttliga uppliving einaferð altso tá eg arbeiddi í odense arbeiddi eisini úti í wosmosi sum lívbjargari tá vóru tað nógv av hasun herútlendingum sum sjálvandi svumu og nógv av teimum komu komu slettkii út í tað danska samfelagið tey livdu og virkaðu út í vásposi tey sóu arabisk sjónvarp tey fóru oman at keypa frukt frá tí arafiska grønthandlarunm og tey fóru oman at keypa kjøt frá frá halaldslaktarunum altso tey komu slett ikki út í samfelagið totalt isolera í einari áttaklokku úti
awosmosi tað er ikki røtt integratión tey mugu sleppa út í samfelagið og vera ein partur av tí
takk so er ta bjørt samelsen takk fyri hesarn góðir spurningur og eg haldi eisini ati tað er ordiliga gott tá mann fær integratiónslóg og alt mølut annað og sjálvandi hetta var málinum hevur allarstørstan týdning fyri integratión men eg haldi eisini vit hava eina sovorðna avbjóðing sum vit eiga í talusetta greiðari út tað snýr seg um útlendingar sum flyta til føroyar og velja búgvar liva her o fáa børn her eru gift her sum hava øgiliga góðar útbúgvingar men tey fáa ik størv tey sleppa ikki í arbeiði og heldur ikki hóast tey hava lært seg væl føroyskt ein avbjóðing er at nógv hava trupult við at seta fólk sum ikki duga á danskt tí nógvir arbeiðsgevarar og eisini tað almenna ynskir ofta at mann mann hevur breiðari førleika og í heila tikið haldi at eg ætlaði at spyrja anika joleseheffercr heldur um mann eigur at gera eina miðvísa ætlan fyri hvussu fær mann vælkvalfiseraði fólk í starv sum hava avbjóðingar við málinum so ella so tí eg vit missa eisini øgiliga gott góða arbeiðskraft
at at
annika olsen ja ja takk fyri harra formaður ja ein ein super góð viðmerking frá bjørt samuelsen tað var faktisk orsøkin til at eg tók stig til at gera intekratiónsálitið í tvey túsund og tíggju tað var nettupp ein samrøða við fimm ymiskar kvinnur í eg minnist ikki um tað var í onkrum av bløðunum hjá okkum har ið taðer tann eina var advokator hin var lækni tann triðja var samfelagsfrøðingur minnist meg rætt tey sleppu slettiski til arbeiðis tey mátti arbeiða flakavirki og onkur gjørdi reint og og og tann triðja gjørdi okkurt fyrifallandi arbeiði tað kann ikki t vera rætt samstundis sum okur hava brúk fyri at at bæði læknim og og og vælkvalifiseraðum advokatum at at okur ikki hjálpa teimum í gongd í í samfelagnum so tí harmar teg at tú hevur gingið øll hesi árinni at mann ikki hevur fingið skipað tað betri enn enn tað sama men samstundis so gleðist eg um at landsstýrismaðurin nú kemur við einari integratiónslóg so okur fáa skipa hetta økið
soleiðis sum tað av røttum skal takk fyri harra formaður ja so er tað
ja harra formaður ja enn einaferð takk fyri spurningin og fyri hetta góða orðaskifti tað hevur verið onkur spurningar nú nevndi edvar jacobs et her við barnagørðum og eg haldi tað er øgiliga umráðandi at børn sum koma til føroyar at tíðliga so møguligt koma í samband við onnur við føroysk børn altso føroyskt talandi børn tað haldi eg er øgiliga umráðandi fyri at læra tað føroyska málið og og og har má mann seta inn longu í barnagarðum aðrastaðni fáa fáast undirvísingin í gongd ivíkjandi kvøldskúlum so er tað ræðuliga ymisk hvussu kvøldskúlan er skipaðir altso tað er kvøldskúlar eru tað er ikki nøkur nøkurnámsætlan fyri teir tað vil siga at at ein ela annar hevur hug at undirvísa í í einum máli ella einum faki kvøldskúla so so ger mann tað altso tað er tað er eitt sindur leyst og og tí er eitt rættiliga ymiskt onkur eru øgiliga væl skipaðir og onkur e kanska ikki so væl skipaðir og og og tí er tað tað er við eitt gott íkast afturat men men men men við hesin her so so skal mann fáa eina eina skipaða undirvísing sum sum setir nøkur nøkur krøv síggi um spurningurin sum anniku olsen eisini nevndur tager skal tað vera krav og tað ljóðar altíð keðiligt og negativt at okkurt skal okkur skal krevjast eitl annað men men vit krevja jú eisini at okkara egnu børn fara í skúla tað er ikki vit vilja teimum nakað ringt tað er tí vit trúgva upp á at tað ger tey til eini betri borgarar altso har klára seg betri samfelagnum tí er er tað krav tey skulu í skúla og og tá ið vit siga at eitt krav til útlendingar at fáa fáa undirvísa føroyskum so er tað ikki tí at vit vilja tað nakað ringt tvørturímóti tat tað skal gevasteimum nógv betri møguleikar at virka í føroyska samfelagnum og tí haldi eg absolutt tað skal vera krav og so nevndirnevni bjørt samuelsen eisini nakað sum er altað rættiliga áhugavert tí het her við við útbúgvingum sum hesi fólkini hava og tað er ofta ein trupulleiki nú kann tað vera at útbúgvingin hjá teimum ikki ordiliga at samsvara við tilsvarandi útbúgvingar í føroyum men í tann mun tað ber til so trúgvi eg at teð best fyri bæði tey og føroyska samfelagi at tey sleppa at brúka sínar førleikar at tey ikki bara at fáa eitt l annað arbeiði og og og og so hava tay kanska eina fína útbúgving innan fyr okkurt annað sum tey sleptu slepa at brúka so sjálvandi skulu vit royna at miðja eftir at tey fáa brúkt teir førleikanr tey hava til gagn bæði fyri tey og fyri samfelagið øh ja eg haldi ikki at eg havi so ræðiliga nógv meira ati siga so eg fari
bara einaferð at takka fyri ja
so er tað viðmerki edva jacobsen ttakfyra harar formaður fegnist um at landsstýrismaðurin líkasum sær sær týdningin av tí at mann setur tíðliga inn tí tað er púra sikkurt at mann fær tað so væl og virðiliga aftur seinni í lívinum við at seta tíðliga inn og ger teirara teirra lív og teirra dagligdage glættari og eg og hatta har sum verður sagt eisini um krav sjálvandi vænti eg tað man er kanska ikki so fýrakantir at visti tú ikki visti tú ikki klárur at fara upp við hesunm her fyrstu ferð at tú ikki sleppur einaferð afturat altso tað er kanska nøkur nøkur ting sum sum mann vil kanska hava við fyri at gera tað heila tikið møguligt at at tey skulu kunna gjøgnumføra hetta her sum sum mann fer út uppá tí t tað at hava eitt krav um at læra eitt mál innan fyr stutta tíð er sjálvandi ein stór avbjóðing visi vit fara út í eitt eitt land sum er so fremmant í forháltd til okkara men men og tað at mann kanska hyggur p esta útbúgvingar hava kunnu teir brúkast í tað eru tað eru fantastiska arbeiðskraft innan fyri tær tímaløntu at tað tað er óverulig fyri at ok

ja harra formaður tá ið tað kemur til hetta her við barnaansing til dømis nú nútosa vit ofta um hetta her at geva møguleika fyri alternativar barnaansing og og visu fleiri familjur taka saman alt hetta her og eg mær dámar væl tann tankan tað sum eg ræðist líka við tí tað er vist at nú koma nógv fólk úr einum einum landi og tey siga ne í staðin fyri at koyra børnini í barnagarði so stovna vit okkara egna barnaansing hvar ið øll komu sama landi eingin tosar føroyskt so kemu koma hesi børnin ikki kontakt fyri føroysk børn fyrrenn tey fara í skúla hvørjar møguleikar hava tey tá at fáa at læra føroysku skúlan og og akkurát har halda eg mann skal ansað øgiliga væl eftir at at at mann ber so við bandi á hesi børnini koma í kontakt við føroysk børn so skjótt sum møguligt soleiðisnar at tey
tey kunnu læra málið
ja so er tað annika olsen ja takk fyri harra formaður ja eg gleðist um hasa viðmerkingina sum áðni athelgi abradsen er so greiður í maðurin um at hann heldur at tað skal vera eitt krav tað skal veraeitt lógarkrav at mann skal kunna hava lokið eitt prógv í føroyskum áðrenn mann fær varandi uppjavsloyvi tað haldi eg er tann rætti mátin at gera hatta uppá og sum helgi abrabsen so greitt sigur at so tú siga eisin at tað skal vera krav at fara í skúla so tað er jú fyri at hjálpa teimum og tút fara at geva teimum tey røttu amboðini á teir røttu møguleikarnar fyri at fóta sær í samfelagnum so so tað fegnist eg veruligani um og eisini gott at landsstýrismaðurin arbeiðir so so gott og skjótvt
hvíhasi málinum so takk fyri tað
ja formaður eg haldi so tað er øgiliga umráðandi at at vit seta nøkur krøv her og sum sagt krav jóðar altíð keðiligt men at krav kann vera gott og í hesum førum hetta er fyri at fara væl við hesum fólkum koma í okkara land tær skulu fáa møguleika at búgva og mennast í føroyum og og virka í føroyum so so krav í hesum førum er eitt positivt orð taði tað er nakað sum er neyðugt fyri at skula vera partur av samfelagnum annars
ja takk fyri tað er vit eru so komin til endan hesir spurningurin er svaraður og avgreiddur frá løgstingin tað eru so ikki fleiri mál at viðgerða í dag men vit skulu hava framløgu tað verður um eitt líðraylikt ja so er tað framløga av álitum og eg skal fáa frá uttanlandsnevndin hevur lagt fram álit í løgtsmál nummar fýraoghálvfjerðs tað er uppskot til samtyktar um at einans føroya fólk og løgtingið á avgerðarrætt um hernaðar og trygdarmál í føroyum fíggjarnevndin lagt álit fram í løgtsmál nummar fimmoghálvfjerðs tað er uppskot til løgtslóg um broytin í løgslóg um apagrunn føroya og fíggjarnevndin hevur lagt fram álit í løgsmál nummar seksoghálvfjerðs tað er uppskot til løgtingslóg um skiftisskipan til at gera fíggjarlóg landsins óhefta av ríkisveitingini og trivnaðarnevndin hevur lagt álit fram í løgtsmáln nummar níggjuoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um økið sálarfrøði fíggjarnevndin er lagt álit fram um í løgtsmáln nummar hundrað og átta tað er uppskot til løgtslóg um at byggja umsitangarbygning til sjóvinnusstýrið og fíggjarnevndin lagt álit fram løgtsmál nummar hundrað og tólv tað er uppskot til løgtslóg um at binda saman ho b bygningarnar á landssjúkrahúsinum og at keypa neyðgenerator tól og útgerð síðani er tað trivnaðarnevndin sum lagt álit fram í løgtsmál mumar hundrað og tjúgu tað er uppskot til løgtnslóg um broyting í løgtingslóg um fyribyrgjandi heilsutænastu til børnaung og uttanlandsnevndin hevur lagt álit fram í løgmáli nummar hundrað og og seksogtjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um ræði á málinum m málsøkjnum tað er at taka loftrúmið flogfarðsil undir føroysk ræði og rættarnevndin hevur lagt álit fram í løgtismál nummar hundrað og tveyogtretivu uppskot til samtyktar um veðurlagslóg og so er tað vinnunevndin sum hevur lagt álit fram í løgsmálnuma hundrað og sjeyogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin loyvi at landa og avreiða í mestan lagi fimtan prosent uttanlands tað vóru framløgurnar í dag vit eru sum komin á mál við hesum fundinum tað eru ikki fleiri mál til viðgerðar og løgtingsfundur verður aftur mánadagin seksogtjúgunda apríl klokkan tíggju og tá byrjar fundurin við einum aðalorðaskifti sambært grein einoghálvtrýss stykki fýra í tingskipani um úrvald uttanríkismál og tá ið tað av aðalorðaskifti er liðugt so verður verða triðju viðgerð og aðru viðgerð og skráin sær soleiðis út triðja viðgerð av løgsmálnum hundrað og fimm tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um partplus spopartafeløg vinnufelagslógin og eisini tað sum eitur vinnufyritøkulógin tað er løgtsmál nummar hundrað og fimm so er tað triðja viðgerð av løgsmálnum hundrað og seks løgtnslóg um broyting ír løgtslóg um góðkendar grannskoðarar grannskoanarvirkir og triðja viðgerð av løgsmál hundrað og sjey uppskot til løgslóg um serliga treytin fyri lógarálagdari grannskoðanir á fyritøkur o almenn áhuga tí er tað sum eitur p i e fyriskipani triðja viðger av løgtsmálnum hundrað og eitt uppskot til ríkislógartilmalium at seta gildi fyri føroyar annorningun ví kraftreteforferðina av lóg um petalingur triðja viðgerð av løgtsmálinum hundrað og tvey tað er uppskot til løgtinslóg um at seta úr gildinei lóg stin til at lætta útarbeiðsevn nýust skøtu á pantoregist porferuruni og triðja viðgerð av løgtsmálinum hundrað og trý tað er uppskot til løgtinslóg um økisnøvn á internetinum síðan onnur viðgerð av løgtsmáli hundrað og tveyogtjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um at banna mismundir tryggja javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum onnur viðgerð av løgtsmál nummar hundrað og fimmogtjúgu uppskot til samtyktar um føroyskt undirvísingartilfari í landbúnaði og onnur viðgerð av løgtsmáli hundrað og níggjuogtjúgu uppskot til samtyktar um at seta í verk sorgarfarloyvi til foreldur sum missa eitt barn áðrenn tað er myndinog síðani er ein fyrispurningur eisini á skránni tðer svar upp á skrivligan fyriunar sum er nummar tólv tvey túsund og tjúgu til jakovestegaard til lanstýrisbálið fiskivinnmana frá inngolvi s olsen ella ingolf s olsen og tað verður so torbetur jacobsen løgtingsmaður sum fer at taka sær av í spurninginum og hann er viðvíkjandi royndin við skiljurist og semipelagisk um troli so er framløgu eisini á skránni so er hesin fundur lokin